tøktar útreiðslur til ta verkætlanina so er tað álitið lagt fram og tað málið fær aðru viðgerð á einum seinni fundi vit eru so komin til dagsskránna fyri dag hósdag níggjunda mars klokkan trettan er tingfundurin settur og fyrsta skrá er løgtingsmál nummar fýraogtrýss sum er uppskot til løgtingslóg um at umbyggja og útbyggja eftirskúlan rásina og eg skal biðja um framsøgufólk
tey vera fyri javnaðarflokkin eykum samuelsen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin bárður á lakjuni fyri tjóðveldi eirikur í jákupsstovu fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin jenis at rana og fyrst a røða verður eykum samuelsen

fyri frú forkvinna ja hetta er ein løgtingslóg um at umbyggja og útbyggja eftirskúlarásina har mann sigur at byggiútreiðslurnar kunnu í mesta lagi verða fimmogtjúgu milliónir írokna prosjektering ráðgeving og innbúgv og har vil eg siga beinanveg at hendan verkætlanin sær út til at vera komið so langt áleiðis at at mann gangur út frá at hetta her hesin kostnaðurin fer at halda og eg haldi eisini tað er gott at mann hevur innbúgv og so víðari við tí tað hevur ofta verið diskussjiónir kanska serliga í størri byggiverkætlan sum ganga yvir nógv ár at um innbúgvi hur verið við ella ikki og so er mann noyddur at koma aftur umaftur her sær út til at alt er við í loysnini og tað haldi er ógvuliga gott øh visu vit taka taka skúlatilboðið rásina so er tað eitt heildartilboð til ung við menningartarni ið g eru liðug vi fólkaskúlan og tá ið serbreytirnar komu út um landið at tað man byrjaði efta her við serbreytum so var nemiliga eitt kjak um rásins skuldi halda fram í hesum líkinum sum hon er sum vit kenna rásina hetta her heildartilboði og tá var niðurstøðan minnist eg sum landsstýriskvinna í almannamálum at rásin var sera sera itt sera gott tilboð serliga eisini til tey sum fóru víðari til serbreytirnar tí tað vóru øgiliga væl fyri at sær vórð líkasum høvdu fingið tað sum skuldi til fyri at kunna fara eina serbreyt á miðnám og sjálvandi er tað eisini gott til at tey kunnu fara víðari í arbeiðslívi tey sum so ikki ætla sær tann vegin so at eg haldi tað er eitti at hetta her tilboðið er eitt øgiliga gott tilboð og sum eisini vís hevur víst í verki at tað líka sum førleika mennir tey sum koma har til eina víðari leið út í antli arbeiðslív ella ella til til serbreytir og so víðari harfrá øh vit vita eisini at í nógv ár hevur verið trupult við við plásstro at tað upptaka næmingar og tað hevur verið fyri nøkrum árum síðani so virkaði tað sum tað kom sum et yvirreiskilse hvørt ár at tað skuldu fleiri næmingar inn á rásina og tað var ikki pláss nú hevur mann so valt at at at tryggja at upptøka kann fara fram á hvørjum árinn so tvídoplar mann karmarnir so at at mann fær búpláss til sjey næmingar afturat so í staðin fyri sjey so verða tað fjúrtan næmingar h mann hevur umrøtt hetta her um mann skuldi nú liggur rásin í í einum sethúsum í saltangará ið plagi eg ofta at fylgjast í bussunum við teimum sum fara av á rásini sum mann færa eitt prát við teyog tey trívast sera væl harbeint men mann hevur umrøtt hetta her um mann skuldi havt eina aðra staðseting og ummann skuldi bygt nýtt men her hevur mann so lurtað eftir teimum sum standa fyri skúlanum sum hava mælt til at mann heldur fast við verandi staðseting nettupp tí at rásin liggur so væl fyri við stuttari frástøðu til tey tingini sum mann eigur at hava í einum sovorðnum atgongd til í einum sovorðnum skúlatilboð tað sum mann skal gera tað er at mann at mann broytir nøkur rúm og so og so byggir mann ein nýggjan bygning oman fyri tann verandi bygningin og og har mann so fær hann er í tveimum hæddum um mann fær kømur um mann fær undirvísingarhølur og felagshølur og so verða ein millum bygningur sum kemur at knýta báðar bygningarnar saman og so er tað nakað ið uttanum øki og samla er tað ein nýggjur bygningur á fýra hundrað og hálvtrýss fermetrar og hetta sær út til at vera eitt eitt væl fyrireikað uppskot haldi eg øog eg haldi at tað er gott at tað kemur í tingi tá tað hoyrir man eisini javnan um men í hesum førinum hevur hevur megt líka sum gjørt vart við seg um hetta her við ummælisreistuna at hon var øgiliga stutt og at og at mann líkasum ikki fekk gjørt ordiliga viðmerkingar til til hetta her uppskotið tað er ikki tað er tíverri nakað sum kemur fyri fleiri ferðir men her sigur so ráðið at tey vilja leggja seg eftir at halda freistirnar á fýra vikur so at her eftir og tað mugu vit so vóna men tað er ein ta r ein viðmerking her sum eg undraðist eitt sindur um tað er hetta her við at ráðið vísir á at at vissuáhugafelagsskapur ynskja at gera sína virka galdandi í mun til ítøkiligar byggiverkætlanir so skulu tær líkasum føra síni sjónarmið fram áðrenn verkætlanin hevur tikið skap til dømis áðrenn man eg prosjektera og verkætlanin er liðug og tað sum fær meg at seta undrast eitt sindur tað er at nú kenni eg tað frá tá mann byggir á almannaøkinum tá plagar mann at hava bygginevndir og mann plagar at hava áhugafelagsskapirnar við og mann plagar at hava nokk so nógvar hoyringsfundir áðrenn og sovíðari nú veit eg ikki um tað bara er orða so her men tað virkar sum eitt sindur orða sum at at nú er hetta her liðugt og og mann skuldi verið komið við áðrenn í mínari verð var tað púra natúrligt at mann átti at verið við altso eg veit kki um tit skilja hvussu eg meini við at tað tað virkar eitt sindur sum at brúkarin ikki kanska ikki hevur havt møguleika men sjálvandi nú veit eg at hetta er gjørt saman við skúlanum og teimum sum brúka hetta til dagligt so í so máta hevur brúkarin verið við upp á tann mátan men men t orðingin virkar eitt sindur eitt sindur so suman havirhug at seta spurtmalstekn við hvussu mann hvussu man fyrireikar sovorðnar verkætlanir innan fyri hetta økið

annars so er byggingin so verður hon liðug í fýraogtjúgu og og so verður so nevnt her sum tað skal at sum mann eisini eigur at gera at tá ið man tvífaldar eitt tilboð so fer tað sjálvandi at hava øktar rakstrar útreiðslur við sær munandi raktrar útreiðslur t tá ið tað verður tikið í brúk tí tá er tað tvífalt so stórt tað verður so upplýst her og tað er tað er so nakað sum mann so má taka við til ta tí men altíð alt so haldi eg at hetta er eitt gott uppskot og eg eri sera fegin um at mann er komin so langt at mann nú fær mann nú fær gjørt umstøðurnar so góðar til til hesar næmingarnar tí at eg veit av royndum at at næmingarnir sum ganga á rásini fáa eitt øgiliga gott fáa eitt øgiliga gott tilboð sum er og tí haldi tað er er virkliga tiltrongt og gott at tað nú vera fleiri sum fáa møguleikan at mann kann taka upp hvørt ár tí at eg veit at teir næmingarnir eru væl skikkaðir at fara víðari tá ið tá ið teir hava verið á rásini so eri eg eri sera fegin um at mann hevur valt at at raðfesta hetta og at fáa hetta gjørt øso gott sum hetta her uppskotið leggur upp til so at hetta her kemur í fíggjarnevndina og vit fara sjálvandi at geva teg eina positiva viðgerð har takk fyri frú forn
kvinna takk fyri áðrenn eg fari víðari áðrenn vit fara víðari so kundi eg gott hugsað mær heitta tingfólk um at skrúva heilt niður fyri ljóðinum tá tey tosa saman tað órógvar røðaran ein viðmerking jóhannes joensen ger so væl
takk fyri forkvinna gleðiligat at hetta verður sett kjólfest seta skinnara tað er bara tað tað sum eg hugsaði í hesum her í sambandinum tað er t heta eit byggjarí saman við ymiskum oyrum byggjaríum og nú siti eg sjálvur í grannskoðaranum av roknskapini hjá hjá landinum og har vísta seg oftani at byggjarí gerast dýrari og útbjóðingin er ikki nøktandi og eftirlitið heldur ikki nøktandi so kuni hugsað mær at at fingið at vita um mann hevur gjørt tað rætt hesuferð við útbjóðing og at mann hevur tryggjað sær tað at hetta er kostnaðurin sum sum kemur at halda og at mann tryggja sær eitt gott eftirlit við bygginginitakk fyri
eygun samuelsen ger so væl
takk fyri frá fólkum at hatta eru sera relevant spurningar og spurningar sum mann afturvendandi setir sær sjálvum tá ið her at løgtingið tá ið verðslaslógur er fyri tí tað vísir seg tíverri oftani at vera so at at byggingin kanska ikki heldur og kanska eftirlitið tað er ymiskt hvussu tað verður við eftirlitinum tí ofta má mann koma aftur umaftur við ymiskum tingum sum mugu gerast umafturmen soleiðis nær sum eg haldi hetta her uppskotið soleiðis sum tað er lýst her so tykist tað sum at at hetta er væl fyrireikað og at mann kann vóna og vænta at prísurin fer at halda men akkurát handa spurningin sum tingmaðurin setur fara vit sjálvandi at kanna nærri eisini í fíggjarnevndini men soleiðis nær sum uppskotið fyri liggur so virkar tað sum at hetta er gjørt upp á ein góðan máta takk fyri
takk fyri næsta røða verður magnus rasmussen ger so væl
takk fyri fyri forkvøldina ja eitt uppskot til løgtingslóg um at umbyggja og útbyggja eftirskúlan rásin mann kann siga hvat er tað fyri nakað rásin tað var í tvey túsund og trý tað siga tað tí tjúgu ár síðani at ein løgtingslóg var har ið mann stovnsetti rásina so tað mann kann siga seg tjúgu ár síðani og vissu mann hyggur á heimasíðuna hjá rásini sum er faktiskt ein frálík heimasíða har mann fari rættiliga nógv at vita so stendur har rásin er eftirskúlin til ung við menningartarni ið eru liðu liðug við fólkaskúlan so ætlaði eg spyrja forkvinnuna um eg kundi sitera av heimasíði
læran til lívið endamál skúlan ser at næmingarnir fáa ment sínar førleikar so tey eftir lokið skúlaskeið kunnu liva eitt so sjálvstøðugt lív sum møguligt skúlaskeiðið skal geva næmingunum møguleikar at menna persónligar sosialar og kensluligar førleikar í lestrar og arbeiðslívið eisini skal næmingurin ogna sær fatan um lívið og tess møguleikar hetta er líkasum tað sum stendur omanfyri heimasíðuni tá mann letur upp hetta er fyri ung menningartærna sum koma úr fólkaskúlanum hyggja vit aftur til tvey túsund og og og trý tá var tað eit lítit sindur øðrvísi fyri at sleppa á á rásina tá so skuldi man vera átjan ár og mann kuldi ganga har í trý ár men í tvey túsund og fimtan broytti mann lógina og segði at nú kundi tað verða frá sekstan áru talilsia tá tað eru liðug í fólkaskúlanum kommunu tey koma á rásina og staðin fyri trý ár so var tvey ár tað hevur mann so síðan tá líkasum koyrt upp á tann mátan men hugskotið var at mann kundi taka upp á hvørjum ári tað vil siga eitt hálvd sjey og so eitt hálvd afturat upp á sjey taðvil siga fjúrtan næmingar men hølini vóru bara til sjey næmingar hetta er mann so arbeittu við hetta evur verið leingi faktiskt ávegis undanfarna landsstýrið og jenis arana jens arana á odda í hesum her málinum vil eg siga at fekk tað beint aftur tað var eg tað va koyrt eitt sindur fast upp á onkran máta tað veit jenisarana kanska meira greiðar frá men tað bleiv arbeitt víðari og nú hevur so djóni nolso joensen og hendan samgongan líkasum tikið hetta her víðari og eg komin í tingi við tær í dag og eg tori at siga tað at tá ið hetta við rásini hevur verið á tingi so hava øll verið sera jalig um hetta tilboðið og eisini jalið um at vit eiga at gera tær broytingar sum eru nðar neyðugar eisini við við við koma vit so til sjálvt hetta her prosjekti sum vit nú hava framman fyri okkum og tað snýr seg um at heimyla landsstýrismanninum hesar her fimmogtjúgu milliónirnar so kann mann siga hvar koma tær fimmogtjúgu milliónirnar frá og ofta hevur tað verið soleiðisinar her í tinginum at mann hevur kanska hugsað tað komið for stutt ávegis við játtað pengar tað hevur kanska verið eitt skitsauppskot ella ein byggiskrá men her er mann so farin víðari og hevur enntá havt tað í útboði og út frá teimum prísum og tilboðum hevur mann so funnið útav at tað eru altso fimmogtjúgu milliónir og eg vil siga tað at landsverk hevur lgt eitt skjal við ella landstýrismaðuin hevur lagt eitt skjal við frá landsverki sum vísir sera ítøkiliga hvat hesir pengarnir skulu brúkast til hesar fimmogtjúgu milliónirnar og hvussu nógv er brúkt áðrenn og tað er sett upp sum hondverkar úteiðslur og ráðgeving og innbúgv og útgerð og sovíðari tað er rættiliga nágreiniliga eg hugsaði um hetta tá eg las hetta her at tá ið mann flettur og sigur at eitt lamb við at tveyogtretivu eit proviða tveyogtretivu pund so plagar mann at spyrja um um ta er við fótamøri altso tí at v við fótamøri so er alt við hetta her sær út sum at alt við tí her er eisini lagt upp fyri ókendum útreiðslum óvæntaðar útreiðslur so tað má koma at vísa seg hetta sær út fyri mær sum at mann hevur gjørt sær góðan ómak tað verður eisini víst nær í hetta verður liðugt og eisini tekningar mann sigur hvussu hetta ymiska sær út nú er tað soleiðisar at eg havi sjálvur verið har nakrar ferðirnar inni so eg veit hvønn veg eg vendi tá eg síggi hesar tekningarnar eygun samulsen var inni á hesum her um um mann burdi havt bygt nýtt og sovíðari men niðurstøðan bleiv at mann vildi útbyggja á økinum har og tað standa nakrar grundgevingar fyri tí millum annað hevti eg mitt í býnum tætt við alt sum hesir næmingarnir skulu fara til so tað er man heldur fast við um mann hevu fingið ognað sær lendi og kommunanherr verða inni á á bananum og tí neyðugt við onkrari broyting á onkrari byggisamtykt so eg haldi at tað sær út til at hetta er komið man sigr væl burturúr tað er eistn sindur ringt at siga hvat hvør fermetur kostar tí at her eru ymiskar hæddir og felagsrúm og suvíðari men vissi eg brúki tað sum eg síggi á á tí eina skjalinum er so erðu hetta gott fjøruti túsund per fermetrar tað ljóðar nokk so nógv men men tatað er so tað og og tað sum mann far afturat t er altso sjey kømur og so fær mann nakað við køki og betri starvsfólk umstøður og so verða eisini undirvísingarmøguleikarnar bøttir munandi so hetta málið kemur í fíggjarnevndina og tað skal fáa eina góða viðgerð har tað skal ikki vera nakar ivi um tað og vissi eg dugi at lesa hetta rætt so sær tað næstan út sum at mann at samgongan her setir so mikið av pengum á at tað verðu liðugt í fýraogtjúgu einaferð ljóðaði tað tað verða fimmogtjúgu men tað sær út sum at landsstýrismaðurin er raðfesta soleiðisnar at tað kann verða liðugt skjótast til ber takk fyri ja so eru tríggjar viðmerkingar tann fyrsta frá elspett mersetis gunlesdóttir ger so væl
ja takk fyri frá forkvinna hetta er eitt eg vil siga eitt gleðiligt uppskot og hetta er nokk eitt av teimum sum eg kann ikki ímynda nakar her løgtingini ikki veður tókað undir við og tað sum eg hugsaði um tað tað sumi magnus nevndi hetta her við at nú er alt klárt og áðrenn áðrenn m kemur her so so veit mann rættiliga nógvar detalgur og tí er lagt upp fyri óvæntaðum og so víðari hetta við at bjóða tað út áðrenn mann kemur niðan her tað byrjaði seinasta samgongu uppá men sjálvt um mann helt at mann hevði greiði øllum tingum so visti eg hugsa um kvíggjartún so kom tú at kosta inntil víðari fýra milliónir meir soh eg vóni at hetta fer at haldas betri men hettaer eitt gott uppskot
magnus rasmussen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja tíverri hevr tað verið alt for ofta at tað ikki hevur hildið um mannmá komin aftur í tingi og tað er tað er altíð keðiligt men her vissi misi mann hyggur eftir tí skjalinum frá landsverki so hugsi eg at vit siga hetta skal kosta fimmogtjúgu milliónir í teimum fimmogtjúgu miliónum eru tvær milliónir fyri óvissir prísur lønarvøkstur er ein millión eyka lønarvøkstur seks hundrað túsund altso tað sá út sum at mann hevur lagt rættiliga nógv upp fyri óvissur so tað skal mann sanniliga vóna at hetta fer at haldatakk fyri
annika olsen ger so væl
ja takk fyri ja eingin ivi um at hetta her er eitt sera gott uppskot og øll fara sjálvandi at taka undir við hesum málinum men eg kundi hugsað mær at spurt magnus rasmussen tað stendur í lógini ati táið ið næmingarnir er lidnir á rásini ein partur lla eitt av endamálinum tað er at næmingarnir skula gerast byrgir til egið lív men tað stendur í lógaruppskotunum at mann eisini skal lofta teimum eftir at tey eru liðug á rásini millum annað við at fáa teimum ein bústað veit magnus rasmussen um tað er komið í rættiliga soleiðis at tey altíð eru tryggjari ein bústað tá tey er liðug har so at ikki ferð fyri bakka tá tey eru liðug í skúla
magnus rasmussen
takk fyri frá forkvinna ja visu vit taka tað fyrsta tá tað eg liðug í skúlanum so er tað nøkur sum fáa arbeiði beinanvegin nøkur fara kanska á eina serbreyt so at eg haldi nógv mennast væl og koma út út í lívið og tá ið tað kemur til bústað so má eg siga tað at mær vitandi er hvussu eg ikki øll loftaði við meðanim bústaði tá ið tað eru liðug tað tað má eg hvussu her bara tað haldi eg veit takk fyri
súsanna bertolsen ger so væl

frú forkvina ger so væl øll hava hvør sítt kamar og tað verður ikki farið inn á kamarið hjá hvørjum øðrum uttan loyvi at tað er kanska nakað sum tit kunna taka upp tá tit fara at viðgera tað í fíggjarnevndini at eru tað kanska nøkur námsfrøðilig atlit sum liggja aftan fyri hesar viðmerkingarnar takk fyriausrasmussen ger so væl
forhvtina ja nú nevndieg ikki át tær men tað sum vit í fvíggjarnevindi heilt víst fara tað er at hygj up á tær og vit kunnu siga tað tíl landsverk sum egu gjørt tilfarið og landsstýrismaðurin er eisini her men men tað vildi verið áhugavert at leiðarin fyri rásina eisini kann koma a greiða frá nettupp so vit fáa tann námsfrøðiliga vinkulin í eftir so eisini er a hetta er í lagi takk fyri
takk síðani er tað bárður á lakini sum fær orðið ger so væl
tað er so hetta uppskotið til løgtingslóg um at umútbyggja rasans sum er á skránni og nú eg longu nokk so nógv sagt bæði eygun samuelsen og magnus rasmussen hava lýst hesa sær verkætlanin nokk so væl og

tá dámar haldi eg nokk so generelt valevnum nokk so væl at ganga mala runt ymsastaðni at vitja virkir og vísa seg fram og hava okkurt við og har var eg ikki so ólíkur teimum flestu rokni við vit í fólkaflokkinum fingu nakra grøna keks og

og so fór fór mann eitt sindur runt at vitja fólk onkur virkihir men tað vór ikki so nógv sum skrivaðu til mín um at kanst tú koma at vitja okkum men tann einadagin fekk eg eini fitt boð um at ein skrivaði um eg kundi koma at vitja rásini

eg gjørdikki mat hir enn eg fóru víðað rásini sjálvan væl dagin eg haldi eg var akkurát for seinur í mun til at tey kanska høvdu verið atkvøttu og sovíðari men lat tað fara eg hevði so grøna eina grøna kaku við eitt sindur av vatni øh og eg hevði ikki verið á rásini fyrr men eg má siga t tað var tað varfantastiskt at koma inn har og sum tað er við við teimum sum búgva har og og øðrum sum eru menningarternir kann man siga so eru kenslurnar uttaná og tað fyrsta sum gerta man fara eitt klemm og eitt afturat og eitt afturat og so víðari og og so fær mann góðan drekkamunn har ogg eitt gott prát eg fekk eina góða rundirvísing og eg fekk bara heilt generelt eitt øgiliga gott inntrykk av rásini

so eg var glaður fyri at at eg var boðin at koma har tað var tað var gott og nú er hatta rásin og eg veit at tað er eisini aðrir stovnar og onnur heim sum sum gera tað sama og illa líknandi so og tað er tað er fantastiskt haldi eg øh eg havi skrivað umær okkurt niður her altso tað er so hetta uppskot sum er til viðgerðar og eg haldi hetta e eitt mál sum undanfarna samgonga ella júst fráfarna samgonga arbeiddir við og sum djónin ja orsa jóni nolsø samuelsen landstýrismaður sleppur at bera niðan á løgtingið og tað eri eg glaður fyri og og eri eg haldi heta e eitt gott umráðandi og neyðugt mál uppskot og tað átti at verið framt fyri langari tíð síðani tí eg haldi júst at hesi ungu og hetta økið átti at havt fingið æ raðfesting ø magnus rasmussen far eitt sindur aftur í tíð og eg havi s krivað okkurt her eittsum tað sama at umleið fyrstofjerð tjúgu ár afturí tíðina so varð farið at arbeiða miðvíst við at fáa til veða nøkur ella nøktandi skúlatilboð til børn við menningartarni og í tvey túsund og trý kom so ein lóg um skúlatilboð til ung við breki sum hon varð nevnd og tørvurin ella eg hugsi ja me mann fyri tjúgu ár aftir tíðina ja tað er tað er nógv for stutt tvit eru vit skuldu komi nógv longur men líkamikið tørvurin var tá og er framvegis stórur og sum avleiðing ella úrslitið av lógini verður eftirskúlanum rásin í saltangarás settir á stovn og í tvey túsun og fimm vissi eg havi skilt tað rætt tað var so sum ein royndarverkætlan á fyrstantíð og at sigast kann at tað sum byrja sum áin royndarverkætlanin hevur víst seð at riggað ómetaliga væl skossmálini og tað ein hoyrir úti í samfelagnum er sera sera góð og tað skal vera rós til til tey sum arbeiða har leiðslurna og starvsfólki eg pjóðar ikki t fara so øliga nógv inn á sjávt uppskotið tað hevur longu lisið eitt sindur burturúr tí men rásin er so eitt heildartilboð til longu við menningartærni og

eg hugsi um eitt sum verður nevnt í uppskotinum tað er hetta her at har stendur rásin heldur til í eini sæt húsundi caltangará sum fyrr er umbygd og umvæld til virksemið hjá eftirskúlanum og so stendur hetta sum ein alternativ loysn hevur verið umrøtt at byggja nýggj hølir til skúlan við aðrari staðseting umboð fyri skúlan at hava tó mælt til at hilduð verið fæst við verandi staðseting tí rásin liggur í sentrarlt í býnum og tað hóskar seg væl til til ymiskt sog tað eri eg púra samdur í at eg nú koyri mann úr vn nei úr úr leirvík til havnar solisi nær nøkir lunda dagliga eisini eg haldi er lívsjáttandi sjálvt um mann má koyra til runavíkar

er at koyra í saltangará og úti eftir runavík handan vegin og síggja nøkur annars ikki sær so øgiliga ofta í býarmyndini ella í bygdarmyndini tað eru júst hesi sum búgva á rásuni nú kom eg akkurát suður í áðni sá onkran koma gangandi tað var ein námsfrøðingur sum leiddi ein annan ein ein borgara sum við serligum tørvi tað haldi eg er tað er rørandi og tað er fantastiskt at vit kunnu síggja tey og at tey kundu vera mitt ímillum millum okkum øll martin joensen hann tónaskaldið og skaldi hann hann hevur handan har sangin sum hann kallar fyri eingin er sum tú eg síggi te válei t er vegnum altso ikki hann víðari ot tað er so vakurt mátin hann lýsir hesi fólkini uppá áhnú spurdi eg ikki forkvinnan vit kundi sleppa at gera tað har orsaka

fimmogtjúg miliónir eru eisini nógvir pengar og men tað tað sær út sum hendan verkætlanin er væl lýst og tað sær út til at mann kann ikki vænta so nógvar óvæntaðar útreiðslur so fólkaflokkurin tekur undirviðhesum uppskotinum tað er umráðandi at byggingin verður sett í gongd sum skjótast rásini tørvar hesa útbúgging soleiðis at hetta væl virkandi eftirskulatilboðið fær teir karmarnar sum skulu til fyri at menna tilboðið enn meira og til framtýrartryggja skúlan og so kann mann siga at ein grund til at vit taka undir við hesum er sjálvandi at tørvurin er stórur og ein onnur grund tað kundi mann sagt eg nakað so forskunnið sum at at nakrar almennar skattakrónur verða brúktar inni í eysturoynni tað eru vit sjálvandi ølja glað fyri og so haldi eg tað triðja sum kanska hevur allarstørsta týdning tað er signalvirði visti mann kann kalla tað í hesum her at vit vísa hesum av okokkara borgarunum ta virðing sum tey hava

orðið virðiligt er so sera umráðandi her fleksnes
ur segði so væl eitt brot hjá norska skemtaranum øh flaggsnes tað er góð spurningur hann segði soleiðis her tað er lætt í dag at ropa halliliga men á jørðini tað er so ómetaliga umráðandi at vit sum land og samfelag gera okkara allar ítasta fyri júst tey ið hava størstan tørv at hjálpa stuðli á lívsleiðini og at ja hjálpa teimum við tí teimum tørvar og tað er langt á mál tá hugt verður eftir hesum økinum men júst hendan útbúgvingin er eitt gott og týðandi stig á vegnum takk fyri ja tað stendur einki í tingsskipanini um mann kann syngja á tingsins røðarpalli men tað stendur at mann skal venda røðu sína til forkvinnuna so velur mann at syngja so syngur mann kanska fyri forkvinnunum tað er ein viðmerking frá beinari johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina og takk til bárja lakini fyri eina góða røðu og ov góðan sang hetta er tilboðið tað er so víst seg at nú tað her o nøkur ár á baki at vera øgiliga gott og neyðugt tilboð so tað er deiligt at mann er komin her til í dag tí ati tað er sanniliga tørvur á at gera hesaher útbúgvingina kann man siga dagføringarnar av hølunum hjá rásini og mann hevur í gongd við í einum tíð við fyrireikingarnar mann hevur sett nakað av pengum av til fyrireiking í undanfarna ár meðan undanfarna samgonga sat so tað er deiligt mann komin her til og fólkaflokkurn tekur fult undirvið hesir verkætlanini og skal eta málið fór eina góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyri frú forkina
bára lakini ger so
takk fyri beinir johannesen takk fyri viðmerkingina og ja eg eg kann bara taka aftur í at eg haldi hetta er ein góð verkætlan og tað er upp á tíðina sum verður framd og at mann vónandi eisini framyvir kann kann e hyggja at hesum økinum og og raðfesta hesi sum hava allarsbesta r
takk fyri næstu røða verður eirikur í jákupsstovu ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna tað er rætt neyðugt og upp á tíðina at arbeiða at útbyggja eftirskúlnarrásina í saltangará verður byrjað tí er tað sera gleðiligt at vit nú kunnu viðgera hesa verklakslógina um útbygging av rásuni rásin hevur verið ein væl virkandi stovnur hjá landinum seinastu umleið tjúgu árini har ein hópur av ungum føroyingum við menningartarni hava fingið týdningarmiklar førleikar til at virka í vaksnamannalívinum sum borgarar í føroyska samfelagnum ein tilgongd hevur verið har skúlagongdina rásini hevur verið tillaga samstundis sum serlig skipamiðnám og onnur tilboð hava verið ment hetta hevur havt við sær at næmingarnir nú eru tvey ár á skúlanum heldur enn trý ár og tað hevur sjálvandi havt við sær at mann fær ein triðing fleiri næmingar á tilboði men tørvurin er framvegis nógv størri enn møguleikin fyri tilboðnum í løtuni er tað so at rásin áhaldandi tekur sjey næmingar inn annaðhvørt ár og so verða næmingar ikki tiknir inn annaðhvørt ár sum ev skilt tar aftur og tað er so hetta sum skal broytast við útbyggingini í verklagslógin vit nú viðgera snýr seg um vit skulu tvífalda árliga næmingartalið á rasuni til fjúrtan so tað hvørt ár eru sjey nýggj sum sleppa sum sleppa inn og tað hevur stóran týdning at vit raðfesta hesa útbyggingina tí tilboðið er bæði gott og týdningarmikið í grundini haldi eg eisini at vit generelt skulu hava lættari við at játta pengar til teirra sum veruliga hava tørv á og fáa nyttu av at vit hava eitt samfelag sum loftar og lyftir menniskjur til eitt vyviligt lív og at virka í samfelagnum so væl sum gjørligt taka vit sjálva útbyggingina so verður biðið um fimmogtjúgu milliónir krónir til ein útbúgning í tveimum hæddum á fýra hudra og hálvtrýss metrar við kømrum skúlastovum matarstali køki og vesum umframt ein kjallara á umleið hundrað og tíggju fermetrar við goymslu tøknirúmi og einum høli til handaverk og list eg haldi avgjørt at útbyggingin av rasuni skal gerast sum skjótast men eg má viðganga at tað ljóðaði ja tað ljóðaði ótrúligt tað er sikkurt tá rætta orði tá eg fyrstu ferð hoyrdi at sjey eyka kømur til rásuna skuldu kosta fimmogtjúgu milliónir krónur tíbetur eru fleirine ansir komnar síðan eg fyrstu ferð hoyrdi hetta tí tað snýr seg ikki bara um nøkur kømur tað snýr seg um at tvífalda so gott sum alt virksemi á skúlanum og at gera meira afturat men hesin tankin um hvat mann fær fyri pengarnar órógvar meg eitt sindur og onkursvegna haldi eg meg í tilfarinum til málið eisini síggja at eg ikki eri tann einasti við onkrum spurningi til dømis staðfestir hoyringssvarið frá eftirskúlanm om rasuni at tað ikki verða sjey kømur sum uppgávan annars ljóðaði men heldur fýra kømur har av trý eru dupultkømur eitt annað hoyringssvar er frá stovninum sjálvum eisini har innihaldið tó er ein nágreining frá teknistovuni um at hóast talan er um ein bygning við nýtslustigi á fýra hundrað og hálvtrýss fermetrar so er veruliga byggingin fimm hundrað og trýss fermetrar tí enn kjallari er eisini landsverk kemur við somu nágreining í sínum hoyringsskrivi hóast kjallarin slett ikki er nevndur í tí tilfarinum sum landsverk kallar lýsing av verkætlanini nú giti eg kanska itt lítið sindur men kostnaðurin stendur samlað við óvissum og prísvøkstri hansra alt íroknað til at vera fimmogtjúgu milliónir krónur upp til tað tað og tað gevur við fýra hundrað og hálvtrýss fermetrum smáar fimmoghálvtrýss túsund krónur fermetrin sum í oyrunum á teimum flestu í øllum førum uttan fyri høvuðsstaðin ljóðar nokk so nógv taka vit kjallaran við og koma upp á fimm hundrað og trýss fermetrar so er kostnaðurin umleið fimmogfjøruti túsund krónur fermeturin sum beinanvegin virkar sum eitt nakað minni tal eg veit ikki hvat er tað rætta talið at brúka um mann skal tosa um ein fermetrarprís men tað hevði uttan iva gjørt viðgerðina lættari um tilfarið var eitt sindur greiðari á tí økinum tað sama gjørdi seg eisini galdandi tá lógaruppskotið fór til hoyringar tá var tað tá var ikki meira enin sjálvt uppskotið við sum bara forkláraði at mann fegin vildi hava heimild at brúka upp til fimmogtjúgu milliónir krónur til rásuna eg og ja eftir hondini sum eg hevði hoyrt fólk tosa her so vilja vit øll uttan at ivast eitt sekund brúka fimmogtjúgu milliónir krónur til rásna og sikkurt eisini tretivu visti e tað sum skal til fyr at fáa tað rætta men tá ið tað verður spurt um at brúka eina bestemta upphædd so vil tað altíð hanga saman við hvat mann fær afturfyri tí gera vit okkurt býtt sum kanska enntá kundi verið fyribyrgst so er ikki nógv at gera tá ið mann er liðugur at byggja tað havi eg sæð í øðrum málum tí her tað verðið betri um ikki annað fyri búkensluna hjá ávísum tingfólkum um til dømis tekningar og í hvønn mun teknaða verkætlanin uppfyllir tørvin hjá stovnunum lá saman við uppskotinum tá ið tað fór til hoyringar og sjálvt um eg eri forstalarir fyri at mann altíð skal skunda sær so nógv sum tað yvirhøvur er ráðiligt so er tað kanska eitt lítið sindur av tíð beint nú at kanna nøkur viðurskifti og mann heldur tað geva meining tað er eisini soleiðis at arbeiðstakari helst orsakað av at verðslagslógin ikki kemur fyrr enn nú um nakrar vikur hevur átikið sær onnur arbeiðir og ikki klárur at byrja upp á arbeiðið fyrr enn eftir summarfrítíðina eg haldi hetta var tað her eru nakrir spurningar sum vit uttan iva koma at viðgera saman við landstýrismanninum og øðrum viðkomandi pørtum í fíggjarnevndini bara líka undirstrika at eg ivist ikki í at tjóðveldið fer at taka undir við hesum her og eg skuldi bara gera púra greitt at mann heldur púra rætt at útbyggja rásuna og at gera tað nú
takk fyri frú forkvina takk liljan veie ein viðmerking ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri eina fína røðu eirikur jákustovu øh eg festi meg við tað sum súsanna bertolsen var inni á eina viðmerking í áðni at mann faktiskt ger fýra kømur til sjey búfólk hóast reglugerðin fyri skúlan sigur tað at mann ikki skal ganga inni á kømrunum hjá hvørjum øðrum hetta eru eisini børn við menningartarni sum hava ein serligan tørv og tann tørvurin eigur at verða lýstur úti í æsur áðrenn mann fer undir at gera forfá kømur í veruleikanum til tey búfólkini mann ynskjir at fáa á eftirskúlan harafturat haldi eg tað er viktigt at mann framtíðartryggjar eftirskúlan mann veit longu nú hvør tørvurin kanska verður á eftirskúlanum um sekstan ár tá ið børn kunna fara á eftirskúlanum á eftirskúlanum so eg vóna at fíggjarnevndin fer at kanna hetta gjølla
jákvstovu ger so væl
ja takk fyri eg haldi at hatta var ein øgiliga viðkomandi viðmerking og helt eg eisini tá ið sussanna bertulussen nevndi tað í áðni at at ja hvat liggur í hesum her tá ið mann fer frá sjey kømrum til fýra kømur og eg haldi eisini at magnus rasmussen var inni á tí rætta við at siga men lat okkum eisini fáa hendan stovnin inn og fáa tey líka sum at greiða frá er hetta er hetta tað so snara vit ikki sita við teimum spurningunum tá ið vit tá ið vit koma mált
ja takk fyri næsta røða verður hanna jensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna í juni í tvey túsund og nítjan hevði eg tann tann stóra heiður ella tað stóru æru atsum landsstýriskvinna í útbúgvingarmálum at handa teimum sjey næmingunum sum vóru lidnir og sum høvdu fullført sítt skeið á rásini prógv um hetta her tvey ára heildartilboði sum mann kann fáa á rásini og við forkvinnurnar loyvi kundi hugsað mær at lisið eitt stutt brot úr teirri røðu sum varð skrivað til hetta endamálið
takk fyri frú forkvinna og eg siteri og tit skulu vita at politiska skipanin sær og virðið tykkara arbeiði og støðuna hjá rásini su millumlið millum fólkaskúla og tað sum víðari skal henda í lívinum hjá hesum ungu og tað er eisini av hesum orsøkum at arbeiðið við at víðka um tilboðið her á rásini er farið í gongd eg veit at tørvurin er stórur og hevði viljað at tað kundi gingið skjótari men vit kunnu í øllum førum staðfesta at tað er klárt at fara undir fyrireikandi arbeiði við prosjekteringini og at pengar eru settir av til hetta so vónandi gongur ikki alt ov long tíð áðrenn talið á próvtakarum verður tað dupulta og at bíðilistini hjá tykkum styttist sitatendar og hetta var í vey túsund og nítjan og nú standa vit í mars hatta var í juni í nítjan standa vit í mars í trýogtjúgu og ein undanfarin røðari nevndi eisini tað at lógin sum rásið virkar eftir er upprunaliga frá tvey túsund og trý so vit eru tjúgu ár aftaná at tað byrjaði og vit eru longu skjótt fýra ár aftan á at at at eg vegna politisku skipaninir kundu siga hasi orðini at nú fær til gongd at fyrireika og so kann mann kanska siga nústani kundi kanska huga at huga at sagt tat nústani eru vit her men tað sum vit hava framfyri okkum er ótrúliga spennandi og tað er gott sum øll tey undanfarnu framsøgufólkini hava sagt og her hava viteitt spennandi uppskot har eru nakrir spurningar settir sum eg eisini leggi meg afturat eg kann fara inn í staðsetingina beinanvegin atvit byrja faktiskt í einum einum sethúsun sum eru innrættað til verandi virksemi og tað er sjálvandi áhugavert í sjálvum sær tí tað verður ofta kritiserað at mann brúkar umbygd sethús til eitt virksemi hjá til dømis almannaverkinum men men her hevur mann so valt at hyggja eftir fyrimunum vansun við at brúka verandi tilboð sum er plaserað og og sum so ella so riggað væl í hesum umbygdu sethúsinum og at byggja uppí har ikki bara tí at bygningurin riggar væl men kanska minst líka nógv tí at tað liggur væl fyri og har hevur mann so nokk vektað nøkur ting og hevur valt hesa loysnina og og tað taka vit so til eftirtektar hugsi og har er tað so at mann mann hevur eitt hús men mann verur noydur at broyta tað itt lítiðsindur har sum trý rúm blíva broytt í tí verandi bygninginum og hesar her fimmogtjúgu milliónirnar sum tann stutti lógarteksturin skal heimilda á landsstýrinum at brúka til hesa verkætlanina skal millum annað at brúkast til tað og til at betra um uttan umøki har er nakað við parkering serliga sum verður nevnt og so pláuss hendan her nýggja bygningin til sjey næmingar og hann er í tveimum hæddum har undirvísingarhølur har felagshølur og so hesin her millumbygningurin har sum millum anað køkurin er og onkur annar hevur longu verið inni á tí at tað aftur fýra kømur til sjey rúm tað er ein áhugaverdur spurningur sum nokk eingin av tingfólkunum kennir kennirinnlit hevur innlit í men kanska landsstýrismaðurin hevur okkurt at siga um tað undir øll umstøðunum haldi taðe viktit at fáa tað útgreinað nærri í nevndarviðgerðini í og sum sagt lógin er frá tvey túsund og trý og hon er broytt í tvey túund og fimtan eg haldi magnus rasmussen greiddi nokks væl frá hvat tað varð mann gjørdi tá mann fór frá ýárum yvir tvey ár og so skuldi mann spita upp hevðinær sagt at taka upp á hvørjum ári og tað hevur mann so enn ikki kunnað gjørt tí mann hevur ikki víðkað kapasitetin enn og tað at fara frá sjey til fjúrtan næmingar fer í rakstriat merki eini tríggjar milliónir árliga eftir tað afturtilboði eg fari í gongd við fullar við fullum fullarskúvum og hendan lógin hon snýr seg um hesar her fýra hundraðog hálvtrýss fermetrarnar fimm hundra og seksogtrýss um tú tekur kjallaran við og kjallarin er slett ikki lítið áhugaverdur tí har eru hesi her listaverkstøðini og tað er jú fantastiskt tá mann kemur inn til teirra hvussu verkuliga tey arbeiða og hvussu nógv tey koma runt í í hesum ymisku handaligu førleikunum og og øðrum men men tað sum tey tað sum tey gera tað haldi eg eri so áhugavert og ella verða upp á ein mátta so áhugavert lýst í lóggávuni vist vig fara niður til punkt tvey átta te eru avleiðingar av hesari lóggávuni og tað er altíð stuttligt at lesa sovorðnar boðskapur í í í lógaruppskotum um tvørgangandi millum millum tjóðasáttmálar at mett verður at lógaruppskotið hevur positivar avleiðingar í mun til sáttmála sammeindi tjóða um rættindi einstaklinga ið bera brek serliga viðvíkjandi útbúgving og luttøku í samfelagnum annars og tá vit lesa byrjanina av lógaruppskotinum um um endamál ella orsakirnar til uppskotið so er tað tí at hetta her virksemið hjá rásini skal fáa betri rásarúm

sum eru lidnir við fólkaskúlan og teir næmingar sum hava menningar teir at geva teim møguleika at førleika seg til lestrarog arbeiðsloyvi eftir osoleiðinar at teir eftirlokja skúlaskeið bæði í fólkaskúlanum og á rásini eru meira sjálvstøðugur og kunnu tá fara til dømis so nevndi nevna tað her serbreyt ella vart arbeiði og har er so ein linja dugi at síggja at at tað snýr seg øgiliga nógv um at blíva eitt meira sjálvbjargið menniskja hóast sítt menningarteirr

tað verður tað orðið at vera sjálvbjargin sjálvstøðugurð og ttað er eitt lyklaorð í hesum her og tað sum er so fantastiskt við rásini tað er tað at tá flyta tey inn tað teildartilboð tey flyta heimanífrá og tey mennast øgiliga nógv nú havi eg so verið har nakrar ferðir ikki ofta nakrar ferðir og tey mennast øgiliga nógv og tað sum kanska er vansin tá ið tey so eru liðug á rásini tað er tað at tey tá ikki hava sítt lítla fitta egna heim at flyta inn í men at fleiri av teimum tá flyta heim aftur til mammu og pápa og at summir av teimum førleikunum sum tey hava ment á rásini kunnu fara eitt sindur í órøkt tí at har vaska tey síni egnu klæðir tey gera mat og tey fara at keypa inn tey luttaka í øllum tí sum eitt vanligt húsarhald og sum mann má gera tá mann hevur sítt egna heim og og tað er øgiliga týdningarmikið at vit minnast til at tá vit seta kapasitetin upp her beint so mugu vit eisini ordiliga gera okkum ómak at finna fleiri bústaðir til hendan málbólkin tí so fara tey møguliga eitt vart starv og g og og og fara kanska heim aftur at búgva um tey iki hava fingið pláss á onkrum onkrum búfelagsskapi ella bústovuni og ella tey fara í skúla víðari til dømis á serbreyt og og skulu tá afturbúgva heima so har er ein ordiliga uppgáva hjá okkum sum ikki beinleiðis her við hetta lógar uppskotið men hon er sera týdningarmikil og tá læra tey upp eftur meira hetta her at hava ávirkan á egið lív at hvussu kann eg menna mær eitt innihaldsríkt lív ígjøgnum eitt sindur meira útbúgving og hvussu kann eg læra meg at at luttaka í samfelagnum og klára meg í í í flutningi og og tílíkt og kunnu eisini arbeiða við onkrum onkrum ískoytisøki eftir áhuga og fara í praktikk og vónandi fáa faktiskt eitt starv ígjøgnum verður fólkaskúla so rásini og so einir serbreyt og so út í arbeiðslív tað er dreymurin við allar hesari skipanir hendan lógin her hon hon snýr seg um ati hesar fimmogtjúgu milliónirnar og har fáa vit at vita at ein komma sjey millión er brúkt og at fýra komma ein gott og væl tað verður flutt frá tveyogtjúgu til hetta fíggjarárið og at í hesum fíggjarárunum er ætlanin at játta sjey komma átta milliónir og at so skuldi falla ellivu komma tríggjar fimm milliónir í fýraogtjúgu vissi alt gongur væl so so so skal hetta vera liðugt tá ið fýraogtjúgu er liðið so tað er rættiliga spennandi hetta eitt virkliga gott uppskot nógvar av spurningunum sum hava verið
takk fyri so er næsti røðari á listanum er jenusa rana ger so væl
ein byrja við at siga at rásin var ein sólskinssøga og rásin er ein sólskinssøga og fyri at kanska halda meg at eg skal ikki fara a syngjaa men halda meg til tað sum bára lakini segði tað er tað er nærmasti nærmast himmalst at koma á vitjan á rásini eg havi verið har nakrar

eg havi verið nakrar ferðir í samband við nettupp hetta uppskotið um um at fara t byggja út og eg haldi frá fyrsta dagi av so so arbeiddu okur við tí og okur vóru samd um eitt vóru okur samd um í ráðnum at tað skuldi gerast okkurt ømen okur vóru eisini samd um at at grundarlagið skuldi vera í lagi okur rendu okum so í tann trupulleikan at skuldi tað byggjast av nýggjum sum summi vildu hava ella skuldi tað vera ein útbygging av tí sum er tað bleiv tann stóri spurningurin og eitt sum gjørdi ómetaligt inntrykk upp á meg tað var tann dagin tá ið okur høvdu kalla tey saman sum var av rásuni taðr eldsálirnar tvey starvsfólk leiðarum og ein afturat til tann endaliga fundin har ið eg vildi hava svar upp á hvat skal eg fara í løgtingið við skal tað vera nýbygging ella skal tað vera útbygging so var eingin eingin eingin ivi okur vóru nógv fólk á fundir frá tað var nógv sum vóru saman við mær men tey vóru so kommittaði til staðið sum rásin er á í dag at tað vildi verið tað vildi verið ræðuligt at at at fortalt teimum nei nú fór oku at byggja nýtt øll onnur vildu kanska sagt jú endiliga nýtt men tey eru tey trívast so væl har starvsfólk og búfólk at tað vildi verið at gjørt seg inná tey at fara at flutt tey so okur tóku avgerðina um at mæla løgtinginum til at fara at útbyggja og men okur máttu fáa grundarlag í ordan tá tosaði mann um fjúrtan milliónir at tað skuldi kosta fjúrtan milliónir úr byggingin men tað seinasta talið eg sá áðrenn eg fór úr starvið tá varð tað komið upp á einogtjúgu milliónir og og tað góðtók eg eisini tí at tað tað órógvaði meg ikki tí eg helt at tað var meira tað tað okur høvdu gjørt eitt so grundleggjandi arbeiði at okur vóru sannførd um at tað var tað var tað talið sum altso okur hava jú for nógvar royndir av hinum oku fara bara í gongd ha oku fáa tal og fínasta ordan sat fær gongd men eg kendi meg hundrað prosent tryggan við hetta talið einogtjúgu milliónir meni tað var tað eg haldi at tað havar longu klárt í í í í áðrennsummarferðin í fjør tá varð avgerðin tikin okur væntaði einogtjúgu milliónir nú er tað so uppi á fimmogtjúgu milliónum og hvat sigur mann til tað eg haldi at tað

tað var stutt og greittspurningurin um at fáa byggiloyvi kommunan har inni hon hevði akkurát somu trupulleikar sum okur skuluku loyva at tað verða útbygt har ella skulu okur fara og heldur fáa nýtt og og tíbetur góðu tey loyvi til hett her eg haldi at tey tey vórðu líka sannførd sum okur at at at heri tað einasta rætta ta er at at at byggja tað út sum tey eru so glað fyri sjálvandi næmingarnir teir teir komu og fara men tað starvsfólkið sum starvaðist har har var eingin ivi og og jóni teimum so inniliga at fáa tað sum tey vildu hava sum tey nú vónandi fáa hvussu nógv hetta kemur at kosta per kvadratmetur eg haldi at tað liggur um hálvtrýss túsund perkvadratmetur og tað er smáting í forhold til tað næsta uppskoti ð okur fara at hava til viðgerðar her og eg trúgvi at hetta her er tú fer tað ikki ikki kann siga til eiriku jákupsstogu framsøgumál fyri tjóðveldi at at atað tað fæst ikki bíligari men eg trúgvi uppá eg trúgvi hondina hjarta at tað verður bygt fyri henda kostnaðin tað mæn lat meg líka til síðst lesa eitt brot tað verður tosað um hetta her hvat fer mann fyri hesar fimmogtjúgu milliónirnar eg haldi eg fari at lesa tað brotið ígjøgnum sjálvt umt er blivið nevnt og kanska lisið eisini eg minnist ikki tað stendur í verandi bygningi verða ikki gjørdar størri umvælingar við verkætlanini tó skulu trý rúm broytast eitt kamark skal flytast har sum ein lovtsstova er í dag til tess at gera pláss fyri ein vaskirúmi ið verður samanknýtt við nýggja køkini bygdur verður ein nýggjur bygningur oman fyri verandi bygning í brekkuni har niðanfyri niðan fyri vegin húsvegin hesin er í tveimum hæddum við kamarslom á ovara hæddini og undirvísingarhølum og felagshølum á niðaru hæddini ein millum bygningur verður bygdur ið knýtur gamla og nýggja bygningin saman í hesum millum bygningi verður millum annað nýggjur køkur gjørdur eisini skal nakað av arbeiði gerast við køki við øki uttan um bygningin eitt nú at fáa til vegas størri parkeringsøki hatta var eg haldi at eg fari ikki siga meira enn tað enn at eg eri ómetaliga glaður fyri at okur komin her til í dag og eg kenni meg ótrúliga tryggan tí at okur brúktu tíðina til at gera grundarlagið fyri tí prísinum sum liggur í dag burtursæð frá teimum fýra milliónunum sum eg fari at geva putun skyldina fyri men okur gjørdu ta arbeiðið gott og eg haldi at tað fer at halda
takk fyri so er tað gjónur nols joensen ger so væl
ri harra formaður takk til øll framsøgufólkini fyri flokkarnar og tær viðmerkingarnarsum hava verið í mun til hetta málið sum eg fari at geva teimum rætt sum hava ført tað fram at hetta her er eitt ja lívsjáttandi uppskotp á onkran máta øsum hyggur eftir tí virkseminum sum fer fram og tí endamálið sum hesin skúlin skal røkka so er hetta sum eg haldi onkur eisini nevndi nakað sum gevur meining fyri øll hesi trý tingfólkn sum eg eru inni her at vit ongantíð ov skjótt líkasum slepp í gongd við hetta byggjaríið sum sum jenis a rana eisini nevnir byggir á undanfarnu samgongu og og kanska áðrenn tað eisini har tað blívur staðsett í á fíggjarlógini og síðani hava kansku man siga eldusálur arbeitt við hesum og roynt at finguð tað til soleiðisnar snikka at tað í dag kann leggjast fyri løgtingið og tað er so væl lýst sum sum tað yvirhøvur kann sjálvandi er tað nøkur ivamál tá tað er við slíka bygging at gera bæði viðvíkjandi kostnaði staðseting og óvissum av ymisum slag ø men eg havi hug at líkassum at ganga eitt sindur ígjøgnum tað nú óg verur sagt um uppskotið sjálvt tað handlar um at útbyggja og at kunna økja næmingatalið sjálvandi tað hevur líkasum tað fremsta aðalmáli og í mun til tað sum hevur við staðsetingina gera so so kann mann siga tað at mett hevur verið at t onnur staseti hevði kanska kostað munandi meir og nettupp til tey sum hava eisini ført hað fram at akkurt har sum tað liggur nú í einum poluserandi býðar lívið har tað er stutt til til handils stutt til bussar nettupp tað at læra hann tæ lívið at hesin málbólkurin hevur allar tær funktiónirnar tætt uppat skúlanum er jú tað sum gevur besta meining nakað annað sum eg hug at nevna beinanvegin ímutir tað tað er eisini við staðsetingini tað er tað at tað liggur eisini kanska itt sindur longur frammi men ta er komu mærtað er blivin kunnaður um at í nærumhvørvinum har eru eisini møguleikar fyri upp á møguleikar fyri at gera kanska eitt næming heim so at nettupp tað sum nógv hava ført fram hetta her við hvat hendir aftaná rásina at tey fara heim aftur í nógvum førum heimaftur við kjallaranum hjá foreldrunum og og førleikarnir kanska spakuliga forsvinna so er tað hevði tað verið fantastiskt at tað hevði verið ein samstunds sum tey gingu á á serbreytum og øðrum at tey komu víðari eisini út í arbeiðslívi so tað er mítt mál at arbeiða víðarifrá tí hettaher er bara ein partur av tað at vera á á skúlanum fáa teir førleikarnar men vit eiga at hugsa tað ílongri eisini at tey blíva sjálvbjargin sum nógv sum gjørligt kunnu koma út á arbeiðsmarknaðin og tann koblingin og har er a eitt ávíst arbeiði eisini hevur verið í ráðnum um at fáa ta koblingina millum serbreytina og arbeiðsmarknaðin í eina meira fasta legu so tað ætli eg mær at arbeiða ot fylgja upp upp á og arbeiða víðari við so at tað kann geva so góða meining at tað er ein reyður tráður í tí mátanum tey koma á skúlanum uppá at tað ikki bara endar har men at tað er ein ein liður í víðari og tað krevur so tað at mann hyggur nærri eftir hvussu vit hvussuakkura skunnu gera tað og eg trúgvi uppá at uttan at gera so øgiliga at tað skal kosta so øgiliga nógv endiliga men at mann mann partarnir fáa forstáil seg fyri at hetta er ein resursa at eitt arbeiðspláss tekur tey tíðliga inn og og k brúka tíð og og resursur upp á at fáa tey í arbeiði ogtað haldi eg hevði verið eisini tá ið vit skríggja eftir arbeiðsmegi hevði veri eitt gott boð upp á eitt eitt alternativ til at hyggja uppá arbeiðsmarknaðin uppá eg fór eit sindur burtur frá málinum men tað er nakað sum upptekur landsstýrismannin og nakað sum eg

ja magnus rasmussen var inni á nettip akkurát tí sama hettaher við bústaði og tað aftaná

bárðr lakini tað má eg siga var ein øgiliga góð røða bárða lakinikom við og og og vit áttu at verið komið longur ja tað er rætt eg haldi at men bara tað at vit í dag standa og gog og kjakast um hetta málið haldi eg er øgiliga gott tí at tað vísir at vit alla tíðina skulu minna hvønn annan á at vit skulu arbeiða fram í einum inkluderandi samfelag har tað er ein natúrligur partur at síggja tey í bygdar og býarlívinum har ikki fyri at taka nakrar frá nøkrum øðrum men har hevur so runavíkin verið n nokk so tíðliga eisini á skúlamessi at hava tann tað ella menniskja sýni at inkludera teir næmingarnar nokk so tíðliga og og og tí er tað ikki meir en nærliggjandi eisini at ein slíkur stovnur liggur akkurt har sum hann liggur tí at tað tað er nakað eisini við at mann skal hava nakrar fyrimyndir á vegnum altso tað er nøkur sum skulu slóppa undan og og allar bygdir í føroyum haldi eg hava sítt ella hava síni síni økir sum mann kann ikki reypa av men men men at at hinar eisini lena seg uppat altso tí tí tað er týdningarmikið haldi eg eisini at tá iðtað er á tí sosiala økinum tað sum hevur við børn og ung at gera at tær meg síggja tað ofta eru eitn mynstur at tey sum byrja upp á eitt eitt gott proskekt tey har fylgja onnur við og og tað er jú væl málið við at vit brúka hvønn annan brúka tað sum tær tær er faringar sum vit gera og og til nøkur fólk sum fáa ágóðan av tí jamen so eru vit á rættarloyvi og akkurát hvar og staðseting foyr rá síðnum lokalt og

er til airiku jákstovu sum hevði eisini eina góða framsøgurøðu helt eg so er tað tað er nakrar óvíssir ja tað er rætt og tað verður eisini nevnt í hoyringsskrivinum her við at tá ið tað byrjar tá ið umsókn í fyrstufeð fór inn til kommununa so er tað nakað við tað er ein ein feilur frá landsvek sum ikki upplýsa ella tað lá ikki akurát tá í mun til at upplýsa tan rætta fermeti prísin í mun til kjallaransog kortá sínua tað er so síðan blivin rætta so tað skuldi ikki verið nøkur óvissa longur um tað at tað er tann rætta fermet prísin vit tosa um í hesum málunum so so so tað er líkasum gott at fáa staðfest

ja og ikki minst heta her við tað sum hanna jensen eisini er inni á við við at vit uppfylla eystusáttmálan tá ið tað er við at vit rættindi einstaka v bera brek tað er haldi eg eisini vert at nevna at atat vit í hesum málunum og vónandi eisini fleiri sum koma leggja upp fyri at vit gera fortreytirnar fyri einum einum lívi sum gevur meining fyri hækkar um lívsgóðskuna ikki bara hjá hjá brúkaranum sjálv men oikki minst hjá allari familjuni altso sum tí vit hoyra eisini um søgur sum sum siga tað at familjur sum síggja hvussu gott hesi hesir næmingarnir fáa tað við við einum sovorðum tilboði at tað er tað kann ikki oriliga lýsast í orðum akkurát tann kenslan og tað hevur ringvirkningar tí tað fær onnur í grannalagnum eisini til at tað burdu vit kanska eisini farið og søkt hendan skúlan og hetta tilboði so tað hongu eitt sindur saman ið tað sum eg segði í áðni at tað hevur ringvirningar eitlanað stað at vísa at her er simplten nakað gott sum tí fólk aftra seg ofta kanska við at tað er kanska sárbart og tað eru eitt sindur taborisera í føroyum hetta her at kunna standa fram við tí tarni sum mann ú einaferð hevur og tíbetur eru vit komið tað longri í føroyum at vit tora at tosa um og við hvønn annan um tær avbjóðingarnar sum eru og tað haldi eg at vit eiga at vera eitt eitt eitt samfelag sum sum eig fremstu røð tá i tað tosar um at at hava tað innkluderandi sýni at viti vit skulu øll vera her om vit skulu læra hvørur eisini tá tað kemur til tann stóra partin sum eg eisini umsiti fólkaskúlan dagstovnaøkið og so framvegis at vit hava tað tað tankasetti í øllum tí lóggevandi pørtuna sum sum sum vit fáast við

og sum eg fyr endaðu eisini við við jenis arana sum hevði ta síðstu góðu framsøgurøðuna eftir her at hann sigur eftir eini sólskins søga tað var ein tað er og eg haldi eisini at vit kundu siga at tað eisini fer at vera ella verður ein í framtíðini ein sósins søga sum vit fyri at taka saman um hetta her orðaskifti fyrst eg haldi at vit eiga at brúka sum eitt eitt fordømi og arbeiða víðari út frá tí sum eitt eitt modell sum vit øll eiga at at ja føroyska samfelag eigur at byggja víðar uppá so men eg gleði meg eisini til til viðgerðina blív innkalla í í nevndir fyri at fáa lýst nøkur av hesum her ivamálunum sum eru hetta við kømrum tað verður nevnt tí tað er eisini rætt at taka tað fram og og tekur mann so hyggur eftir allari so er tað jú eisini nakað við at mann minkaði upprunauppskot tini sæð fyrr í føroyskari byggisøgu hetta er at mann hevur eitt gott prosjekt og sum minkar mann og so gongur tað úta yvirkømrini men tað er eisini hvørjar pedagogiskari

sksk man siga vaeso hevur mann um tað og so framvegis tað verður eisini vónandi fær blívurmann greiðari tá ið mann tosar við avvarandi partar skúlan sjálvan og og og landsverk um um hesi viðurskiftini so takk fyri fyrstiharra formaðu
takk fyri so er onkur viðmerking tann fyrsta eykun
samalsen ger sovæl takk fyri harra formaður ja hatta har við við kømarunum um an minka verkætlanina tað mugu vit so fáa lýst nærri í fíggjarnevndini hvat fyri avleiðingar tað hevur men landsstýrismaðurin avn við einsera relevantan spurningur eftir her við um at mann kanska kundi í framtíðini finguð bygtar næmingaheim eisini til tey sum hava verið á rásini og tað er líka so relevant í forhold til tey sum ganga á serbreytunum kring landið tí at tey hava brúk fyri einum tilboði bæði bústað og frítíðartilboð ið veit gott at nú kemur man yvir á almannaverki men tað er líkasum tað umskarar hvørt annað og tí hugsi eg um atlandsstýrismaðurin kanska um hann hevur verið ella ætlað sær dealog við tey sum umsita bústaðir og teir pengarnir sum eru til bygging hama nemiliga nevnir kolegibygging eisini til almanngagni í endamál um mann kanska kundi fingið eina ætlan har fyri fyri bústaðir til henda bólkkin
takk fyri gjóni nols joensen ger so væl
ja takk fyri harra formaður takk fyri viðmerkingina eygum samuelsen akkur hether viðvíkjandi kømrinum so kann tað vera nú nú gita vit eitt sindur tað sum liggur til grund fyri tí svarhoyringssvarinum sum liggur frá skúlanum sjálvum um ati tey kanska meta tað at tað er ráðiligt at ávísi brúkari hjá teimum kunnu passa saman tað tað tað men tað fer so ein ein ein hoyring at at lýsa nærri hetta við næminguheimi so er tað sum eg nevndi eisini mína røðu so er tað avgjørt eitt av málunum at vit arbeiða fram ímóti tí fyri hesi sum ganga á á hesum skúlanum tí tað vísir seg ofta at tað er itt sindur stykki upp tá ið tá ið að r eitt tilboð sum verður veitt so er tað so er tað akkurát sum sum skúlin ella tað at tað eru har á rásini er fyri seg og oso um okkur annars taka sær av tí víðari men eg ynski í hesum málinum at vit fáa ein reyðan tráð í tí at kunna koma á lærandi lívið at búgva á rásini at tað verður fylgt upp at at tað verður koblað saman við tað at mann gongur á serbreytini og víðari út í arbeiðslíviðtíat
summi kunnu alt eftir førimuni vera á arbeiðsmarknaðinum so at sleppa tímar og tað er tað sum skal líkasum hyggjast nærri at takk fyri takk fyri so er tað sólvítið eg nólsoyvi
ger so væl takk fyri harra formaður tað stendur í viðmerkingunum til uppskotið viðmerkingar frá megd av tey finnast at at tey eru ikki nóg væl hoyrd hoyringsloystin hevur verið for stutt og at tey í for stóran mun ikki hava havt møguleika at vera við í verkætlanini so erðu viðmerkji frá ráðnum at at framyvir skal ann gera tað betur í stóran mun er ela kemur for ofta fyri at uppskot ikki var til hoyringar ella hoyringsfólkini er alt ov stutt og har í hesum førum ait felagsskapur sum var a avfólkunum ikki hevur møguleika at gera síin ávirkan galdandi í nóg stóran mun at heldur landstýrismaðurin um tað og er einsamdviðmaður í at tað er øgiliga óheppið at tað og at tað hendir ov ofta takk fyri
takk fyri gjóni nólsoyar joensen gerst væl
orer formaður og takk fyri viðmerkingina inólsoy ja eg eri samdur í tí og og men sum eg havi fingið upplýsað eisini so er tað ikki so vanligt heldur at varsliga slógir vera til hoyringar altso tað er ofta tí tað er eitt arbeiði sum er gjørt áðrenn ella í nógvum førum og hendan verkætlanin eru sum siga byrjar í átjan haldi eg minnist meg rætt ella nítjan átjan nítjan og og mann kann siga til tað at tí er glaður fyri at tað trós alt fór við sjálvt um tað var øgiliga stutt freist so so ver er glaður fyri at tað fór til hoyringar tí hetta her sum sum tað er rættur sum sum spyrjarin sigur eisini at tað eru nettupp tey sum vita best um øki sum eru teirra brúkarar brúkarumboð sum sumtí tað kunnu vera ting sum sum gera tað at mann so má broyta ting ella og ið ganga eisini út frá atella ú hvussu malari fíggjarnevndini til at bjóða teimum inn til hoyringar tá ið tá ið tað kemur til stykkis tá tað kemur har til so so jú jú tað verður tikil eftirtektar men
men har var so ein hoyrinesvís so takk fyri ja takk fyri so er tað jenusa ran at gera
ein viðmerking viðvíkjandi tí sama hesum her kritikkinum av ongari hoyring og so eri men hetta er eitt mál sum hevur livað í systeminum øll hesi ár tey sum hava havt tað gjørt tey eru tað fyri systeminum og tað síðsta hálvárið hvussu er tá lát tú bara bíða eftir eini eini byggiloypi so ókey hasi har var allur møguleiki fyri at kunna seta seg í ným mál okum so bara harmast báði eg og eftirfylgjarin hjá mær at einki brævi fari til tey at biði tey um at at kommentera tað men men eg haldi at har vóru allir møguleikar eg havi eg haldi at tað okum hava góða samvitsku okur hava gjørt tað gott arbeiði
takk fyri sovor tað gjónur nols joens
gersvæljtakk fyri harra formaður ja tað er sjálvandi harmast um tá ið tað er ein at at taðmen men men sum jens arana eisini sigur so so hava møguleikar verið eog eikki tað sum eg havi fingið upplýst í málinum so so hava møguleikar verið fyri at at at komið við viðmerkingum og hoyringum bara tað meira formella at mann mann sendi tað út og sovorð tað tað tíbetur ber tað so gjørt men men og eg harmist sjálvandi um eisini at at at at skobbroy var øiliga stutt ein ein hoyring í í nevndini sjálvandi vónandi eisinibøtur eitt sindur um um tað so so tað er at vóna at at at tey eisini verða innkallaði tá ið tað kemur har til tað tað kemur hoyringar takk fyri harra formaður
takk fyri so er næsta viðmerking kailia holm johannesen ger so væl
hetta er ein góð verkætlan tann útskeldaði hábygningurin her í havnini fyri allar føroyingar hann kostar umleið fimmogfjøruti túsund perkvadratmetur og tað er altíð ein søga aftan fyri kvadratmetrarprís mann má kenna søguna haldi eg áðrenn mann ger sterkar meiningar men hetta her er ein óalmindiliga góð verkætlan og eg kenni blíðskapin aftur tá mann kemur inn á gólvið har eisini óalmindiliga góð blíðskapur mann kundi ynskt at hað var líka bolískapur aðrastaðni nógvasta aðrastaðni eisini líka góður bískapur uttan nakrar fordómar og eg haldi at atvit hava tosað um hetta leingi men tann eini spurningur var ógvuliga relevantur ta er latið vælsignað hava eitt kamar fyri sær sjálvan tá mann fer at byggja soleiðis so at mann hevur eitt kamar fyri seg sjálvan tað var altso ov mekað til dømis tá tað var hábygningurin tað var ógvuliga umráðandi at hava sítt egna kamar
takk fyri so er tað djónur nols joensen
ger so væl ja takk fyri harra formaður takk fyri viðkomandi viðmerking keili oholm johannesen og tað er tað eigur at vera tað minsta mann mann kann krevja er at at mann at næmingarnir hava hvørt í kamar hvørt tað fer at bera til ella broyta ta tað mu tematí sum vísa men men tað tað er tað er ikki meir rímiligt at mann krevur tað at at tað r tað er tað minsta mann eisini í mun til tvey túsund og trýogtjúgu bygbygging altso framtíðar bygging fyri fyri akkurá hendan máltbólkin so men hygg mann eftir eisini spurningin sum keleo holm johannesen eisini setir í mun til at seta tað í eitt størri perspektiv í mun til tær stóru verkætlaninar sum hava við betongu tunlar og hvørt at gera so so er hetta eil øliga lítil partur ann mann siga hetta handlar um lívsgoystina hjá hjá nøkrum av okkara landsmonnum sum eg haldi eru sjálvt um tíðin akkurát nú at byggja er kanska ivasom men so haldi eg at hon er væl væl útgivin r pengar til til hetta endamálið takk fyri harra formaður
takk fyri so er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar fýraogtrýss uppskot til løgtingslóg um at útbyggja og umbyggja eftirskúlanrásina komið at enda málið verður beint í fíggjarnevndina næsta mál sum er á dagsskrá til viðgerðar er fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar fimmogtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali hækkað upphæddina sum landsstýrismaðurin verður heimil at brúka eg skal hava framsøgufólk fyri flokkarnartann fyrsti at røða verður eykun samelsen ger so væl
ja hetta er meira ein eg veit ikki hvat mann skal siga ein framhaldssøga hetta er tann triðja verklagslógin sum vit hava um sama byggimál og eg haldi hon hon lýsir øgiliga væl tað sum tað sum mann hevur kjakast nógv um í samband við bygging tey síðstu nógvu árini her í løgtinginum mene lat meg fyrst koma inn á hvat tað snýr seg um hetta er sum sum nevntumbygging og útbygging av miðnámsskúlanum í kambsdali og heta hetta lógaruppskotið snýr seg so um at atútreiðslurnar eru hækkaðar og at her sum mann lesur í uppskotinum sjálvum so er er hetta tann seinasti liðurin í heildarætlanini sum bleiv gjørd í tvey túsund og einogtjúgu um út og umbygging í samban við samanlegging av miðnámsskúlunm á kambsdali hetta fevnir millum annað um tað at nýbyggja tað náttúruvísindaliga øki útbyggja felagsøki køkin og undirvísingarhølir og at gera ein nýggjan brunaveg samsvarandi brunakrøvim sum fuglafjórar kommuna hevur sett og so prosjektering ráðgeving og innbúgv og nettupp tí í síðsta málinum tá diskutera vit nakað um fermetur a prís fyri bygging og tað er trupult at tosa um tað í hesum sambandinum tí her er ein veður uppií og her eru innbúgv og eisini hetta her við at tað kemur annað upp á hvat ið er man byggir tá mann tosar um fermetrapríss skúlabygging serhølir sum til dømis til náttúruvísind og sovíðari tað kostar jú nakað annað perfermetur enn tá ið mann tosar um eitt kamar ella hvat hann nú skuldi verið a so tað er kanska ringt at siga nakað serligt um tað út frá fyriligjandi uppskotið men tað sum so kemur um hetta her við mamn siga gongdin í hesum málinum tað lýsir øgiliga væl tað sum vit hava ofta verið fyri í byggimálum tað er at at mann fyrst hevði eitt prosjektuppskot og eitt forprosjekt og og tað var sjálvandi ikki bjóðað út tá ið mann kom við við tí fyrstu verklagslógini og her hevur upphæddin so flutt seg frá tvey túsund og átjan til at vera nakrar hálvtrýss milliónir til næstan og til so í tveyogtjóðv einoghálvfjerðs og nú enda upi á fýraoghálvfems tað er ikki nakað nú tá eg sigi hetta ser teg hugsi ikki bara um akkurát hetta konkreta prosjekti men meira byggiprosjektir sum heild at nær vit koma í løgtingi við teimum men tveyogtjúgu tá metti mann tað at tað var viktigt at løgtingið tók søgu til hetta málið áðrenn tað bleiv boðið út og tí kom mann so við tí verklagslógin so at tað kann mann so siga kundi verið eg var væntandi at mann fór at koma við einari nýggjári tá dag so hevði eg verið útboðið og tað er so tað sum vit síggja nú øh og so er tað tey vanligu tingini við at kostnaðarmetingin sum varð gjørd í samband við tað undanfarnu verkslagstovna varð forlág og mangan undrast mann á økostnaðarmetingarnar hjá landsverki haldi ikki eru nakað tað haldi vit ofta hava tosað um her tí at tær vísa seg ofta vera forlágar men tað er nakað við at gera nær mann kemur í tingi við prosjektinum og so er tað sjálvandi ett her við óvissu á marknaðinum og prísvøkstur sum vit uppliva generelt í samband við við putin og við støðuni í ukraini og inflatión og so víðari men hetta hevur so eisini við sær tað at at hetta byggingin er seinkað eitt sindur man fær ikki byrjað til tíðina men tað má so dagførast í samband við arbeiðstakarin verður sagt her so tað sum vit skulu játta tað er at hendan her verkætlanin durkar trýogtjúgu milliónir og eg vil siga tað at visti mann hyggur í í byggiskránna frá tvey túsund og tveyogtjúgu so verður tað sagt at við hesari byggiskránni við teimum lýsingum sum eru í har so er d er henda verkætlanin gjørdi soleiðisr at mann fær javnbjóðis um umstøður til næmingar á miðnámi óansavder á altso so kambsdal eisini kemur á hædd við miðnám aðrastaðni og tað er eitt sum sum eg haldi er ómetaliga viktigt at tað sum man bjóðar næmingum á miðnám er javnbjóðis runt um í landinum og og tað er so tað er so henda kann man siga hendan her byggiverkætlanin er við til at gera at tann miðnámsskúlin á kambsdali sum er ein góður skúli at hann fær javnbjóðis umstøður og tað haldi eg avgjørt at vit at vit skulu fegnast um so í so máta kann mann siga at at tað er tað er gott at vit fáa vónandi tað endaligu lógina samtykta nú men tað eru altíð hesir her spurningarnir við at verkætlanirnar broyta so langt so nógv henna veiðin at tað koma á nýggj ting upp í og nýggj krøv og tað koma so at prísurin flytir seg alla tíðina og eg veit ikki tað verður mangan kjakastu tingi hvussu mann kann fáa skipað byggiverkætlanirnar øðrvísi so at at tað ikki alla tíðina henda hesar forskjótingarnar eitt er so nær mann kemur fyrstu ferð í tingi við við verkætlanini men tað er nokk ikki bara tað so at tað er sjálvandi nakað sum mann sum mann kann blíva við at diskutera men eg vil siga at sjálv verkætlanin og tað at miðnámsskúlin á kambsdali verður dagførdur so at hann at hann kann bjóða síni næmingum taðsama sum aðrir miðnámsskúlar tað haldi eg gott og nú komi eg sjálv frá einum øðrum miðnámsskúla og eg síggi her at visti mann til dømis hyggur í tørvin sambært byggiskránna so verður nevnt um eina aulo her at mann ynskir at varðveita staðsetingina av aulini men hon verður gjørd umvæld og dagførd soleiðisnar at hon er meira tíðarhóskandi og spennandi og innbjóðandi og tað ger at mann blívur eitt sindur siga ske ævinsjúkur men men tá mann kemur frá einum øðrum skúla sum ikki hevur tað so so vil eg siga at tað er gott at mann fær eina eina góða avlog sum er er dagførd tí at tað er samlingspunktið í skúlanum er øgiliga viktigt fyri ein og hvønn miðnámsskúla at mann kann hava tiltøk og mann kann eisini ta næmingarnir kunnu møtast og arbeiða saman og sovíðari so tað haldi eg gleðiligt og eg eg vil bara siga at eg vóni at hatta fer at verða galdandi fyri aðrar miðnámsskúlar eisini so at vit fáa allíka góðar umstøður men hendan verkætlanin hóast hon er nógv dýrari og tað mugu vit so fara ein upprunaliga ætlan so mugu vit fara nærri inn í tað í fíggjarnevndini tá ið vit fara at viðgera málið nærri øog fáa svara teir spurningarnar sum vit hava har hvat ð er sum gera at hetta blívur so nógv dýrari men í høvuðsheitum vil eg siga at tað er tiltrongt av skúlum á kambsdali ella miðnám á kambsdali verður útbygt og tað fara vit sjálvandi at taka undir við og vit fara at geva hesum málinum eina góða viðgerð í fíggjarnevndini takk fyri harra formað
takk fyri so er tað næstu røðar á listan er magnus rasmussen ger so væl
ja eitt uppskot um um útbygging miðnámið á kambsdali

vu veri eitt mál sum hevur verið nokk so afturvendandi ein ein ein framhaldssøga kannkann mann siga men hetta snýr seg altso um triðja byggistig og tað er ikki liðugt útbygd fyrr enn triðja byggistig er er gjørt og nú er mann so komin har til at landstýrismaðurin er komin í tingið við hesum og nú var eygun samuelsen inni á hesum harra formaður at hvar tað byrjaði við nøkrumg hálvtrýss milliónum og so nakrar hálvfjerðs og nú nakrar hálvfems men vit skulu bara minnast til att aftan fyri eitt tal er altíð ein forkláring tað er onkur grund fyri tí og sjálvandi bara frá frá tveimum árum ella eitt gott ár hálvt annað ár fór á einoghálvfjerðs til fýraoghálvfems so kannmann siga at tað ljóðar óalmindiliga nógv at tað skal vera durkað ein triðing men tað var jú ikki í útboði tá tað er ikki fyr enni tað er ein meting mann ger og og so verður tað bjóðað út og so víst tað seg at metingin altso helt ikki tað var hasar einoghálvjerðs milónirnar tað var ikki samband við nakað útboð hatta var meira sum eg lesa fyri at koma í tingi altso e vil vil tingið heila tikið arbeiða víðari við hesum her málinum og tað er mað so gjørt so nú er mann komin har til at tað er meira ítøkiligt og so er landsverk lagt skjal við og har vil eg siga at eg havi ta viðmerking soleiðsinar heilt heilt yvirskipað at nú viðgjørdu vit rásini í áðni og har haldi eg tað skjalið var óalmindiliga gott og nágreiniligt har ið tað vísti akkurát hvat bleiv brúkt til hvat og hvussu nógv var t óvæntað og sovíðari men tað kann mann ikki siga her her fært tú at vita faktisk samla tal og so eg haldi tað er sera óheppið vit kunnu siga tað t vit sum sita í fíggjarnevndini vit skulu nokk kunna fara a borða inn í hetta her og spyrja men men at tingfólk ikki kunnu fyri thalda seg til hvat er byggiútreiðslurnar hvat er prosjekteringsútreiðslur og so víðari so tað haldi eg mann eigur at leggja sær geyma og hetta er ikki fyrstu ferð at at at tá ið vit hava fyrstu viðgerðir at tað blívur for nógv gitarí og tað kann ikki vera rætt so tað tað líkasum er altso visti mann hyggur á ta skjalið har altso handverkarútreiðslur brúkt higartil níggju hundrað og níggjuogtretivu túsund tað er tað sum fáa vit vit fáa einki at vita hvat høvuðsarbeiðstøkan er hvussu nógvar milliónir eru høvuðráðgeving og prosjektering har er brúkt higartil fimm komma tríggjar og hetta skjalið er frá tvey

eg haldi ikki tað er nøktandi fyri at siga tað r sum taðer og tí tí blívur tað for nógv at visti mann fer so giti mann og tað tað førir sjáldan til nanakað gott og sjáldandi nakað rætt meðan vit í fíggjarnevndini vit fara sjálvandi at at at spyrja ordiliga til hesi her tølini tí tað hava vit skyldu og og at fara at at vordera um fermetrarprís tað verður fullkomiliga vónleyst tí at hetta her er jú nýbygging og hetta er samanbygging og hvørjar fermetrrvið og hvoyrjar tygd og ikki við so so tað fari eg heldur ikki at at kasta meg útí men tað sum eg síggi tað er tørvurin hjá skúlanum tørvurin hjá skúlanum tað handlar um náttúruvísindaøkið og har verður væl greitt frá frá landsverki hvat ið er mann ætlar tað sama við avlini hvat er mann ætlar og sett her við felagssøguni ella ella matarølli ogsuvíðari tað er væl virliga lýst við orðum hvat mann vil og tað haldi eg í hvussu her ljóðar skilagott og tað rokni eg eisini við at at eg er tí hetta hevur jú verið í einari drygvari prosess so tað er nokk eingin ivi um tað men tað sum eg líkasum kann endurtaka tað er hetta her at vit áðrenn áðrenn tað feri fíggjarnevndina ikki eru líkasum ílatin til hvat í veruleikanumhetta kostar altso hvussu nógv hava bjóða og hvat hvussu nógv er mann lagt upp fyri óvæntaðum og sovíðar soíðari so men hetta skal ið hvussu er fáa eina góða viðgerð tað skal ikkivera nøkur loyna sambandsflokkurin tekur undir við at fáa ttað liðugt og og pá ein ella annan máta so hugsi eg um altso nú er nokk skrukka nú um at verpast altso visti bara at blíva við og og ikki gera nakað hvat hvat hvat so men tá ið tað er sagt so eiga vit í fíggjarnevndini virkuliga at fara inn og siga hvussu eruvið hesum útboðnum verður eisini nevnt her og tað haldi eg eisini at vit eiga at fáat vita talan er um at byggikostnaðurin er hægri enn mett ókey men eisini eru aðrir óbeinleiðis kostnaðir altso hvørji eru teir í landsverki metr um er hækkaðir millum annað orsakað av óvissuni av á marknaðinum í dag sum elvir til munandi prísvøkstur so eg vil siga tað at eg síggi fyri mær at at fíggjarnevndin hon hevur roymiliga nógv at fara í holt við men hetta skal fáa eina góða viðgerð tað skal ikki vera nøkur loyna og eg haldi at hetta triðja byggistigið evur hevur bíðað alt ov leingi takk fyri
takk fyri sover ein viðmerking er at
joensen ger sovæl takk fyri harra formaður eg púra samdur við magnus rasmussen um at tað blívur gitarí tá ið mann bjóðar út ella tá ið mann ger lógu uppá hendan mátan at mann setir eitt beløp á hetta her hetta her í beløpi so ber mann taða niðan í tingi o man havur ongan jøroyndskan kjans fyri at vita er hetta her nú tað sum tað sum tað veruliga kostaði eg sakni eg sakni at tann tann tann gamli mátin hvar ting blivi bjóðaði út hvar eið fekk ein prís inn og tá tann prísurin varð kendur so for mann og segði hetta prosjektið hetta kostar tað hetta biðu okur um alt foroftani síggja okur tað er tað verður gitar í tí og serliga í einum sovorðnum byggjaríi hvar að er uppí og samanbygging og fleiri ymiskir tættir mann hevur ongan kjans her inni at siga hetta er tað hetta kemur tað kosta sera frostrerandi at tað blívur við takk fyri harra formaður
takk fyri magnus rasmusen
ger sovæl ja takk fyri hara formaður ja eg má geva erard erhard joensen rætti tí sum hava førið fram í hesum málinum er tað soleiðir at tað hevur verið útboð tað hevur verið útboð og og vit fáa bara ikki útgreinað hendan prísin og tí mugu vit í fíggjarnevndini líkasum fara dyppri inn í hetta her og tað er tað sum eg haldi at at alt tað kundi verið upplýst í málinum soleiðisnar at tingfólk øll tingfólk kunnu fáa innlit í heta her og og ikki kanska bara key ella við sum sita í fíggjarnevndini beint nú takk fyri
takk fyri so í næstu røður á listanum er bárður á lækjuni ger so væl
tað er so eitt uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlam á kambsdali sum nú er á skrá í tí heilt stutta so so handlar hetta um at hækka hesa upphæddina sum verður heimmilað landsstýrismannin at brúka

ø ja nú eri ei ma nøkur sporaá kambsdali á tað veigi eg kanska fleiri av okkum

og tað hugsi eg eisini at vit í fólkaflokkinum eru púra samd við við tykkum í so vit taka undir við at at hetta verður gjørt men tað er púra sjálvsagt at at tað kann setas spurningur við hvussu tað ber til at upphæddin eg knappliga hækkar so nógv upp á síðsta tíð og serliga tá ið sum magnus rasmussen eisini var inni á at tað ikki er serliga væl útgreina hvat tað er sum sum ger tað og tað kann mann so bara líta á at fíggjarnevndin fer á lýsindur inní og kann eg greina eitt sindur nærri men tað skal ikki vera nóka ivamál um at fólkaflokkuin eku tekur undir við hesum her at hetta verður gjørt og vit ynskja at hetta verður gjørt

tað er umráðandi at útbyggi hesi økini á skúlanum tá náttúruvísindaliga sum liggur har ið tí gamla studentaskúlanum sminns rætt og nú gekk eg sjálvur har frá fimmoghálvfems til áttaoghálvfems tá var studentaskúlin sum tá var tá var hann rímliga nýggjur men tíðin flýgur tá man hevur tað stuttligt sigur mann so mann hevur nokk havt tað nokk stuttligt gjøgnum lívið tí tað er longu tretivu ár síðani at tann skúlin var tikin í nýtslu so har er heilt vist brúk fyri at verða gjørt nógv við tað økið og og studenturskla ella ella miðnám á kambsdali eru eini kreativ skúli og einum skúli sum ger nógv við tónleiksang og ymiskt annað og nú má manga vera har til ymisk tiltøk og bæði sum ja sum gestur og sum sum foreldur og sovíðari og tað er verulig tørvur á at fáa eina nýggja aulu ella eina eina uppdateraða aulo tað er heilt vist fyri at kunna fyri at

og tað er eitt stórt tal og tað er tað er heilt heilt greitt brúk fyri atat útbyggja og eisini tað sum hevur við køkin og og hitt sum verður nevnt í hesum uppskotinum

eg haldi atuppskotið ella tann tað tá ið tað triðja byggistigið er er komi att enda so sær hetta út til at vera ein ein góð verk atlanda sær tað sær flott út

at hetta verður kanska itt sindur dýrari enn mann hevði vónað og rokna við so so skal mann bara hyggja út á fløtur har stendur ein ein glasreborg til ja fyri óalmindiliga nógvar milliónir krónur og tað er fantastiskt at koma inn á glasir mann fer upp á eg veit ikki tíggjunda hædd ella hvar mann stendur har og hyggur niður yvir og skogar hetta kongaríki so er tað so heilt avgjørt upp á segt pláss at miðnámir kamsdali fær hesar krónurnar um tað so bleiv eittlít sindur dýrari enn mann hevði vónað tað hava næmingarnir uppiborið og tað hava starvsfólkini eisini uppiborið so tað skal bara vera einja fólkaflokkurin er posar yviri hesum her vit vóna at teir hverður gjørt og sjálvandi at tølini eisin kannskal vera betri útgreinar sum mann sær betur hvat hvat tað var nú var sum hendi her ha við hesari príshækkingini

men eg hugsaði tá nevndi eg at ein grund til hetta kann verða gjørt tað er sjálvandi at tað er tørvur á tí og og ein onnur grund er eisini at tað tað fjálgar væl við at fáa nakrar fáar nei ikki fáar fáa nakrar krónur almannar skattakrónur kanska

ger so væl ein lítil viðmerking kanska eitt høvi hjá røðarunum at útgreina eitt sindur altso misskilti eg røðarum tá ið hann sigur at av tí at einki skil var úti á glasir einki skilur í havn sum hví ósamt skil verða aðrastaðni eg má hava misskilt tað ella hvussu
ja takk ger so væl borðleysni
spurningin ja eg haldi tú misskilti atta har ja tað var gott ja nei nei tað er sjálvandi øgiliga harmiligt at visti mann tekir e glasið at tað bleiv so ómindiliga nógv dýrari enn mann hevði roknað við og hetta er sjálvandi eisini harmiligt tað er slett ikki tað sum eg sum eg sigi men men tá ið hetta nú er støðan og hetta her treingir veruliga til so haldi eg mann kann ikki bíða meir so má m mann siga ókey hetta verður gjørt og so má man bara syrgja fyri at taka og ansa betri eftir víðari frameftir sum erhard joensen til dømis vara inni á í sínum í sínari viðmerking í áðni so so ar tað alt ov ofta at at tað ikki eru samanhangur í tí sum verður játtað og so tá ið so einaferð eitt tilboð kemur at at tað er nógv hægri so
ja takk eg vil minna báðir viðmerkjara og røðar á at mann tosar umvegis tá mann tosar á løgtingi takk fyri so í næstu røðari tað verður eirikur javstur gjørs væl
ja harra formaður í gjárkvøldið gjørdi eg tvey ting meðan verðin ella føroyar í øllum førum hatiarhelt fantastiska siðurin hjá hondbóltslandslignum hjá monnum og so dystin og sigrarnar hjá kvinnum sum heild tað fyrra var at eg fór inn á heimasíðuna hjá miðnámi á kambsdali og tað seinna var at eg hugdi at framsøgurøðunum til fyrstu viðgerð seinasta hetta málið var fyri um vit taka tað góða fyrst so er miðnám á kambsdali ein góður skúli við einum fimm hundrað ungum fólkum serliga úr eysturoynni og norðuoyggjum sum í flestu førum av egnum fríum vilja vilja stríðast fyri at koma ígjøgnum eina útbúgving og hjá summum beinanvegin og hjá øðrum kanska nógv ár seinni verður eitt gott íkast til okkara samfelag tá eg hugdi eftir starvsfólkayvirlitinum so var ein partur av læraranum sovorðnar legendur sum eisini vóru legentur tá eg sjálvur gekk har fyri nøkrum fáum árum síðan haldi eg ókey í summar tá er tað fimtan ár síðan eg gekk har men lat tað liggja so eru øll tey sum eru komin afturat altso at undirvísa yngri og ung fólk sum hava fingið so gott í beini at tey hava tikið støðu til at luta víðari út á sínari vitan tað gera tey so luta víðari út á sínari vitan ár eftir ár á sama arbeiðsplássi har næmingar komu og fara og so knappliga eru at síggja alla møguliga staðni í samfelagnum flestu lærararnir eru eldhugaðir og kanska er enntá framvegis onkur inn ímillum sum lærir næmingarnar um lívið sum heild og hevur onkrar speiskar væl meintar viðmerkingar tá skrivligu uppgávurnar eru verri frágingnar enn lærarin hevði væntað hetta er ikki bara kanska hetta er eitt sindur eitt notalgitripp hjá einum gomlum næmingi men tað sum eg vil við hesum tað er at staðfesta at miðnám á kambsdali er eitt gott stað sum hevur uppiborið at blíva til ein skúla eisini fysiskt og at hava nøktandi karmar tá syurobasi javnvágin skal finnast í evnafrøði fara vit so til hitt løgtingsviðgerðina fyri einum ári síðan seytjanda mars haldi eg tað var í tveyogtjúgu so snúðu tær flestu røðurnar seg um at skúlin nú tóktiskt verða munandi dýrari enn lagt var upp til at hann skuldi vera nú fór hann at kosta heili einoghálvfjerðs milliónir krónur heldur enn teir ætlaðu umleið hálvtrýss milliónirnar landsstýrismaðurin greiddi frá at talið var blivið so høgt tí mann mátti taka hædd fyri fleiri óvissum og vandum sum hann ikki brádliga stendur við einari byggigølu fíggjarnevndin segði í sínum áliti eftir innkallingar at prísurin var einari tveyogtretivu túsund krónur fermeturin sum kundi samanberast við aðra bygging frá tí tíðini og um eg skilji boðskapurin frá fíggjarnevndini tá rætt so sigur hon eisini at tað kann vera ein vansi at arbeiðstakarar longu vita at landið er til eiðar at brúka einoghálvfjerðs milliónir krónur upp á hesa verkætlanina í dag eitur talið fýraoghálvfems milliónir krónur og so kunnu vit hugsa um hvørjar hvørjar tankar arbeiðstakarar hava gjørt tá ið teir hava bjóðað upp á hetta arbeiði tað kuni vit hugsa um men tað eru í øllu førum nógvir pengar og tað er bæði meira enn einoghálvfjerðs milliónir og næstan dupult so nógv sum umleið hálvtrýss milliónir krónur men fyri meg er tað ikki so lætt at síggja um tað er so dýrt at mann skuldi gjørt okkurt annað ella um tann frægasta loysnin er at koyra á nú verpa haldi onkur segði hann it mugu eisini ansa eftir at vit ikki koma har til at sama verkætlan kostar hundrað og hálvtrýss milliónir krónur seinni ja um mann ikki byrja nú vit í tjóðveldisflokkunum eru í øllum førum ikki har at vit vilja leggja upp til at gera sparingar í innihaldinum í verkætlanini tí hhva gløgg fólk brúkt fleiri ár upp á at koma fram til og tað tykist eisini sum at fólk eru rættiliga væl nøgd við hvat hetta triðja byggistigið fer at geva miðnámi á kamsdali kann siga tað at eg taki undir við tí sum magnus rasmussen førdi fram um hetta tilfarið um at tað kanska kundi verið betri útgreinað og eisini tær viðmerkingarnar sum eru um at tað eru best fyri tingi vissu tey tingini eru við beinanvegin og ikki eru nakað sum sum skal finnast fram í fíggjarnevndini serliga tá ið tað er eitt mál sum hevur verið viðgjørt fleiri fyri fyrr men tað tykist eisini verða greitt í tí sum vit hava sæð at tíðarætlanin nú er ávirkað av at væl varð útskrivað og tay eru óvísir um hvussu arbeiðið kann leggjast til rættis um ella tái hendan ela ein ein hækking av heimildum verður samtykt tað er nokk nakað sum tað ber til at fáa nærri kunning um tá ið málið kemur í nevnd men vit síggja í hoyringsvaranum hjá landsverki at arbeiðið neyvan verður liðugt fyrr enn í tvey túsund og fimmogtjúgu so tað ja om meira longri um man bíðar longri divitekur tað so tað sigi seg eisini sjálvt har eru so fleiri spurningar har tann grundleggjandi boðskapurin er at skúlin er góður og neyðugur innihaldi í verkætlanini tikist gott men har er okkurt í prísinum sum tað hevði verið gott at havt eitt betri innlit í áðrenn vit skulu taka endaliga støðu til hetta málið og ja tað vænti e at vit fáa tað haldi eg øll hava lagt upp til takk fyri harra formaður
ja takk so er næsti røðari sólvitt nolsøe ger so væl
takk fyri harra formaður ger so væl til viðgerðar er sum søkt triðja byggistig av um og útbyggingini av miðnámsskúlanum á kambsdali eini ætlan sum eftir hondini er yvir tíggju ára gomul hevur so ein uppruna í tvey túsund og tólv og er nú komin so mikið langt at farið verður undir síðsta byggisting eg skal ikki gera meiri við hvat ið verðurbygt tað eru væl forklára og frásagt frammanundan ella sagt frá eg kann eisini bara staðfesta sum eitt onnur at ætlanirnar eru góðar á skúlanum ganga vanliga einir fimm hundrað næmingar seinastu árini hevur næmingatalið verið itt sindur oman fyri tað og sjálvsagt skulu teir næmingar eins og næmingar á øðrum miðnumsskúlum hava nøktandi umstøðu og tað kunnu vit skjótt semjast um útbyggingin leggur virði afturat teimum fysisku karmunum sum eru har frammanundan ger tað mann fær betur og gagnnýtt tað sum er har fær ein ein samanbygdan skúla og fer allarhelst at gera upplivingina tað at vera næmingur á kambsdali enn betur enn nú og tað er gott tað kunu vit øll semjast um at støðið eisini á fysisku karminum kring landið og teinm miðnámskúlinum kring landið skulu helst vera so javnir sum gjørligt tað er gott men sum tey flestu eisini hava inniá so eru tað prísurin so eru tað pengarnir bárðra lakini hann hevur sungið so vakur fyritøkum her á røðarpallinum martu joensen í undanfarna máli og mart joensen hevur eisini ein annan sang sum eitur pengar pengar pengar hvat kann eg fáa fleiri eg skal ikki syngja harra formaður tað skal eg ikki belasta teg við men tað er kanska ein ein sangur sum riggar í hesum føri tí attað er blivið øgiliga nógv dýrari enn upprunaliga hildið longu frá byrjanin av hevur tað verið kritikkur av mátanum sum verkætlanin er gjørd og hvussu hon verið umsitin tí at sum sagt so er hetta málið altso um útbúgging av minámskaln kamsadali upprunaarferst tveytúsund og tólv og tá var fíggjarnevndin sum tá sat eisini í sínum áliti kritiskt til ta fyrstu vrverklagslógina og við formansins loyvi færa at biðja um
loyvi at sitera úr tí álitinum takk fyri har stendur at fíggjarnevndin skal gera vart við at tá landsstýrið leggur uppskot til verklagslóga fyri tingið skal ein byggiætlan ið nágreiniliga lýsir alla verkætlanina og kostnaðin fylgja við anna eigur ikki at koma fyri og hetta var í tveytúsund og tólv ellivu ár síðan og fleiri sum sótu fíggjarnevndini tá sita framvegis á tingi og onkur av teimum situr aftur í fíggjarnevndini er í tí nýggju uppskotinum er eingin lýsing av kostnaðinum av verkætlanini hví tað er blivið so nógv dýrari enn vit fingu at vita fyri einum ári síðani tað nýggjasta sum liggur viðheft av tí metingini er frá tí uppskotinum sum varð mett at kosta einoghálvfjerðs milliónir sum eisini tá varð vórðu vórðu tingfólk vitandi um var ein óviss upphædd tí at tað var ikki boðið út og tað var bara ein meting hví man so í heila takið kemur við eini so ítøkiliga meting niðan í tingið er at undrast yvur og tað gekk eisini ella tað hoyrdist eisini orðaskiftinum sum var tá æt í fjør at henda upphæddin fór allarhelst ikki haldið og tað er ja til tíðir blívur mann eitt sindur frostreraður at mann følir at mann sigur tað sama uaftur umaftur tað sama kjakið er umaftur umaftur tá tað kemur til almennar byggiverkætlanir og hetta er í grundini framhalda av so øgiliga nógvum øðrum vit í løgtinginum standa í einui verkætlan sum er blivið nógv nógv nógv dýrari trýogtjúgu milliónir og tað standa nakrar viðmerkingar tað standa nakrar viðmerkingar um tað er óbeinleiðis kostnaðir hækkaðir orsakað av óvissuni á marknaðinum og munandi prísvøkstur byggikostnaðurin hægri men vit tosa um trýogtjúgu milliónir meir enn fyri einum ári síðani tað eigur og má vera ein ítøkilig frágreiðing um hví tað er blivið so nógv dýrari áðrenn mann ger nakað annað einki annað ber til men uppgávan hjáhnum hjá fíggjarnevndini verður so útgreina hendan kostnaðin sum mest og vissu søgan hevur lært okkum nakað so er eisini vanduferð at hesar fýraoghálvfems milliónirnar sum skulu til nú saktans kunnu gerast nógv fleiri og tað er so tasa uppgávan at syrgja fyri at ikki ikki ger tað ø samanumtikist so eru almennu byggjaríini komin í einar so dýra legum nú at vit eiga a ígrundini at hugsa okkum væl um hvussu vit gera framyvir bæði henda verkætlanin og tann verkætlanin sum viti umrøddu fyrr í dag eru blivurnar dýrari enn upprunaliga ætlan tað fyrra ikki so nógv dýrari sum hendan men tær er blivunar nógv dýrari og fermandraprísurin í báðum førum er øgiliga øgiliga høgur og tí haldi eg at at vit eiga at hugsa okkum væl um hvussu vit gera við almennum verkætlanum byggiverkætlanum framyvir og eisini taka støðu til átá ið fermandraprísurin er so høvur sum hann er nú hvat ið mann skal gera vit kunnu øll vera samd um at tað allarmesta sum liggur í kortinum innan fyri almenn byggjaríið bog hesi bæði sum vit hava snakkað um í dag eru góð tey neyðug taðeiga at byggjast tað er rætt at gera og tørvurin átanin er har og tað er í so eliga nógvum øðrum føri eisini at tørvurin er stórur men sum sagt tað sleptst ikki undan at vit mugu hyggja eftir hesum verkætlaninum og tá ið tær blíva so nógv dýrari framyvir í øllum førum hvussu í teir almennu pengarnir verða brúktir tað skal ellaskann vera mín áheirana takk fyri harar formaður ja takk so er tað ein viðmerking tir odnis
skoli ger sovæl takk fyri harra formaður nú hava vit havt tvey mál til viðgerðar har sum tað er breið semja um at fermetrarprísurin fyribyggjaríini er øgiliga høgur hevur sólvit nolse nakra boð upp á hví tað er so hví er í almenn byggjarí so dýr perfermetur og hvar áttu vit að ligið hvat átti at verið eitt nivo sum sum vit kunnu liva viðtakk fyri
ja takk ger so væl sovorðið nólsoy
takk fyri nei sum sagt so er liggur óvissan eisini í hesum uppskotinum akkurát dagar hví er heta so raða nógv dýrari í mun til hvat mann helt og sum sagt har eru rætsiligar orðingar um tað í í viðmerkingum um byggikostnaðurin og aðrar óvissir og prísirini hækkaður og og og tað er tað er sum so í lagi meneitt sum eg haldi mann átti ati arbeitt meiri við og kanska ítøkiligt gjørt tá tað kemur til almennar byggiverkætlanir tað er sum mann veit at mann ger aðrastaðni at mann hevur ein fastan mann hevur sett ein femandraprís á byggiverkætlanina áðrennman fer í gongd eitt ein so kalla umvend listatión tað er ikki bara ein máti mann hálar úr ermuni tað skal sjávandi at forarbeiði a gerast fyri at kunna gera eina so kallaði umvenda lisitatión men eg veit a man ger tað aðrastaðni har ið femandrarprísurni er ásettir áðrenn og so arbeiðir mann innan fyri teir karmarnar og eg haldi í øllum førum tað verið vert at kanna um tað ber til at gera í føroyum eisini tí at hetta sum síggja alt alt alt for ofta tað er tað at femandraprísurin fer til himmals og løgtingið løgtingslimirnir standa ja ofta føla seg noyddar at at samtykkja verkætlanina tí hon er komin suum ikki langt takk fyri harra formaður
ja takk so er tað mestrarøða tevrið jens og rena ger so væl
takk fyri harra formaður jú tað er eisini gott at koma inn á kambshal har havi eg verið nakar ferðir væl móttikin eserligani til valfundir tað skuldi tað hava takk fyri tað hevarð ligið væl fyri har inni og eisini í sambandi við hesa byggingina hesa byggingina sum er so serstøk altso hett her at mann mitt inni í øllum fer at byggja og royna t sama eina tveir skúlar okur skuldu heilt aftur til onkur evur nevnt at til septembur tólv tá ið okur fyrstu ferð høvdu hetta til viðgerðar hetta at fara og umvæla og byggja og útbyggja og sovíðari á kambsdali og tá bað mann um tveyogtjúgu komma fimm milliónir men tá tosaði mann eisini um fimm hundrað til túsund kvadratmetrar tað talið er eitt sindur ivasamt í dag tí eg síggi í seinastu álitinum frá fíggjarnevndini í fjør í mai mána íg fjørha tá tosa tey um tvey túsund og hundrað og sjeyogtrýss kvadradmetrar meðan okur í uppskotinum sum okur bóru omantá tosaði um fjúrtan hundrað og áttaoghálvfjerðs kvadratmetrar eg veit ikki um tað er so einfalt at tað er tí at eg eri í tveimum hæddum tey so hava lagt tæer báhædnar saman og okur ikki gjørdu tað upprunaliga tað er møguligt men visti mann skal rokna fermetrarprísin út við einum ringu vilja so verður hann heilt uppi á hvat eini fýraogtrýss kvadrattúsund perkvadratmetur meðan við tølunum frá fíggjarnevni sum fíggjarnevndinum brúkti seinast so er hann væl á eini tveyogtretivu túsund og átta hundrað haldi eg onkursegði men her er nógv sum er øgiliga ivasamt tí har ein vegur millum annað uppi í í leikinum og okur fáa øgiliga lítið at vita her øgiliga lítið at vita har ein vegur sum kommunan kommunalu myndugleikinum krevur sum skal gerast frá húsvegnum og niðan og hann er væl eisini við í hesum her men men ja j her her eru nógv sum kundi verið betur útgreinað men altso í tólv byrjari mann við einum øðrum kvadratmetratali og tveyogtjúgu komma fimm milliónir og í átjan tá biðu marn hnn um tretivu milliónir tí ið endurgevi við formansinsloyvi
ger sovæl nú fyrsta og annað byggistig eg komið á mál er hetta játtanin til triðja byggistig altso mann biður um tretivu milliónir til triðja byggistig og tað er um hetta mundi at eg fái kunnleika sum landsstýrismaður til hetta uppskotið og okur gjørdu tað sama okur okur brúktu ta tíð sum skuldi til ofta so so bliv vur hartaði fyri at okur ikki skundaði okum meir og sovíðari men tað tað gjørdi okur ikki og góðkum ta tíð sum skuldi e til og í mai í fjør nai tveyogtjúgu tá hildu okur okum vera komnan á mál og havandi eitt gott grundarlag at arbeiða út frá og tað var einoghálvfjerðs milliónir fóru tað at kosta at gera hesar fjúrtan hundrað og áttaoghálvfjerðs kvadratmetrarnir ella vist mann tekur hina hæddina við inni í tí stóra mølinum so so er tað væl tað sum teir kalla tvey túsund og sjeyogtrýss kradratmetrar í fíggjarnevndini men nú er eg mundi fyri sjokk tá ið eg fór at lesa at nú sigur mann at einoghálvfjerðs er blivið til fýraoghálvfemstað er ein triðingur tað er ein triðing hækking upp á eitt ár so sigur onkur kanska jamen puturin er ræðuligur ja tað er hann hann er ræðuligur men eg haldi ikki at hann eigur allar hesar í hvussu før havi okur ikki fingið naka frágreiðing um at hvussu alt hetta her hangur saman tað er tað sum fleiri hava nevnt og sm sum eg eisini geri men eg havi hug at venda øllum á høvdið og siga at hvør er tað gott at okur hava nevndirnar í tinginum tí nú síggi eg fram til at fíggjarnevndin fer í friði og náðum í gongd við at hyggja at øllum hesin her kalla fólk inn rektaran oglandsstýrismannin og onnur og fáa so okur fáa at fáa tølini tey virðiligu tølini og og og og kunna taka støðu til um okur eventuelt hava brúk fyri einum hava okur brú fyri einum teimaaut eg veit atnú er ta nógv ræðulig ill men altso visti mann hevði tikið eitt heimaaut tá ið glasið var upp á tað villasta møguliga hevði mann tá kunnað bjarga onkrum tað kann vera ella tá ið hóbygningurin var upp á tað villasta men mann forsetir bara helt bara fram men eg brúk fyri at taka eittamau ja tað haldi eg og og tað fyrsta ta móti tað er kanska kann onkur siga í fíggjarnevndini so eg vóni og fari og biðja fíggjarnevndina um um veruligani at at geva sær tíð og og hyggi eftir øllum tølunum tí tí hondina hjartað okur trúði fyri einum ári síðani atka verk te minni enn eitt ár síðani tað varð u meimánað tá ið okur komu elaprílmána og kom við uppskotinum í tingi tað bleiv viðgjørt í mai tá trúðu okur at sum bára lakini las upp upp úr viðmerkingini sum eg hevði havt okur trúðu at okur høvdu virkuligani birt upp fyri at hetta fór at halda hesar einoghálvfjerðs milliónirnar fór at halda men tær eru sum sagt komnar upp á fýraoghálvfems milliónir men eitt er heilt givið at byggjast skal tí tørvur er á hesari dagføringini tørvurin er á hesum sum mann ætlar at gera har men tá i eg tosi um teimum avda eisini so er tað tí at mann hevur valt at byggja eftir tí einum uppskotunum sum komu inn men tað komu í fleiri uppskoti inn og tey vóru ymisk og tað er blivið ávara nógv ímóti hesum uppskotunum hetta her at fara mitt inn í alt og byggja ikki tí eg eri imponeraður eg eru imponeraður tá ið teir løgdu tað fram altso tað er eitt imponerandi uppskot sum teir komu við meni kann fíggjarnevndin tryggja at at ikki blívur upp aftur meir vónandi kann tað blíva minni men altso áttaogtjúgu milliónir tretivu milliónir so var tað einaferð nakrar hálvtrýss milliónir so bleiv tað einog hálvfjerðs milliónir og nú er tað fýraoghálvfems hvussu kunnu vit fáa eina trygd fyri at tit ikki heldur fram at tit ikki heldur á tað er nakað sum eitur ábyrgd eisini sjálvt um ynskini kunna vera stór takk fyri ja takk næstu røðari verður gjóni nolso joensen ger so væl
takk fyri harra formaður og fyri tær tey framsøgufólk sum hava havt orðið vil eg takka fyri hava eina gjøgnumgongd av hesum málunum sum er sum onkur eisini hevur verið inni á tá ið e tað fekk tað kunngjørt herfyri at so var eg eisini skelkaður av teimum tølunm sum komu fram

g eri samdur eisinivið teimum sum føra fram at uppskotið her hevur nakrar manglar í mun til at lýsa tað nærri ta óvissuna tað var tað stendur at kostnaðarmetingin var ov lágt mett tá og at hesin her infinflatiónin prísvøksturin sum er og og at tilfar er dýrkað tað er sjálvandi ein stórur partur av tí ein annar stórur partur sum eg haldi at jenis arana eisini nevndi er tann mátin mann fer inn í eitt byggjarí mitt inn í sum ger tað nokk so torført at ov dýrt ella dýrari har eru nógvar óvissur vit skulu minnast til tað at kambsdalur er eitt vindhart stað sum og har tú skal við kranum og hvorta síðunum stella upp og skalt tú so kanska taka vekk aftur vegna vanda fyri so har eru nógvar óvissir eisini sum hoyra til hetta málið og sum vónandi eisini verða betri lýstar í fíggjarnevndini skal tað er mín vón at tað líkasum

tað sum so ikki nevnt heldur í ella tað sum er so ein partur kanska sum mann so vendir aftur til kanska seinni tað er tað at har er eisini av tí sum eg nevndi eisini at staðið er vint so er tað ein ávísa umvæling eisini av tí partinum sum vendir móti vestursíðuni sum eisini ikki í hesum partinum men sum kanska blívur ein ein ein partur seinni tað skal mann ikki vera blindur fyri so men eg haldi at vistu vit líka taka saman eisini í mun til tað sum sum hendan verkætlanin leggur upp til so so er hetta sum sum tað er blivin nevnt síðsta av byggistigunum og sum eigur at nøkta høvuðssørvin á kambsdali nú ella í framtíðini so at hann eisini er hevur javnbjóðsumstøður sum sum aðrir skúlar í landinum eg hug at nevna eisini sum eisini er blivið nevnt at har er ganga umleið fimm hundrað og fim hunraðog hálvtrýss næmingar og ikki minni enn fýrs starvsfólk

gharumframt eru eisini er gjørt nógv viðvið akadmiútbúgvingar og og fablab ikkiminst eisini sum eru eru nýhugsan innan fyri skúlaverk sum eg haldi er er vert at nevna í hesum her

at mann roynir við hesi byggingini eisini at fáa eina meira samling á hetta her við tí hava eitt felags øki at arbeiða út frá so at tað sameinir skúlan at mann ger ein dmiðdepil altso tað er líkasum tað sum liggur í hesum her sísíðsta byggistigunum og tað haldi eg er gevur l góða meining í mun til at tað virksemið sum fer fram har at vit skulu innast til tað at søguliga sað so er hetta eisini ein samanlagd í skúli har tað eru avbjóðingar og ein ávís mótstøðu móti tí eisini at eg trúgvi at tá ið mann nú fær gongdi hetta byggistigið tað síðsta at at mann líkasum setir krúllin á at hetta er tað sum mann eisini í framtíðar skúla hugsar inn yvir at tað er at mann sameinir ta kominatiala og tað yrkisútbúgvingarliga at gongur hond í hond sum sum verandi framtíði tað trúgvi eg er tann rætti mátin at gera taðuppá og tí haldi eg at at verkætlanin er góð hóast hon hevur hesar avbjóðingarnar við við kostnaði sum sum

nógvir pengar og óvissan sum tað í tí undanfarna uppskotinum við rásini so var tað meira nágreina hvat óvissan lá í uttan at vit akkurát detaljurnar rundan um tað tá ið tað ikki gongur so gott fram her so er tann óvissan eisini hett her við sum eg havi nevnt hetta her við at við inflatiónini og og tilfarinum sum eisini liggur í og so tað sum ikki verður nevnt nakrastaðni hetta her við tí av tí serligu byggjuumstøðunum har á staðnum sum eisini gera nakrar nakrar rætiliga stórar avbjóðingar í mun til kanska aðrastaðni í landinum øh so vónandi so so fær ein ein ein ein í fíggjarnevndini at lýsa tað nærri og avvarandi partar fáa høvi til at lýsa tað

so vi so havi eg nevnt nakað av tí sum magnus rasmussen er inni á hetta her við at tað er aðrir óbeinleiðis kostnaðir sum tað stendur positivt í í uppskotinum og tað kann so vera tað sum eg havi nevnt hetta her við ata eru óvissnar sum við byggjarínum at at tað er at tað skapar nógvar óvissur akkurát hvussu hvussu

men at tað eigur at vera púra samdur í at tað eigur at vera nógv betri greinað í akkurát hvussu hvat fer til hvat og hetta her sumframsøgufólkið hjá sólvitt nolsøe er inni á hett her við at hava eina umvenda listatión tað er eisini vert at hugsa um framtíðar bygging tí hetta er vísir seg at vera nakað sum er nakað sum gongur aftur í politsku skipanini vit hava fordømir um tað og vit hava egentiliga ikki sum eg dugi at síggja nakrar ávísa trygd fyri at hetta er tann kostnaðrin endaligur kostnaðurin og tað eiga tí eiga vit at hava kalskas mig siga meira greitt tá tá ið tá ið vit hava tað til tí koma so líkir spurningar sum sum jens arana eisini nevnir skulu vit hava ta maud sum ikki er serliga populert

skulu vit so sum ting líka vera kritisk ímóti tí og líkasum stilla okkurt í bróv og við tí vandanum sum eiriku jákoseweis er so gott inni á at tað so kanska aftur her um um eitt ár ella tvey so so eru vit uppi á enn í fleiri milliónum til at gjøgnumføra hesa verkætlanina og tað vildi verið spell fyri ta byggingina sum at vit ikki koma á mál við at samreina hendan skúlan sum p á besta máta so tað er eru óvíssur ja tíverri og ein høgur prísur ja eisini tíverri men vónandi so fer viðgerðin nevndini at at vísa at vit kunnu fáa ávísar ávísa trygd fyri athetta verður tað og og at so at vit tryggja okkum at næmingar og lærarar sum húsast hær til dagliga kunnu fáa ein sog góðan skúla og og og sum eisini líka tey krøvini til framtíðina sum sum sum er týdningarmikil at vit fáa eitt eitt umhvørvi sum sum stimbrar og mennir okkara ungdóm til at fara víðari út í lívið so eg haldi ikki eg hava so nógv at leggja afturat á beinleiðis í mun til hetta men vónandi eina góða viðgerð í í í tingnevndini og vit gleðaokkm at koma inn til hoyringar við tí og fáa greiðir meira á á tí óvissni sum liggur í hesum málinum takk fyri harra formaður
ja takk viðmerkingar so lijenserðihana ger so væl
og er púra samdur í at hetta má gerast skúlin má dagførast hetta var eitt sum eg eri gloymdi men tað stendur lýst í antin málinum frá dag ella í fjør og eg haldi at atrøðarin var eisini inni á tí landsýrsmaður eitt inni á tí at skúlin annars er gamal g í ringum standi tað tað stendur lýst at bæði klædningur og og vindeygu tørv a at blíva skift eg haldi er í einum hoyringssvari tað stendur tað er ikki við her sum eg havi skilt ella hvussu
ja takk ger so væl hjá honum hálvfemsund
takk fyri viðmerkingina jenis arana ja tað er rætt ati ella ela eg kann siga tað at tað er ikki við í hesum tað sum hevur við umvæling at geraog spurningurin er so eisini um um tað kanska hevði verið eitt høvi ella um mann tekur tað fyri seg tað er so tað er so eisini ein eitt ein vordering sum má gerast og í hesum føðumer mann valt ikki at gera tað men eg havi so valt at upplýsa tinginum tað at tað er nakað sum kann fara at blíva neyðugt í í nærmastu framtíð tí sum eg segði eisini í røðuni so so er hetta staðið sum skúlin er bygdur eitt eitt serligt tað er eitt av tí vindhærasta staðnum í í føroyum og og krevur av tí sama kanska meira umvæling enn enn aðrastaðni í landinum og tí tí má mann eisini leggja upp fyri tí í í raðfestingini planleggingin av av av framtíðini í umvælingarprosessuni so so tað kemur heilt sikkurt at vera ein tørvur í í nærmastframtíðitakk fyriharra formaðu
ja takk so anna góðstrøðan sum fer á viðmerking ger so væl
atakk fyri ja eg havi hug at siga nøkur orð um mítt gamla arbeiðspláss eitt fantastiskt arbeiðspláss østudentaskúlin í mináskúlin á kambsdali byrjaði at arbeiða har inni tá vóru tað tveir skúlar tað var handilsskúlin og so lat á studentuskúlan som var ein hurð ímillum og tað var líkasum vestaráarbak og og pallestina asor eit tað er tað var tvey vítt forskerlig lond mann mann hevði kanska ikki tað sama kanska maska a siga forstáhisi fyrisømaldi sum mann hevur í dag og eg haldi at tann samanleggingartilgongdin sum hevur verið hevur eydnast heilt óalmindiliga væl mann hevði kanska ikki trúð at tað fór at bera til men tað er bara teimum fólkum at takka sum arbeiða har inni sum hava gjørt eitt fantastiskt arbeiði fyri at tað eydnaðist og nú hevur mann so umbygt skúlan og tí haldi eg at mann skal halda áfram og ikki steðga á sum kanska onkrar røddur her inni í løgtinginum mæla til sjálvandi skal mann greina hendan kostnaðin sum eru ovur stórur men at fara at steðga á
ja takk so ferðir gjónleinosa joensen orðið aftur
gersvælraformaður og takk fyri viðmerkingina anikuolsen ja nú tá ið anikuolsen er farin at hugleiða aftur á gamlar dagar so havi eg hug at siga at eg var ein av teimum síðstu eg sjálvuur síðstu næmingunm í gøtugjógv áðrenn tað bleiv flutt inn eg var ligvir tveyoghálvfems og tað varð í teimum í garasjium og øðrum inni gøtugekk tað var ein hugnalig tíð men fyri at taka tráðin up sum anikuolsen eisin nevnir hettaher við at samoynna sum eg eisini síggi sum eg eisini havi nevnt áður attað er tað e tað er ein fyrimynd altso at at at tað ava á kambsdali víst at tað ber til at leggja skúlarnar saman og eg veit væl at tað er eitt tógniskt stríð tað eri mentanir sum skulu leggja saman og tað eru fakfeløg og tað er annað gott í spæl men men tankin og sum eisini er ein fyrimynd kanska fyri fyri glasi er eisini at at tey hava forset í í tí tráðnum at at at leggja hesar útbúgvingarnar saman og at mann fær eitt eitt eitti kveikjandi umhvørvi altso tað vil siga at at at lærarar og næmingar at mann sær inn til hvønn annan mann mann veit av hvørjum øðrum jamen tað er tað kann ikki vera betri haldi eg altso tað er tí tí tí er tað tann rætti mátin at gera tað upp á og tí skulu vit halda áfram við og vónandi fáa vit hesa her verkætlanina lidna ongantíð fór skjótt takk fyri
ja takk so er hetta málið endaliga viðgjørt til fyrstu viðgerð og verður beint í fíggjarnevndina næsta málið á skrá í dag tað er løgtinsmáli nummar tveyoghálvfjerðs tvey túsnd og veyogtjúgu og tað er uppskot til samtyktar um tvýskattaavtalur og formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin erta beinir johannesen fyri sambandsflokkin eta eydis harpman niclasen fyri javnaðarflokkin er tað bjarni hammer og fyri tjóðveldi ert ariku jákustovu fyri framsókn er tað karlát hergarson og fyri miðflokkin eta steffan klein poulsen so fær bjarni hammer orðið gersovæl
takk fyri hara formaður og okur viðgera nú eitt uppskot til samtyktar frá sambandsflokkinum

og tað er har sambandssflokkurin heitira á løgtingi nei á landsstýrið um at viðgera og leggja fyri løgtingið eina frágreiðing hvussu farast kann fram við tí fyri eyga at fara undir samráðingar um at fáa fleiri tvískattað avtalur fyri føroysk føroyska handilsflotan og skippingvinnuna og annað sambandsflokkurin hevur hesar her viðmerkingarnar reiðarafelagið fyri handilsskip hevur støðugt víst á at tørvørður á fleiri tvískatta avtalum og handilsflotin og skippingvinnan hava víst á at føroysk reiðaríið og javnan ikki eru kappingarfør at bjóða upp á sáttmálar uttanlands orsakað av vantandi tvískattaavtalum føroyar hava í dag átta tvískattaavtalur við onnur lond og tað er ikki og tað hevur ikki eydnast at økja um talið av hesum seinastu nógvu árini harímóti verður a víst á at danskarar hava ella danmark hevur yvir hálvfjerðs tvískattaavtalur løgmansskrivstovan og umhvørvisvinnumálaráðið samskipaða arbeiði í einum vakstrarforrumi frá tvey túsund og einogtjúgu til tveyogtjúgu har endamálið við vakstrarforrúmunum var ellta birta upp undir virðisøking og týdningarmiklum geirum siðabunnum vindum og alternativum framtíðarvinnum í føroyum í burðardyggari grund og við hesi frágreiðingini vakstrarforðum tað vóru nógv ymisk ymiskevnir sum vórðu tikin upp er eitt av tilmælunum koma at arbeiða við at føroyar skula fáa fleiri tvískattaavtalar við allar viðkomandi marknaðar uppskotsetararnir heitat so við hesum uppskoti á landsstúri um at viðgera hvussu gongan setast á arbeiði at viðgera hvussu føroyar kunnu gera fleiri tvískattaavtalur fyri føroyska handilsflotan og skippingvinnuna hetta her er eitt afturvendandi mál og mann kundi kanska byrjað við hat sagt jamin hví hevur undanfarna landsstýrið og so víðari men undanfarna landsstýrið hevur uttaniva roynt og landsstýrismár áðrenn tað hevur eisini uttan iva roynt tí tað er eingin loyna at tað er ikki bara bara at fáa

tí okur mugu minnast til at vissu okurt at gera eina avtalu viðeitt annað land einki annað langi er eina avtalu við føroyar uttan tað landið fer okkurt aftur fyrri og oftani vilja teg hava meira aftur fyrri enn tað sum mann ynskir sjálvur men hvískattaavtala tað merkir soleiðis her at tað er faktiskt tað at tú betalir skatt í einm langdi sjálvt um tað merki ein tvískattaavtala og eg prøvað at leita eitt lítið sindur millum annað hevur távarðhani landsstýrismaðuri jørgun niclasen hann royndi at samla ministar úr norðurlonduni tvey túsund og trettan og vísir tann trupulleikin at mann manglar tvískattaavtalur men tað kom heldur ikki ei mál og tað verður víst á her ati reiðarafelagið fyri handilsskip teir hevði haldið aðalfiní gjár i vístu eina trupulleikihn at teir ynskja meira tvískattaavtalur eg haldi tað er serliga við usa sum teir ynskja og eg fann so eina aðra frágreiðing frá sama reiðara felag frá tvey túsund og tjúgu haldi tað var hon var totalt kopierað altso tei ynskja tey somu tingini sum ikki eitlannaðstað at koma mál teir eftirlýsa eisini serliga kanska flutning av gossi ella ferðaog ferðafólk koma millum ymiskar havnir og sama landi tað er tað at teir fáa eina avtalu í einum øðrum landi og so gera tær ta arbeiði rrnar at flyta á gáss flyta kanska ferðafólk og har ynskja tær at sleppa mann kann siga undan at betala skatt ella tann skattin sum arbeiðsfólkini betalir sum fellur til landið hann ynskja tær eitlanastað at fáa aftur akkurát soleiðis sum fastskipanin virkar í føroyum í dag

at tað er at mann kann siga at tað er ein góð grund sum eg nevndi áðni at at tað ikki hevur eydnast at fáa fleiri avtalur tí mann sigur tá ið mann roynir at fáa tílíkar avtalur ella í tílíkum málum har sum land fara inn at samráðast so hevur mann ongar vinir men mann hevur bara áhugamál

og sum eg nevndi í áðni so er tann stóra áhugi at fáa avtalu við millum annað usa men eg kunni kanska hugleiða eitt lítiðsindur at vissu landsstýrismaðurin ella landsstýriskvinnan skal fáa eina tílíka avtalu í verk at til dømis at sleppa at arbeiða í usa í dag er tað soleiðis ar at so fer fellur skatturin vist tú usa til usa

og reiðaríið fer so ikki skattin aftur tí verður tað øgiliga ringt at fara til í hesum førinum usa og siga et í lagi okur gjarna avtalursasa a føroyingar kunna slep at arbeiða kunna føroyingar slep at arbeiða í usa og tann skattin sum verður betaldur reiðaríi ella skatturin semer betaldur st il usa kunnuiku eisini fáa hann aftur

altso hvat vilja tær hvat vilja so í hesum ferðnum amerikanarar hava tei t koma til føroyar at arbeiða vilja føroyingar ikki hava tannskattin okur hevði at her varð serlig u barvenda tá ið okur hevði oljuleitingin var vissi nú eitt oljufelag kemur til føroyar okur gjarna avtalur við og so vil tað kanska ynskja at tað skal finnur olju vil ikki betala skatt í føroyum tí at okur hava gjørt eina tvískattaavtalu við eitt annað land tí einki land fer at gera nakra avtalur við nakað annað land um tey ikki fáa okkurt aftur fyrri og tit tað sama í okara føri altso okur vilja eisini hava okkurt afturfyri tí tað vildu vera fullkomilig ábyrgdarleyst fyri tí føroyska samfelagnum í føroyska borgarunum við sokur ynskja ella hvat halda tykur allir hesir her vil sikur taka handverkaranur sum eru í føroyum útlendingarnir sum arbeiða í føroyum eina rúgvu a arbeiða í føroyum tað hava skatt í føroyum

vissu okur í hesum førum eta so reiðaríið frá handilsfeløg skulu sleppa undan at betala skatt í ein øðrum landi

tað sum er tað sum er gott akkurát við hesum her uppskotim til samtyktar tað er tað at mann heitir á landsstýrið at viðgera at seta gonda arbeiðið at viðgera eg haldi tann mest spurningurin sum er allarallarmest relevantur og kanska mest áhugaverdur tað er at heita á landsstýrið um at fáa útgreina hvat vil tað kosta at gera eina avtalu við eitthvørt land altso hvat vil tað gera eitt kostadag fyria føroyska samfelagið at gera eina tvískattaavtalu við til dømis hosagt hvat vil hon kosta tí føroyska samfelagnum hvat vil tað landið hava afturfyri og so skal mann fara víðari til onnur lond nú hava okur bara átta tvískattaavtalur tað er sjávandi ikki nógv so tað er nott at fara til hvørt land og spyrja vissu okur vinu haveina vtvískattaavtalu við tykum hvat vil tað kosta tí føroyska samfelagnum hvat vilja tykur ynskja tykur at hava aftur fyrri

føroyar kann ikki geva allir rættindi frá sær til eitt land og siga atvið sigkoman til føroyar at arbeiða so stalta k slerst spalla skatt í føroyum arbeiðir bara vissu onkur ávískur reiðarí ella ávíst felag sleppur undan at plagda skatti í einun øðrum landi so tað er trupult tí haldi tí kann mann ikki leggja eftir undanfarna samgongu el landsstýrið ella undanfarna undanfarna tí tað ert trupult og tað trúgvi eg tey landstýrisfólkini sum hava sitið áðrenn kunnu undirstrika hvat kostar tað at gera eina avtalu við eitt annað land hvat kostar tað føroyum hvat kostar taðtil føroyska samfelagnum og tað er tann spurningin sum kanska mann kann eg veitikium ann kann rætt skriva tað ella leggja tað nakað afturat til hetta her uppskotið sum er vápningum skilagott at fáa eina útgreining vat kostar tað at gera eina avtalu við eittkort land og so kom mann famundir við tað tí mann kann ikki bara gera eina avtalu til stuttleikar fyri eitt hvørt einstakt felag sum kanska kemur at kosta til føroyska samfelag nógvar pengar men samanumtikið er tað fínt uppskot hetta er fínt at mann setir hol á tað upp á ein eg vildi sagt akkur í hesum førum fer mann eftir eftirreiðarfelagnum fyri handilsskip men mann fer inn eina bleyta tilgongd mann biðir í landstýrið fara og viðgera hvussu kann farast undir og sovíðari so tað haldi eg mnnskal síggja positivt uppá g so haldi eg fíggjarnevndin gott kann
ja takk fyri og so eru tað viðmerkingar úti í salinum tann fyrsti at viðmerkja tað er bárður á stein nielsen
ger sovælja takk frú forkvina tað er nú einaferð sleiðisnar at føroyar á verða og føroyska fólki um at fera eitt a mest globaliserað í heiminum skilta tann hátt at vit liga av at selja mat út til allan heimsborgarar og eisini eru føroyingar óførir at arbeiða uttan fyri landoddarnar og tí er tað um nakar nakað samfelagi í heiminum sum hevur brúk fyri dupulskattaavtaluni so burdi tað verið júst føroyar og tað er rætt sum bjarni hammer sigur ja tað tekur tíð og tað er drúgt og tað er nakað fyri nakað tá vit sjálvur førdu í heima samráðast og gera dupusskattavtalur men tann seinasta vit gjørdu var í tvey túsund og sjey haldi on bl implimenterað tað var við jú key tí tá var oljuvinnan sum ynskti tað og tá gjørdust eina avtalu beinleiðis millum føroyar og júkey men ein annan møguleiki vit í føroyum hava tað vil eg spyrja bjarna hammer um gjøgnum forkvinnuna um tað ber til um bjarni hammer hevur við upp á at vit hektaðu okkum upp á tær donsku dupulskadavtalurnar tað er ein møguleiki við einum protekulátu tá kostar teisum so einki fyri tað føroyska samfelagið uttan at vit hava eins
ja takk fyri og so er tað bjarni hammer gerst væl
ja takk fyri frú forkvinna faktiskt spurdi at eg spurdi eg gjørdi mær oman hvat spyrja eitt sindur fyrri í gjár og onkur av teimum sum e spurdi fyrri helt ikki tað vareitgott hugskot men men sjálvandi heldur mann altíð tar eitt gott hugskot visjo okur kunna fáa allar fyrimunirnar uttan tað kostar okum nakað eg veit ikki um uttan atuttan at vita tað vil eg siga at tann seinasta avtalan er gjørdi í tvey túsund og sjey og tað var sum sum bárðastei nielsen vísir á págrunda av oljuavtaluni sum mann kanska roknaði við og tað er tað fekk mann eina avtalu men tað eg vísi seg veruliga gangi út frá at tað er veruligan grund til at mann ikki hevur fingið fleiri avtalur av hesum slagnum í øllum hesum árini men ber tað til eg er e eg eri fullkomini opin fyri at okur í fíggjarnevndini fara at spyrja ber tað til at hektaði seg upp á tær avtalurnar sum danir hava og ber tað til ella og hvat hvat gevur tað altso r er tað er tað gott við føroyar er tað gott fyri føroyar og og okur ikki missað so nógv við tí so so haldi eg sjálvur uttan at kenna nakað til tað at tað ljóðar skilagott visti tað ber til men tað er eisini ein øgiliga góður og relevantur spurningur sum sum okur vilja hava útgreinaðan í í í fíggjarnevndini takk fyri
ja takk fyri og so tann næsti av viðmerki er steffan klein poulsen ger so
al aja fyri forsvinna vit fáa upplýst at at vit føroyingar hava átta tvískattasáttmálar og sum hev hygg teir ígjøgnum so er tað norðran lond og og so bara sveis frá tí europeiska meginlandinum sum føroyingar hava eina tvískatta sáttmáli sáttmála við og bjarnihammer verðik sinduri eit inir við við usa men eg hugsa ber at vita um úrøðarin visti nakað um hvar es ligri ølla egisn er tey sr ikki úll at nakað es land er er við í esini her um hann veit hvør hvør orsøkin er til tað
ja ger so væl bjarni hammer
ja takk fyri nei eg veit ikki hví tað ikki er altso okur hava fáar avtalu við es um mannundanfarna landsstýrið arbeiddi nógv við hoyrdi mann og og komi rúmiliga tætt við at at koma til eina avtalu við es eina fríanisavtalu eg veit ikki akkurát hvussu tetta er meni men tað vildi vera ein yvirordnað avtala gann gin út frá har sum altso tann tann sum sum virkar inni í egas har sum eru fríir arbeiðsmarknaðir at ferðast ímillum og frítt at ferðast mellum lond sum sum arbeiðir og bústað men men akurát hvar tað liggur tað veit eg ikki og hví sveisur komið upp í upp í leikinum tað veit eg heldur ikki tá ætla skjálvt nú at flyta topleronir til sloakia nú so so tað er ein missur
takk fyri frú forkvinna ja takk fyri og tann næsti røða er eydis hartman niclasen ger so væl
ja sum sagt so er tað sambandsflokkurin sum leggur uppskot til samtyktar um tvískattaavtalur har uppskotið er at løgtingið heitir á landsstýrið um at viðgera og leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um hvussu farast skal fram fyri at við tí fyri eygað at fara undir samráðingar um at fáa fleiri tvískattaavtalur fyri føroyska handilsflotan skippingvinna og annað og kanska ræst sum bjarna bjarni hammer segði so er hetta nakað sum eg hevur verið fyri fyrr og hetta má ljóða sum endurtøka kanska fyri bæði løgtingsfólk landsstýrisfólk og annars fyri føroyafólk at mann nú roynir at fáa fleiri tvískattaavtalur fyri føroyar sum bjarni hammer eisini vísti á so gangur hetta her aftur gjøgnumfleiri samgongur og hetta er nógv ár síðani annarfyri genti fyri fyrstu ferð at viðgera hetta her og undir vakstrarforrumi sum gekk fyri segogtjúgu einogtjúgu hvar vinnan kom við tilmælunum hvussu mann kundi arbeiða fyri at føroyar fekk fleiri tvískattaavtalur tí tað vísir seg at ein tørvur er reiðarfelagið fyri handilsskip hava víst á tað fyri korsjanni og kanska á ár umár nú øgiliga ofta og vissu okur fara líka aftur til tvey túsund og seks undir við sjón tvey túsund og fimtan varð eisini arbeitta upp á at fáa fleiri tvískattaavtalur fyri føroyar og eitt er at tað er heilt víst at har skal okkurt afturfyri tá man gera avtalur millum tvey lond men har er eisini gingin natúrliga nógv ár nú síðan síðsta tvískattaavtalan varð gjørd hvar vinnan staðiliga hevur heitt á okkum um at fáa fleiri í lag summi viðfastar desinatiónir um hvat yr at landi mann kundi hugsað sær onkur listi er eisini gjørdur so vít sum eg veit eg havi hann ikki her men har haldi eg at har skylda okur føroyingum føroya landi og vinnuna her at koma við einum ella greiðan greiðum svari um hví mann ikki hevur fingið tvískattaavtalur í lag har eru fleiri samgongu man kann ikki peika eftir nakar bestemtum sum er farin framvið meðan tey hava biðið um tað og meðan tey hava bíðað sjálvur havi ikk verið partur av samgonguni tey árini men okkurtsvegna føli eg at tað er tíð uppá at mann nú fer at arbeiða við hesum av álvara um so er mann ikki kann so má mann bera fram hví mann ikki kann um avtalurnar eru ringar at fáa í lag og slett ella slett ikki lata seg gera eisini her skyldu okur at forklára hví so er tað er øgiliga virðismikið fyri føroyingar og føroyar haldi eg tá man er væl fyri eitt kompetent fólk góðum flotun sum er til reiðar at fara út um landoyddarnar at arbeiða at mann í tað minsta hevur eina góða frágreiðing um vissi ikki tað kemur í lag og annars at mann bara byrja at arbeiða fyri tí tí saðni skal man byrja eg havi skilt at lagnum at tað kann ver ein tung prosess at fara ígjøgnum og eg haldi atiuppskotið frá sambandsfokkinum um at tað er at landsstýrið kann fara í gongd við at arbeiða og greiða málið ordiligt og fara í gongd við arbeiðis sum skal til fyri at fáa tvískattaavtalurnar ja haldi tað er tíð upp á at tað fer at henda nútakk fyri
ja takk fyri og tað er nakrar viðmerkingar út salinum og tann fyrsta viðmerki jóhandahl ger
ja takk fyri frú forkvina eg haldi at tað er e sera viðkomandi uppskot til samtyktar sum sambanslokkun lagt fram og okur vita jú tað atokur hava nakrar heilt fáar avtalur meðan okra samstarvspartarinti danska ríkið hevur nakrar og hálvfjerðs so eg haldi at tað kundi verið ein uppladdi kjansur hjá hesi her samríkjasamgonguni at at spurt danur um mann ikki kundi implimentera tær avtalurnar sum eru eisini fyri føroyar so hevði tað problemið verið loyst okur vita ú øll tað at okur fáa neyvan nakrar fíanatatar afturat í verandi støðu tí okur hava roynt nógv ár okur fingið so kíir og tað var meira heldurn forstandið kanska at tað kom í dag so eg kundi hugsanumær at fingið at vita frá edis harman nitlasen um hon sum ein partur av smyrila samdaginum eisini í sínum privata metir at tað vildi verið skilagott kanska at visu ikki var fyri sær ætlanirnar hjá parturi av flotanm hjá teimum kanska slagga út fyri at fingja brúkt
ja takk fyri so er tað eytishartman niclasen
vindeygað gjørt so væl takk fyri fólkinaeg haldi avgjørt eina upplagdu møguleiki at tá mann hevur møguleikarnar at fara við í avtalurnar sum eru gjøgnum danmarkuløtuni sum eru fleiri enn hálvfjerðs eisini har føli eg eitt sindur at mann skal hava eina øgiliga góða orsøk fyri at mann ikki ger tvískattaavtalur gjøgnum tað sum okur hava møguleika fyri at fara og lenu okkum nógv betur tí eg vil gjarna vísa á aftur at har er nógv ár liðug nú og vinnan hevur staðiliga biðið um tað øgiliga nógv átta og mann kann spyrja seg sjálvan hvussu nógv ár afturat skulu ganga áðrenn okur koma framat fleiri tvískættaavtalan sum eru relevant fyri vinnuna í føroyum sum staðiliga umbiðir hettari takk fyri
ja takk fyri og tann næsti at viðmerkja er árni skoli
gersovæl takk fyri frú forkvina røðarin hevur sagt at nakrar ferðirnar at skylda at líkasum fáa het her upp á pláss men hevur sambandsflokkurin í sambandi við at hann leggur hetta uppskotið fram gjørt nakra meting av hvat hetta kostar og hevur hann gjørt nakra meting av tíðarlinjuni hvat kemur fyrst koma útreiðslurnar fyrst tavil sia tey fólkini sum eru í føroyum í dag tjena og sum so ikki betala skatt her í mun til tey feløgini hjá okkum sum skuldu út at eta blera seg til at vinna markit uttanlanda hvussu er tíðarperspektivið ímillum hasar áðar hendingarnar tað vit missa og tað vit fáa takk fyri
ja takk fyri og so er tað eytist hartman niclasen
gersovælnei sambandsflokkurin hevur ikki verið út í gjørt eina tíðarlinju um hvussu okur meta um hvussu mann beginna fyrst hvat er okur missa í mun til tær avtalurnar okur fáa av men mann heitir staðiliga á landsstýrið um at fara í gongd við tær kanningarnar hvussu tað loysir seg best hvørju lond mann hevur tørv á at gera tvískattaavtalu við og annars at venda aftur við nei orsaka spurningurin ein ferðrat tað síðsta tú segði kvi eg segði eitt sindur eftir nei men annars so hevur mann ikki gjørt forkanningar fyri hvat eigur at koma fyrst um mann fer í gongur við tvískattaavtalurnar og hvat mann missir við tí og tey londini sum so eru her og arbeiða og hvat vit missa við tí ella vinna við tí takk fyri
ja takk fyri og so er tað stevtan klein poulsen sum hevur ein viðmerking
ger sovæljja frú forkvina tað eru tveir spurningar til røðaran tann fyrri snýr seg um tær fyrstu viðmerkingarnar sum nevna heftir at tað eru royðarfelagið fyri handilsskip sum serliga ynskir at mann ger fleiri t tvískattaella ja tvískattaavtalur sum tað eitur eg vil bara spyrja um um um tað ikki eru aðrar vinnugreinar í føroyum sum sum sum ftirspyrj hetta her ella um tað kundi verið til stórt gagn fyri aðrar vinnubólkar í føroyum tað seinna er um mann ikki hevur eina tvískatta avtalu altso hvussu hvussu eg má so púra lammaður í praksis altso kann mann sletkiki fara inn virka tey á londuni ella hvat hvat hvat er tann stóri munurin í stuttum við at hava eina avtalu og ikki havaena avtalu
takk fyri ja takk fyri og so er tað eydis hartmann niclasen sum fær orðið aftur
ger sovæljú takk fyri frú forkvina fyri tan fyrsta spurningin tá kann mann gott væntast at har eru aðrar vinnugreinar sum absolutt kann gera brúk av tvískattaavtalu tað kann vera privat fólk eisini sum ynskja at fara uttanlands at arbeiða og sleppa undan at verða skattaðir í tveimum londum tá kann mann jú sum land resitera at tey fólkini í staðin fyri at hava heimstað í føroyum so flyta av landinum eventuelt við familju og so víðari ynskja tey at fara av landinum at arbeiða í ein landi sum føroya ikki hevur tvískattaavtalu við tað kann vera intereprinør at taka vera onnur ting tað veit eg ikki men men men har eru nokk øgiliga nógvar vinnugreinar sum okur ikki endiliga nevna beint í dag og viðvíkjandihvørja hvørji lond mann annars hevur ætli eg at nevna eisini mann hevur havtsamstarv við lond sum mann longur veit um nú eg haldi at einaferð var tær glaskrevja bátar hvar føroyingar fóru uttanland at arbeiða við tí og okur fingu útlendingar her at arbeiða eisini við tí og har kann mann síggja tað at altso tann fyrimunir mann hevur við at hava eina góða tvískatta avtalu og orsøkin til mann seti sendistovur upp allastaðni í heiminum tað er væl eisini tí mann ynskir at føroyar skulu hava so góðar møguleikar at virka og hava vinnið uttan fyri landáddarnar sum møguligt og okur hava sendistovur sumtil dømis hava kørtnna opna sendistovu í ísrael hvar mann jú kann fyri stilla sær at har hevði eisini verið møguleiki fyri at fáa eina góða tvískattaavtalu í dag takk fyri
ja takk fyri og tann næsti av røða er beinir johannesen ger so væl
takk fyri frú forkvina ja til viðgerðar er eitt uppskot sum uppskot til samtyktar frá sambandsflokkinum og tað er viððvíkjandi tvískattaavtalum har mann heitir á landstýri um at viðgera og leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um hvussu eg farast skal fram við tí fyri eygu at fara undir samreðingarar um at fáa fleiri tvískattaavtalur fyri føroyska handilsflotan skippinkvinna og annað og sum nevnt verður í viðmerkinum so er tað so støðan sum sær í dag at vit í føroyum hava átta tískattaavtalur sum er í løtuni og tað eru so norðurlond og tað er bretland norðurland bermuda jómfroyggja og ceymandailends gørense og dhørsi india aivítmen og sveis og mann nevnir so eisini at í mun til føroyar so hevur danmark yvir hálvfjerðs trýskattaavtalur og hemal víst á í nógv í nógv ár at millum annað reyarfelagið fyri handilsskip at mann í føroyum í hesari vinnuni serliga so er mann kanska ikki líka væl fyri í kappingini tá tað snýr seg um at fáa avtalur í dag og við onnur lond ella í aðrastaðni í heiminum og hvussu søgan er so aðrastaðni í okkara grannalonm tað veit ikki men mann kann vænta at teirra tal lýggjust meir tíð hjá danmark enn okkara so tað er avgjørt nakar við mann eigur at hyggja at athvussu mann kann betra umkappingarføri hjá vinnuni her í føroyum í mun til tvískattaavtalur og hetta er akkurát hettaher átakið við at fáa útvega fleiri tvískattaavtalur tað verður eisini nevnt í vakstrarforðum í tífrágreiingini bleiv gjørd tá og er tað sum sagt eisini nakað sumroyrarfelagið fyri handilsskipi víst á í fleiri ár og nú er tað eisin soei sær at júst royðrarfelagið fyri handlsskip kom við einari ársfrágreiðing sum tey senda út í gjár og har tey aftur vísa á júst henda hendan her tørvin ið tey hava og vísa tey á at tey at tey óríini sum virka innan hesa vinnuna í føroyum tey missa oftani avtalur av tí tey ikki kappingarførir júst innan skatt og og annað og vísa tey sum eittítøkiligt dømi um útboð í ísrael har ið føroysk feløg ikki kundi kappast mifeløg í grannalondunum hjá okkum so tað er avgjørt nakað ið mann skal far hyggja eftir og eisini tá ið mann skal viðgera akkurá hetta her við trýskattar avtalum so er tað eisini gott at mann fer inn og hyggur eftir at mann eisini lísir hvat fyri fyrimunir eru við at gera tvískattaravtalur við lond hvat fyri vansar og hvat fyri eisini hvat hvat land skal mann raðfesta mann evr nevnt uusa her beint sum eitt land ið mann burdi raðfest kanska h nú nevnir ráðarfeløgin fyri handilsskipi í sír einara orsfrágroiðing um ísrael sum eitt dømi um eitt land har teir ikki eru kappingarførur har tað kundi verið so tað avgjørt nøkur at hesum tingunum ið man eigur at hyggja at tá mann fyr gongur í tað arbeiða at fáa fleiri tvískattaavtalur og tí tað er sjálvandi soleiðis at tað eru ikki øll lond í mann kanska skal hava tískattaavtalur við eins og at tá ið vithugsa umhandilsavtalur so er tað sjálvandi tað skal sjálandi geras meining fyri okkum sjálvandi er tað gott at fingið so nógva avtalu sum gjørligt men tað skal eisini geva meining fyri okkum og á roknskapinum kann mann siga so at tað at mann fer í holt við atviðgera hvussu mann kann fara fram kanska undir samráðingar við onnur lond og hvussu mann skal fara fram fyri at fáa fleiri tískattaavtalur tað eru vit í fólkaflokkinum positivum og skal hetta her uppskoti eisini fáa ein góða viðgerð av okkum í fíggjarnevndini so sær at vónandi so kann mann eisini loysa fara undir at loysa henda herhesa støðuna sum ikki er til fyrimuns fyri vinnuna í dag kann man siga so ja takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og so er tað bjarni hammer sum hevur ein viðmerki
gersæla takk fyri frú forkvina beini johannesen vísir á ella sigur at tað er ein stóran týdning at yvul fara undir fara undir at fáa so nógvar avtalur við nógv onnur lond sum møguligt men mín spurningur tum beini johannesen er tað ikki líka so viktigt at fáa at vita at mann kann ikki bara bara gera avtalur við onnur lond uttan at vita hvat tey kosta føroya landiahtakk fyri frú forkina
ja takk fyri og so er tað beini johannesen ger so
æjú tað eri eg púra samdur við bjarna hammer um og nevndi ta eisini at tá ið mann fer í gongd við hesa tilgongdina so skal mann eisini fara at lýsa fyrimunir og vansar og eisini skal mann gera eina raðfesting um hvat fyri land skal koma fyrst og hvat fyri landð ella hvat fyri lond eru líka sum mann kann siga ja neyðug hjá okkum at hava tískattaavtalur við og hvat er tað sumkanska erja mann kann siga tað er mann ger sær altíð ein meting um hvat fyr lond kanska sum mann fær góðar fyrimunir av og tað e nokk eisini tí at mann ikki hevur tað sama talið av tvískattaavtalum nú sum mann hevur havt áður tað er tí at kanska summar av avtalunum ikki góða meining fyri okkum so mann skal fara als fara inn og lýsa hvat fyr fyrimunur mann hevur í hesum her og tað er gott vis sum man før í gong við hetta arbeiðið heilt skjótt so hetta upskotið skal fáa eina øgiliga góða viðgerð frá okkum í fólkaflokkinum í fíggjarnevndinitakk fyri frú forkun
ja takk fyri og tann næsti røða er eirikur í jákupsstovu ger so væl
takk fyrifrúforvnja frú forkvina sambandsflokkurin hann hevur lagt eitt uppskot til samtyktar fyri løgtingið tal lutfassliga skjótt at seta seg inní sjálvt uppskoti tí tað sigur heilt einfalt at skippingvinnan ynskir fleiri tvískattasáttmálar og tað heldur sambandsflokkurin eisini at mann skal gera og tankin er so landsstýrið skal gera eina frágreiðing um hvussu mann fær fleiri tvískattasáttmálar til vega heilt grundleggjandi so ber øgilia illa til at vera ímótir einari frágreiðing og tí endamálin í uppskotinum so so tað er so eitt har tað kemur fram ati hetta málið er partur av vakstrarforðum sum eg sjálvur helt vera eitt øgiliga gott átak sum bleiv gjørt líkasum eg helt at við sjón tvey túsund og fimtan var tað tann tí tað var avbjóðingin við vakstrarforðum var bara at tá ið arbeiðið so varð liðugt so var boðskapurin at mann fór at leggja alt vakstrarforrum í eina skuffu til aftan á eitt val hevði verið og so skuldi mann líkasum taka tað fram aftur forruim lá so stilt líka til summi av hesum er álitinum funnið fram til vælskreiir hjá ymiskum flokkum eftir at valið varð útskrivað og soleiðis er tað onkursvegna komið hartil at tað nú eru fleiri flokkar sum ynskja at seta átøk úr vakstrarforðum í verk og tað er fínt tað er gott sambandsflokkurin ynskir at hetta við dupultsskattaavtalum við ymisk lond til framan fyri skippingvinnuna skal raðfestast á landsstýrinum eg kann kanska staðfesta at skippingvinnan er nevnd í samgonguskjalinum og eg gangi út frá at landsstýrisfólkini arbeiða eftir tí øhso eg vil onkursvegna siga at tað hvil stóran týdning at landsstýrisfólkini brúka sína arbeiðsorkuog umsiting upp á mál sum samgongan raðfestir at fremja men er okkurt sum vísir seg og gevur øgiliga góðan meining so gangi eg út frá at landsstýrið vendir sær til løgtingið um at hetta ætlar tey at fara at brúka eit sindur av arbeiðsorku uppá hetta málið verður áhugavert at viðgera í fíggjarnevndini og so fáa vit onkursvegna at síggja hvussu vussu tað blívur við hesum og hvør orka fer at verða brúkt upphædti hava tað takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og so er tað karlott hhergarson sum fær orðið ger so væl
fleiri tvískattaavtalu ja tað kann mann bara taka undir við hesum sjálvandi skal føroya land hava tvískattaavtalu við so nógv onnur lond sum gjørligt har tað serliga gevur meining fyri teir føroyingar og tey føroysku feløgini sum vinna til dagin í vegin uttan fyri føroyar har tey vísa merkið úti í heimin tað kann eingin vera ósamdur un sum tað stendur í viðmerkinum til uppskotið so vísir reiðarafelagið fyri handilsskip á stóra tørvin at fáa hetta gjørt skippingvinnan er ein altjóða vinna og fyri at kunna standa seg í kapping við reiðarí úr øðrum londum so er alneyðugt at fáa gongd á hesar tvískattaavtalur og sum skylt á reiðarafelagnum so er okkurt ítøkiligt dømi um at føroysk reiðarí hava fingið o bjóðað ordrar arbeiðir men orsakað av manglandi tvískattaavtalum millum føroyar og hesta landið sum arbeiðáí fór hetta aftur við borðinum eitt sum ikki er nevnt í hesum uppskotinum men sum saktans kundi verið og er minst líka átrokandi tað er at fáa eina avtalu við es um kabukkisigling ta vil siga sigling beinleiðis ímillum ymisk lond og ymiskar havnir í es nú hava vit hoyrt frá nógvum undanfarnum landsstýrium at rverið við at gera eina nýggjan handilssáttmála við es og hann er líka við at koma í hús men enn er hann ikki komin nú hevur hetta landsstýrið ikki sitið so leingi enn so hesin handilssáttmálin er kanska ikki beint runt horni so tí vil eg heita á landsstýrismanninum á hesum øki um eisini at umhugsa at fáa kabukisigling inn í handilssáttmálan við es tað vil opna fyri enn meiri møgulikum á hjá skippingvinnuni í føroyum tað verður upplýst í í viðmerkin til uppskoti at føroyar í dag einans hava tvískattaavtalur við átta onnur lond og at tað iki er eydnast at økja um hetta talið seinastu mongu árini og so undirstrika tær at danmark hevir heila tretivu nei hálvfjerðs sáttmáli fór inn á heimasíðuna hjá taks fyri at hyggja eftir hvør hesin londvg og eg fái tað gott nokk til fleiri enn átta lond men tað kemur kanska esindur annað upp á hvat mann sær sum eitt land og ikki vit hava avtalur við øll norðralond tavil siga har eru fimm lond pluss bretland norðuýrland kina nei india sveis grønland so har eru níggju tíggju í hvussur ser og so hava vit eisini tí skattaavtalu við fleiri oyggjar og oyggjarbólkar sum hava ella hoyra inn undir bretsku krúvnuna men sum hava øll sína egnu kann mann siga alternativu fíggjar og skattalóggávur í ermasundi er tað gørnshey og djørsheyð í urkahavinum oygginmonn og í korepiska havinum bermota bretsku jonfrúoyggjarnar kemanoyggjarnar niðurlendsku atillurnar og arópa tá eg las hetta tá lyfti eygnabrýddinan hjá mær eitt sindur altso hví hava føroyar tvískattaavtalu við hesi forholdsvís nógvu londini sum eru mest kend sum sokallaði skattaparadís lond og oyggjar sum it vanliga ikki hava nakað samhandil nú skal eg ikki illgita men til dømis førdi bjarni hammer fram her at eingin ger avtalur uttan at fáa nakað afturfyri so hvat hava hesi skattaparadís fingið afturfyri men tað er kanska ei natúrlig forkláring hví hesar avtalur eru gjørdar tæir flestu av hesum tvísvórðu gjørdar undir fyrstu abcmonguni so eg dugi at síggja og kanska onkur inni her í tingsalinum kann upplýsa meg um tað men sum sagt eingin kann vera ósamdur um hetta at fáa fleiri tvískattaavtalur men tað undrar meg tó eitt sindur hví hetta uppskotið til samtyktar kemur nú ella longu nú kundi mann sagt serliga tá i hugt verður eftir hvørji stillararnir eru tað eru ikki tríggir mánaðar síðani eftir at tað var vaktarskifti í tinganesi og uppskotsstillararnir eru nemiliga allir sambandsflokkurin sum jú telur fyrrverandi løgmann ikki mennienn tríggjar landsstýrismenn í undanfarnu samgongu og onkran fyrrverandi fyrrverandi landsstýrismann eisini og so kann mann kanska siga at hetta ein nýliga uppstaðin er trupulleiki men svarið er nei reiðarafelagið fyri handilsskipið gjørdi alment varp við henda trupulleikan í hvussu ser á sumri í tvey túsund og nítjan um ikki fyrr so ein kann hava lyndu at spyrja hví uppskotsstillararnir ikki ella hava kanska minst tar roynt at gjørt eina avtalu teir havt møguleikan til tað men eg veit ikki kanska liggur okkurt tilfar í tinganesi kanska hevur fyrrverandi samgonga gjørt okkurt fyrireikingararbeiði so tað er klárt hjá hesum landsstýrinum at arbeiða víðari við men eg ivist tí at uppskotið ljóðar nemiliga løgtingið heiturð á landsstýrið um at viðgera og leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um hvussu farast skal fram fyri at fara undir samráðingar og fáa fleiri tvískattaavtalur fyri handilsflotan og skippingvinnuna tað vil siga tað sær ikki út sum tað er nøkur frágreiðing tað sær ikki út sum ti nakrar planir tað sær ikki út sum tað hevur verið nøkur innleiðandi samráðingar á hesum økinum tey seinastu fýra

ella er tað sum onkur evur ført fram her fyrr tað er kanska ómetaliga tungt at fáa gjørt hasar avtalurnar sum fleiri hava sagt borið fram her beint men tað er alneyðugt at fara undir eftir arbeiði og tað kann bara ganga ov skjótt kann bara ikki ganga ov skjótt hetta er ein vinvinnstøða fyri allar partar og fyri føroyaland takk fyri
ja takk fyri og vit hava viðmerkingar út í salinum helgi áprasað
hann ger so vælog vit vitja spurningina um hví mann kemur við tí nú beint áttaná mann við sjálvur landsstýris og er hetta eitt arbeiði sum er framhaldandi arbeiði gjøgnum fleiri valskeið og í farnavalskeiði tað stendur eisini í uppskotum av tí at tá gjørdi mann eitt her vakstrarforum sum millum annað viðgjørdi hetta málið so sá tað er ein áheitan um at halda fram við tí sama tá ikki er sosturnar at hetta er nakað sum nakað ein nýbrot í mun til tað sum var áðrenn og vitja hvussu nógvar avtalur vit hava við onnur lond tað stendur ikki uppskotin at vit hava avtalur við átta lond tað stendur vit at átta avtalur við lond og í onkara avstøðum avtalunum eru fleiri lond tað er so tøk at skilja so vit hava avtalur við meira enn átta lond men tað átta ymiskar avtalur tann ferðir
ja takk fyri og so er tað røðarin
frúforna eg takk fyri fyri at nágreina hatta har helgi abramssen og eg rokni við at hetta er eitt arbeiði sum landsstýrið omaná landsstýrið skal blíva við til at gera so av sagt g hetta í fyrstu ferð eg standa ella eg havi nakað við politikk at gera og hetta er eitt sera tungt arbeiði og og sovorði nakað so vónandi liggur okkurt har í landsstýrinum sum hetta lanstýrið skal arbeiða víðari við tí hetta her er hendan mátan vit kunnu vaksa upp á sum sum sum maritimtjóð og hvussu
ja takk fyri og so er tað hanna jensen sum hevur eina viðmerk
syng ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja eg fari fyrst at takka fyri eina skilagóða røðu um hetta her uppskot til samtyktar frá sambandsflokkinum og eg haldi at røðarin kom inn á tað at tað ber seg til at vera ímóti hesum her og eg veit væl tað at tey hava arbeitt við hesum vakstrarforruðunum og at hetta her er faktiskt eitt av teimum tilmælunum sum sum fyriliggur og ja leingi hava føroyar roynt at vinna sær fleiri rættindi úti í heimi og hetta her um also heta er so ein sak afturat í tí málinum so tað hevur gott vi se viðs skiftandi landstýrið kundu arbeitt ordiliga samstarvandi líkamikið hvør sæt við róðri soleiðs at tað gekk skjótari enn að hevur gingið nú tey síðstu mongu árini at fáa hesar her avtalurna tað hevð verið fantastiskt fyri eina mardimatjóðu

frú forkvina ja leingi er tað sum væl skal gerast og og sum sagt sum nógv hava vorið fram her beint maríi er ikki tann sama dagin sum hann sælar í hesum spurninginum og og vit eru ein prikkur í tí stóra altjóða bílatinum men men tað er bara t bratt upp bratt upp marmar og og og og og arbeiða víðari og hetta her er eitt mann snakkar um breiðar semjur eg eg kann eingin vera politiskt ósamdur um hetta her hetta má kunna fáast í gongd við tær arbeiði ella framhaldandi het arbeiðið skal ikki stoppa upp aupp á hvør situr í stjórn
takfyri ja takk fyri og tann næsti røðarin er steffan klein ger so væl
ja frú forkvina hetta snýr eit uppskot til samtyktar har mann heitir á landsstýrið um at at koma í ein frágreiðing um hvussu ferast skal fram við tí fer eygu at fara undir samráðingar um at fáa fleiri tvískattaavtalur fyri føroyska handilsflotan skippinkvinnuna og annað og og tað er akkurát tað ja tað eru tær vinnrnar sum vrða nevndar positivt ta er tað er handilsflotin og og skippingvinnan og hvør onnur vinna kundi rend posi afturat tær tað tað hevði veri áhugavert at at funnið útav um t um tað bara eru hesar vinnurnar sum sum virka ynskja hettir ella um tað eru fleiri tað er kanska nakað við blíva klókari upp á í fíggjarnevndini og tað er so talan um átta tfískattasáttmálar sum vit hava í dag øog tað er reðuliga ymiskt nær hesir sáttmálarnir frá hmissieg lesa tara rætt so er tann í sveis til dømis frá frá trýoghálvfjerðs india er ja har lesa sum at vit hava hegntð okkum saman við við dønum og og tað er ein sáttmála frá níggjuogfýrs grønland tveyoghálvfems norðurlond seksoghálvfems altso tann sáttmálin dekka jú fleirilond so tað er tað er ikki hvat talan um um átta einstøk lond øog og ta eg hyggi gjøgnum henda listan ú nú er heitta eitt sindur ókent øki fyri mær mer t et hyggja ígjøgnum listani so virka tað ræða tilfeldigt hvar mann hevur tvískattaavtalur eg vætti ikki eg sigi ikki at tað eri tilfeldigt men fyri mær at lesa er tað rættiliga tilfeldigt at at india er har og og so sveis og og sjálvandi j so so er tað grannarnir hjá okkum tað tað eru øgiliga natúrligt men men umframt teir so so at india og og sveis knatpliga koma koma afturat teimum tað er eini e ávert at fingið t útgreina hví man hevur tvískattaavtalu við júst hesi londini øog ja eg spurdi in til hvar es var og es eru jú ein rættiliga samanhangandi organ og hevur jú fríamarknað fríaflutning og fríhandil innanhýsis so tað er nokk alt es vit skulu hava eina avtalu við tað er nokk orsøkin til at einki av teimum londunum er einsamalt við ið her burtursa frá frá norðurlondum har har summi eru partur av es so so eg havi sum tet hoyra kanska nógv meir spurningar enn svar tá a kemur til hetta her tí at hetta er ikki itt so kent øki fyri meg men men mín høvuðsspurningur sum eg fari at taka við mær fíggjarnevndina eisini er tað er at fáa greiða hvør hvør veruligi munurin er at hava eina avtalu og at onga avtalu at hava tí at sum eg skilji tað vistu vit hava eina tvískattaavtalu so eru viðurskiftini onkursvegna nógv meira skipaði ímillum hesi londuni sum hava eina avtalu øh og tað skal jú tryggja at mann ikki rindar dupultan skatt bæði í heimlandinum og í tí landini man arbeiðir í og so er tað sum sagt hesi handilsskipini og onnur sum sum tosa um at tey ikki eru kappingarfør í summum londum og tí ynskja tey hesa avtaluna og einastillaranum eytis hartvan niclasen nevndi nevnliga hett her við við privatfólkum at tað er dgtað er eisini eitt ávírt argument at at mann búsitandi her at kanska onkur einstakur í húsarhaldinum arbeiðir uttanlanda o o og tað ber til og og ogo eg eg skilt tað sum at visti mn ikki eina avtalu so kundu mann risikera tað at at alt húsarhald øll familjan vátti g av landinum tí at tað var simpulen for trupult at hava við at gera visi man ikki hevði eina tískattaavtalu tí tað ljóðar eisini sum eitt rættiliga gott argument fyri at nettugp at gera hesr avtalurnar men hevur mann onga avtalu so lisið eitt sindur inni á inni á taks og har har skriva taðeitt sindur um um hetta her við við tvískatting og og hevur eitt nevnt hevur eitt orð brúkt sum eitur lynking altso linking í eygnari skattalóg og har stendur millum annað við leið frá forkvina
at sitera ja ger sovæl hetta er av sum sagt av heimasíðuni hjá hjá taks um um tvískatting øog har stendur at í viðurskiftuni við lond sum føroyar ikki hava tvískattasáttmálan við verður linking givin eftir reglum í føroysku lóggávuni longur niðri stendur at tann vanligi linkingarhátturin í í hesari lógini í kapitalvinnuskattalógini eru maksimeraður kridiktir altso eg eru fleiri metotur at at altso fleiri tríggir ymiskir linkingarhættir sum varð nevndir og tann mest vanliga er soeisin her maksimeraður kridittir og so stendur um maksimeraði ein kriditt at í hesum føri verður uttanlandsinntøkatald við tá skattskildaga inntøkan verður gjørd upp í føroyum tvískatting tvískattingin verður síðan avtikin við at skatturin av global inntøkuni alts tavisiga føroysk inntøka og útlendsk inntøka í føroyum verður linkaður við tí skatti úr goldinum í øðrum landi av tí inntøkun sum stavar fyri hesum landi tó við tó við ávísum ha mørkum altso tað verður tað verður tikið við í roknstykki tað sum hann arbeiðir uttanlands og og so so fær mann altso mann verðar ikki vendliga skattaður dupult sjálvt mann ikki hevur eina tvískattaavtalu men so verður nakað nevnt um eitt hámark her og aftur har havi eg upp aftur fleiri spurningar hvørji hámark er talan um tá ið mann ikki hevur eina avtalu og tað tað stendur meira um tað men sum sagt spurningurin eg siti við er altso hvør er munurin er tað alneyðugt s er tað alneyðugt at vit hava so nógvar tvískatta avtalur sum møguligt ella kann akkurát hetta her við lynking altso kann tað faktiskt vera nóg gott í summum førum altso kunnu kunnu vit liva við tí ella er tað kanska tann betra loysnin øhso eg eri ikki líka sannførdur enn sum undanfarni røðari karlot hergarsson um at at vit skulu hava tvískattaavtalur allastaðna uttan at fingið betri innlit inn í hetta her og greiða á hvat vendir upp og niður í at hava ena avtalur og ikki hav ena avtalu tað er handilsskipini sum millum annað sumgera vart við hetta her øh men vistu tey fáa ein fyrimun hvat merkir tað fyri restina av landinum øfyri landskassan og aðrar vinnur at mann ger eina sóru avtalu og tað er akkurát tað sum bjarni hammer var inn á a vit mugu onkursvegna fáa eina greining ella fáa eina meting av hvat hvat tað merkir fyri okkara búskap at mann ger tvískattaavtalur áðrenn vit bara í óumverki leypa og gera tvískattaavtalur við øll londfrú forkvina
takk fyri ja takk fyri næsta røða er ruth vang landsstýriskvinna í fíggjarmálum ger so væl
takk fyri frú forkvinna vit viðgera eitt uppskot frá sambandsflokkinum har ið mann skjýtir upp at løgtingið heitir á landsstýrið um at viðgera og leggja fyri løgtingið eina frágreiðing um hvussu ferast ska fram við tí fyri eyga at fara undir samráðingar um at fáa fleiri vísavtalur fyri føroyska handilsflotan skippingvinnuna og annað og íblásturin til uppskotið sum eg skilja kemur frá lutvíst einum ynski frá reiðararfelagnum fyri handilsskip og eisini frá tí arbeiðinum sum er gjørt í sambandi við vakstrarforðum har sum tað verður víst á at tað hevði bøtt um kappingarføri hjá føroysku vinnuni hav fingið fleiri tvískatta sáttmálar og tað hevur her í viðgerðini í dag komið fram at tað er ávíst lond mann serliga hevur áhuga í og eisini kanska serliga avbjóðing u mann hevur ymsa staðni hetta eit áhugaverti uppskot eisini tí tað gevi eisini mær sum nýggjum landsstýrisfólki at seta meg inn í nøkur viðurskiftir og hetta við við skattið sum heild er nokk so samansett

men men tað er soleiðis at fíggjarmálaráðið metir alsamt um tørvin á nýggjum altjóða avtalum føroyar hava tvískatta sáttmálar við okkara grannalond tað vil siga hini norðurlondini og bretland og harumframt sum onkur hevur verið inni á í dag so eru donsku avtalurnar við sveis og india tær eru sum tað so fínt eitur teritorialt víðkaðar til eisini at fevna um føroyar tað vil siga at at donsku tvískattaavtalurnar við india og sveis eru galdandi fyri føroyar men bara tær umframt tær vanligu tvískattaavtalurnar hava føroyar sokallaðar miniavtalur tavil siga at tær bara fevnað um likamligar persónar ikki feløg og sjúppingaavtalur har sum tað bara snýr seg um altjóða ferðslu men bæði á sjónum og í luftini sum eg havi skilt við bermjuta bretsku jomfrúoyggjarnar keymanniland eilatmenn gørn se og jørsi onkur hevur undir viðgerðini víst á at hetta er lond sum vit kanska einamest kenna fyri serliga skattaðsum skattavinarlig lond og hví hví er tað júst hesi londini tað havi eg ikki nakað svar uppá men tað hevði kanska verið vert at at kanna umframt tvískattaavtalurnar so hava føroyar aðrar altjóða skattaavtalur við hundrað og fimmogfjøruti lond seksogfjøruti bilaturalar avtalur meðan hinar avtalurnar eru umvegis nantin tvískatta sáttmálar ella sonevndum multilaturalu konventiónina og ein konvensjón sum upprunaliga var ímillum limalondini í osd og europaráðið men sum síðani er víðkað til eisini at fevna um onnur lond so her eru her eru skatta viðurskifti við nógv onnur lond enn enn hesi sum eru nevnd nakrar av áðurnevndu avtalunum eru tó ikki komnar í gildi enn men tað eru lond sum vit kanska ikki hava so øgiliga nógv við at gera til dømis benin burturkina fasu gabon honduras mata gaskar og so víðari føroyar eru nú vit vóru inni á hetta her við við serliga skattaðvinarlig lond so eru føroyar limir í gloðbóforðum og tað sum vit kenna sum ef bsx sum vit eisini hava viðgjørt her í løgtinginum av og á og hetta eru altjóða torg sum arbeiða fyri umbýti av skattaupplýsingum og størri gjøgnumskygni ávikavist einum rættvísari býti av skatta inntøkum hjá størstu multinationalu samtøkunum í heiminum og tað at verða limir í hesum felagsskapinum tað er sera tíðarkrevjandi hog tað er kanska eisini viðvirkandi til at mann hevur havt minni orku til at arbeiða við tvískattaavtalum tí sum eg skilji so er tað tað er eitt øgiliga tíðarkrevjandi arbeiði

annars er tað soleiðis at tað eg gennerelt galdandi og tað er við fyrivarni at eg havi skilt hetta rætt vissi tú arbeiðir uttanlands men burtur í føroyum so er tað soleiðis at tann skatturin sum tú rindar uttanlands óðansæð verður trektir frá tí skattinum tú rindar í føroyum soleiðis at tú kemur ongantíð at gjalda meira enn tú hevði goldið í føroyum við somu inntøku eg veit ikki akkurát um tað eru serliga treytir galdandi tí viðvíkjandi viðvíkjandi familjuni annars og so víðari men um áhugi er fyrití í fíggjarnevndini so koma vit fegin eisini saman við serkonum skatta serkonuna um fólkið sum kunnu greiða nærri frá og eisini greiða nærri frá hesum ymsu avtalunum sum longu eru galdandi og eisini hvat fyri avbjóðingar eru í at fáa nýggjar avtalur

ja eg havi ikki so nógv at leggja afturat men eg fari sjálvandi at gera nítt til at fáa hetta málið lýst nærri og komi fegin í fíggjarnevndina um so nevndin ynskir tað at viðgera málið nærri
takk eytis hart ma niclasen ein viðmerking ger so væl
jú takk fyri frú forkvinna egvilgjana takka ruttivang landstýriskvinnunu fyri at vísa væl vild fyri at fara í gongd við at kanna hetta málið nærri sum eg haldi vit hava hoyrt her í dag so er tað nokk nógv fólk inni her sum kenna for lítið til tvískattaavtalur og tað sum fylgir við har men vinnan hevur ofta og og leingi biðið um at mann skal skaffa fleiri tvískattaavtalur og eg hoyri tað r nógvartað er nógv forbehold sum verða tikin fyri hví man ikki koma víðari kanska er hetta akkurát løta nú at mann kannar hví so er og eventuelt gevur svar upp á nær tað so kann blíva

ger so væl takk fyri ja tí tað sýnist at vera eitt nokk so breitt ynski um at fáa sett í gildi altso serliga er tað her við atliti til kappingarførið hjá vinnuni so avgjørt haldi eg vit skylda bæði vinnuni okkum sjálvum at kanna hetta nærri og fáa lýst hvørðar búræðir eru og og eisini meta um stóra arbeiðis orku í mun til tað hvatn fara burturúr hesum avtalum so tað vil eg fegin sjálv eisini hava lýst píð takk fyri
takk fyri so vóru ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið til hetta málið og uppskot til samtyktar um tvískattaavtalur verður beint fíggjarnevnd vit fara víðari skránni í dag og vit fara til fyrstu viðgerð av tingmáli nummar áttaoghálvfjerðs sum er uppskot til samtyktar um góðkenning av landsrokstkapinum fyri fíggjarárið tjúgu einogtjúgu og eg skal biðja um framsøgufólk framsøgugflólkini verða fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin erhard joensen fyri fólkaflokkin jacobvestergaard fyri tjóðveldi erling eitisgaard fyri framsókn hanna jensen og fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyrstur at røða verður johannes joensen ger so væl
mál sum fyri liggur nú er uppskot til samtyktar um at góðkenna landsroknskap fyri tvey túsund og einogtjúgu ogheta e ett uppskot til samtyktar

eg eri sjálvur ein av løgtingsgrannskoðaranum og vit eru fýra sum hava lagt hetta uppskotið fram eg atli mær at lesa eitt sindur upp av

løgtingið samtykkir at góðkenna rókskap fyri fíggjarágar tvey túsun og einogtjúgu við hesum viðmerkingum átalum og áheitanum um at fáa viðurskiftir í rættlag sum landsgrannskoðanin privatu grannskoðararar og løgtingsgrannskoðanir vísa á við viðmerkingum og í hjáløgtum frágreiðingum serligur dentur verður lagdur á hesi viðurskifti at eygalráð og stovnar ikki halda ásetingar í lógum kunngerðum og rundskrivum til dømis um at bjóða út vørur og tænastur og um at tíðaravmarka lønir at almenni almennar byggiverkætlaninr ikki eru góðkendar ella avhendaðar orsaka feilum og manglum at samskipanin millum stovnar ikki nøktandi til dømis í sambandi við umsitingarfass at innaneftirlitið hjá nøkrum stovnum ikki nøktandi at fíggjarstýringin av verkætlanini landssjúkrahúsi útbygging hevur ikki verið nøktandi og til seinast at grannskoðanin grannskoðarin ger niðurstøðugt við tillagingum orsakað av skeivum tíðaramarkinum í roknskapinum hjá apoteksverkinum landssjúrahúsinum og ktøki heilsuverksins viðmerkingar afturat frá løgtingsgrannskoðaranum eru sambært løgtingslóg um grannskoðanin á landsrokskapinum v við meiraskoulu løgtingsgrannskoðararnir ansa eftir at allar inntøkur landsins eru settar rokskapin og at eingin útreiðsla er goldin uttan heimildu fíggjarlóg ella aðrari játtanarlóg løgtingsgrannskoðaranir ansað eisini eftir at rokskapurin er rættur og at tær avgerðir sum rokskapurin fevnir um eru samsvarandi veittum játtanum galdandi lógum og fyriskipanum verandi avtalum og vanligum siði harumframt verður ansað eftir at tað er hóskandi atburð í fíggjarliga í sambandi við umsiting av ognum og viðvíkjandi rakstrið av teimum stovnum og tí virksemi sum rokskapurin fevnir um sambært grein nítjan í lógini skulu løgtingsgrannskoðararnir í seinasta lagi ellivu mánaðar aftaná fíggjaráðrið er liðið leggja fyri løgtingið og uppskot til samtyktar um góðkenning av landsrokskapinum saman við viðmerkingum sínum uppskot til samtyktar fyri fíggjarárið tvey túsn og einogtjúgu nátdi ikki at verða lagt fyri løgtingið áðrenn tingið fór heim í sambandi við valið varð útskrivað níggjuna novembur tvey túsund o tveyogtjúgu nývaldu løgtingsgrannskoðararnir hava gjøgnumgingið landsroknskapin fyri tvey túsun og einogtjúgu við støði í frágreiðingum frá landsgrannskoðanini og privatum grannskoðanum tviðmerkingar frá løgtingsgrannskoðarni er í hesum brotum og tað er í tríítali frágreiðing um frávik millum játtan og nýtslu viðmerkingar til ársfrágreiðing frá landsgrannskoðanini og nummar trý frágreiðingar frá privatum grannskoðarum og síðan nógv annað at lesa í hesum her men eg fari ikki á dúkk in í alt tað eru nøkur økir sum eg kann nevna kanska útjuppá eitt sindur og tað er serliga í sambandi við eitt sum gjøgnugangandi mann sær í tá vit gjøgngangu roknskapirnar tað er ella landsroktskapin tá sær mann týðiligani teð at útbjóðing er g nakað sum ikki altíð verður praktiserað rætt mann sær oftani at stovnar og ráð hava lyndi til at snúgva seg rundan um at bjóða verkætlanir út eisini at bjóða tilboð út og tað er soleiðis at tá tú hevur eitt eina verkætlanini ella eitt einav íløgum sum sum umanfyr fimm iliónir so skal tað bjóðast út og tá tað ikki verður gjørt so er tað ikki fylgt sambært reglugerði og tí eigur mann at fáa tað í rætt lag tað er ein óskikkur ikki at bjóða út tað r verður nógv frammi eisini í miðlunum spurningurin er um tú fært tann rætta prísin tá ið tað ikki verður boðið út alment ella hvussu boðið út so er t hetta við at keypa ella hava fleiri veitara tá ið tú keyp nakað sum er omanfyri hálvtrýss tússun krónur a reglukevurin sigur at omanfyri hálvtrýsstúsumkónum skalt tú helst hava tveir veitarar so tú fært tan rætta prísin og tað verður í øllum førum ikki altíð gjørt tá mann skal keypa eitt eitthvørt og tí er tað eisini nakað sum at átalast tí tað sum uppgávan hjá okkum er ella hjá stovnunum hjá landinum er tað er at fáa so mest fyri skattakrónurnar sum verða rindaðar og í fleiri førum er tað ikki nøktandi tað sum verður gjørt ikki so tað er blivið frægari og fleiri ting eru fingin í hta er hetta er ein rokskap frá tvey túsund og einogtjúgu og summi viðurskiftir eru fingin í rætt lag til í dag men tað kemur so fram í komandi roknskapi fyri tveyogtjúgu

annað sum hevur verið kritiserað eitt sindur av okkum her eisini tað er at mann ikki hevur nóg nógv innaneftirlit á stovninum altso eftirlit við hvussu mann mannagongdir og hvussu mann til dømis ger og tað eru nakrar stovnar sum veða nevndhir eg veit ikkium ann skal fara inn á tað men tað er til dømis tað tá mann hevur

var undir mentamáli meini eg tað var við stutna og øðrum har sum mann gevur stuðul til til dømis næmingar sum eru givnir at lesa at man ikki hevur eftirlit við tí tað er átaluvert og tað hevur verið frammi fleiri ferð at mann má royna at fáa eftirlitið inni í stovninum í rættalag har er eisini batar gjørdir og vónandi eru mannagongdirnar broyttar soleiðis at mann fær skil ág eitt annað sum verur nógv frammi tað er eisini viðlíkahald av landsinsbygningunum har varð varð ført frá at mann hevði játtað tveyogtjúgu milliónir her í einogtjúgu har sum eftirsleipið ella tað sum mann hevði brúk fyri var fýra hundrað og hálvfjerðs miliónir har meina grannskoðanini at tað er átaluvert at mann ikki játtar tær pengarnar sum skulu til fyri at halda landsins bygningar viðlíka tá mann ikki ger tað jamen so fær mann ikki so mest fyri pengarnar tí í fleiri førum sum mar noyddir at koma aftur umaftur tá kostar tað nógv meir pengar eitt annað problem á hesum økjunum er eisini tað at landsverk varar av øllum bygningum men tað r vistu nú stovnarnir royna at eyðmerkja feilir so kanska er áhugin hjá stovnum er ikki so stórir eyðmerkjar feilir tí teir fáa ikki nakað altso teir sleppa jú ikki at gera tað sjálvir tær jú landsverk sum ger arbeiðini og fær eisini tær sparingarnar sum eru í teirra part tavsa at stovnarnir hv ábyrgdast ikki fyri um bygningarnar eru í í góðum standi ella vánligum standi tað er jú landsverk sum byrgd ábyrgdast allar bygningarnar spurningurin er um um stovnarnir skulu hava størri ábyrgd og eisini skyldir og eisini fáa pengar til at gera tað sjálvur men soleiðis skipanin í dag at tað er landsverk sum ger á arbeiðinu tað kann vera eitt sindur keðiligt at ábyrgd fyri bygningunum og játtanin ikki fylgjast og tað kannkanska skuldi tann skipanin verða endurskoðan soleiðis at teir teir bygningar stovnar sum vara av teimum bygningar at teir fáa ábyrgdina eisini at halda teir og so er tað eisini verðið kritiserað kann g nevna okkurt dømi afturat tað er at mann ikki hevur avgreitt hvør eigur ymiskar bygningar land ella kommunur soleiðis at at summu bygningarinum soleiðis at landið heldur bygningarnar líka men taðer ikki tað erikki avgreitt um um landið eiður bygningarnar ella um tær kommunurnar sum eiga ogtí hevi viðlíka heldur mann bygningar sum man ikki igur tað er heldur ikki nøktandi tí eigur mann at fáa greitt tilskila hvør eigur ábyrgdina fyri bygningunum og hvør eigur bygningarnar soleiðis at mann ikki brúka pengar til nakað sum manikk er at brúkar pengar til hetta er bara nøkur fá dømi e eg gangi út frá at tey sum koma aftaná meg eisini hava teir grannskoðararnir hava eisini nakrar viðmerkingar til onnur viðurskifti hesum viðvíkjandi

egeg haldi í hvussu er at mann má ansa eftir í føroyum vit hava smá forrold her at mann ikki ger at at mann ikki ger tað soleiðis at mann biður fólk gera arbeiðir sum mann kennir ella í familju við ella tað fór tað má vera gjøgnumskygt tað sum mann ger og tað er ein vandi á nógvum í nógvum viðurskiftum haldi eg tá mann sær ger roknskapinum at mann má ansa eftir at mann ger tað eftir reglum og og fyriskipani soleiðis at tað vil bjóða út helst alment soleiðis at mann fær tann rætta prísin fyri tær uppgávur umskuldu gerast tað haldi er er rættiliga rætiliga annars eru fleiri onnur viðurskifti sum tit kunnu lesa eisini men tað vóru eisini onnur sum koma at greiða frá her uppitakk fyri
takk fyri tað er ein viðmerking frá honum jens
jensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ja eg festi meg við hendan her partin sum snúði seg um viðlíkahalda bygningum og hatta er rættiliga áhugavert eisini mátin sum jóhannes joensen hugleiðir um um hvussu mann kundi broytt ábyrgdarbýtið ella plasera ábyrgdina av bygninginum og so mer so var tað hitt við hvussu nógvur peningur verður settur av til tað oharhar er ein stórur partur av ábyrgdini her í húsinum at tingið setur av soleisnar tað ber til hjá landsverki sum varar av teimum í dag at fara út og og iðlíkahalda og tað smhetta snýr seg øgiliga nógv um orkunýtslu hettað snýr seg um at fáa bygningar at vara og at teir ikki nýta ov nógva orku vit tosa øliga nógv um at umleggja við orkukeldum men hetta her er ein øgiliga ngmkð partur í mun til orkunýtslu og at mann gagnnýtir orkuna væl og ikki bara hitar sum mann sigur rúmdina takk fyri frú forkvinna
jannus joensen ger so væl
takk fyri fyrispurnigin ja tað everður ført fram fleiri ferðir hvussu trupult er at halda bygningar og eisini viðakervi og annað hjá landinum vlíka visti man ikki fær nøktandi pening til at gera tað men tað er ikki bara peningur sum krevst tað krevst eisini samskipan hvussu tað verður gjørt eg hugsi at vissu ábyrgd av bygningurin ikki fylgir pengum altso pengarnir ikki fylgja ábyrgdini so so kanntað ve eintrupulleiki tí at tað kann gott vera at fleiri ting ikki verða gjørd tí man ikki eyðmerkir tey mann hevur ikki áhuga í at eyðmerkja tey kanska tí mann fær ongan ágóva av at gera tað tavlsegar játtanivirðurskiftir hægri ella ella ein sparing gagnar tæir ikki sum sum sum stovnur a tað kann gott vera at mann burdi hugt meira eftir tí at fingið ábyrgd at fylgt við játtanim soleiðis at men mann hevur nú einaferð valt tað at landsverk skal umsita allar bygningar og so so er tað tað mann ger nú men spurningur er um mann kann gera eina eina ein aðra skipan ella ella kompinera eina en komfiratión so stovnarn eisini fáa eina ábyrgd og á góða tíð takk fyri
taks tann ásti røður er har joensen ger so væl
landsfrátskapurin sum er til viðgerðar í dag uppskot til samtyktar um at góðkenna landsrotskapin fyri tjúgu einogtjúgu

eftir at hava gjøgnumgingið ta valaverkið sum eru komið frá landsgrannskoðanini tað er landsgrannskoðan sum hevur ábyrgd av at grannskoðan okra játtanarskipan okra stovnar og tað hava løgtingsgrannskoðarani so saman við landsgrannskoðanini gjøgnumgingið og hetta er so uppskotið sum er komið til samtyktar um at góðkenna rotskapin summi formaðurin hjá løgtingsgrannskoðaranum johanes joensen nevndi so eru tað nøkur afturvendandi viðurskiftir sum eg haldi koma alt fór ofta fram tað eru ár aftan á ár aftan á ár so verða nøkur viðurskiftir

ávíst og eitt av tí sum johannes joensen brúkti eit sindra tíð uppá tað er nemliga hetta her við útboði av vørunum tænastum og útboði ella manglandi útboðið av millum annað viðlíkahaldi bygging sum sorterar undir landsverki tað eru tvær ymiskar skipanir tann nein tað er eitt rundskriv sum hvar ið tað verður álagt stovnin at leggja at leggja keyp av øðrumtænastum út á ein keystportal ein almennan kestportal soleiðis at øll sleppa at bjóða bjóða seg fram og so er tað hin skipanin sum er regulerað í í listatiónslógini tað vil siga hvussu mann bjóðar arbeiðir út serliga

tað skal veruliga strammast upp eg haldi at okur okur hava skyldu til sum ein almenn skipan tá ið ið í í almennu stovnar við almennu pengum skulu keypa vørurutænastur úti hjá tí privata so hava okur eina skyldu til at fylgja teg upp at tað verður gjøgnumført okur koma samsýnlivís at fáa tann besta prísin fyri tað okur kunnu sjálvandi okur skula fáa mest møguligt fyri hvørjar krónu sum okur játta her ír tinginum men samstundis skulu okur geva javnbjóðis rættindi til øll okra vinnurekandi at sleppa at bjóða upp á uppgávur sum hoyra til tann almenna geiran tað er ikki meira enn rætt og rímiligt at okur tryggja at allir okara borgarar hava sama rætt til at sleppa at bjóða upp á sovorðnar uppgávur og tað verður seg bæði smærri keyp av vørumtænastum men eisini byggiverkætlanir størri og smærri byggiverkætlanir sum landsverk stendur fyri

er nevnt í frágreiðingini frá landsgrannskoðanini sum løgtingsgrannskoðaranir hava hugt eitt sindur eftir tað er millum annað fastskipan fásskipanin er kanska eitt sindur aktuell tí at hon hevur verið jú viðgjørd í í tí almenna rúminum um hvussu hvussu hon fungerar tá skipanin er ein neutral skipan tað er ein skipan hvar ið tú tekur pengar inn í skattið og tú faktiskt skalt tú útli vera somu upphædd aftur til tey reiðaríini sum eru skrásett í fass

ø vissi okur hyggja eftir einogtjúgu ogtjúgu so so sær tað út til at tað eru at tað eru nakað meirkraft inn enn verður kraft út og ið fylgið eina frágreiðing sum okur hava fingið frá landsgrannskoðanini so er tað simpulten upp á grund av at at tað er okkurt reiðarí sum ikki krevur pengarnar afturgolnar sum tey annars hava rætt til men eitt sum eg kundi hugsað mær at tikið tikið fatur í viðvíkjandi farskipanini tað er at tað verður nevnt eisini í frágreiðingini at tað sum mann kundi hugsað sær var púra logiskt tað eru tveir stovnar sum umsita fasskipanina til sjóvinnustýrið sum góðkennir umsóknir sum koma inn ella avvísir og so er tað taks sum umsitur skattaskipanina og tað sum okur hava fingið at vitað tað er tað at tað er einki sum helst samband ímillum samarbeiði samstarv í millum teir báðar stovnarnar og tað haldi eg er eitt sindur løgið og tað haldi eg eru átaluvert tá tað eru tveir stovnar sum umsita eina skipan tí har fara faktiskt rættiliga nógvir pengar aftur og fram sjálvt um skipanin neutral ta vil siga at tað feri líka nógv inn sum kemur út so skulu okur tryggja ingum at tær skipanar sum okur hava sum hava eftirlit við hesum her at tær arbeiða saman og at tær tryggja at ella fáa gjørt eina sera einkla skipan um hvussu mann umsitur efta soleiðis at attað ikki verða sett spurnartekin frá politisku skipanini frá almenninginum um hvussu fasskipanin fungerar tað haldi er týdningarmikið

tað er tað sum landsgrannskoðan hevur nevnt í viðvíkjandi manglandi periotiseringum tíðaramarkingum hjá stovnum og tað verður nevnt millum annað hjá apoteksverkinum tað verður nevnt hjá landssjúkrahúsinum hvar ið perioriseringar gera tað at visti tæð vórðu gjørdar so hevði nýtslan verið leðri fyri apoteksverkið snýtra seg um seks komma seks milliónir sum nýtslan hevði verið leðri og fyri landssjúkrahekið hevði tað verið knappar fimm milliónir sum tað hevði verið legri tað er viktigt tá ið ið mann hevur mann hevur perioriseringar av einari orsøk og tað er at roknskapurin skal vera so rættvísir sum yvirhøvur møguligt

tí er tað átaluvert at perioriseringarnir ikki rættar og tað haldi eg at stovnarnir skulu tá skulu stovnarnir taka í eygnabarm tí piroriseringar kunnu brúkast til at flyta nakrar útreiðslur trýstur ím ár fyri at

eitt mál sum eg má taka fram eftir sum eg nú komi harsuðuri frá og eri eitt sindur innvolveraður í tann kommunala geiran eisini tað er ati í ellivu bleiv hamragarður ellisheimið suðuri hjá kommununum í sigrið helt av suðuroynni bleiv hann tikin í nýtslu nú hava okur tjúgu trýogtjúgu taðvlsjað tað eru tólv ár farin bygningurin er statuvek ikki avhendaður

har liggur ein twistur í einum stakamáli upp á sirka ellivu milliónir okur vita ikki enn ella tað sum okur hoyra á staðnum tað er tað at hesar ellivu milliónirnar sum landsverk tosar um tðr eru alt alt for lítið tað skal nógv meira til fyri at fáa

ella ella at at fáa útbetra teir manglar sum eru í á á hamragarði og tað er ikki í ordan tað er ikki í ordan fyri politisku skipanina men tað er sanniliga heldur ikki í ordan fyri kommunurnar kommunurnar hava ikki enn tann dag í dag tólv ár aftaná bygningurin er tikin í nýtslu fingið yvirtikið bygningin og tað er púra púra holið í høvdið og eg eri bangin fyri at svarti per til síðst kemur at enda hjá kommununum

so eg fari at heita á landsstýriskvinnuna um at fáa kanna hetta málið tí tað hevur sera stóran týdning fyri kommunurnar og tað hevur øgiliga stóran týdning visi tað er soleiðis at kommunurnar koma at standa við svartaperi tá tað snýr seg um yvirtaka og at betala fyri teir manglar sum nú eru gjørdir á

eitt sum eg líka ætli at nevna afturat tað er hetta her við almennum stuðli okur hava almennar stuðulsskipanir sum skulu stuðla upp undir ymisk ymiskar verkætlanir innan fyri umhvørvið innan fyri vinnuni innan fyri træplanting og og tað er eitt ótal av skipanum í fleiri førum so verður hesin komhesin stuðulin sum mann kanska ætlaði skuldu veitast til eldsálur til fólk sum høvdu hug at at arbeiða við ymiskum tingum sover tað veittur til almennar stovnar

og tað haldi eg at mann skal taka og og gera eina heilt nýggja reglugerð fyri hvønn hesar her hesar stuðulskrónurnar sum okur velja at áseta fíggjarlógini her inni hvønn teir verða veittur til at tað skal ikki verða til bara til almennastovnar til eina nýggja og hægri játtan enn hvat ið tey annars hava fingið á fíggjarlógini takk fyri frú forkvina fór tíðin
víðverri ja takk fyri næstur at røða verður jakob vestergaard ger so væl
landsroknskapin fyri einogtjúgu og tað kann tykjast eitt sindur undarligt at okur nú í trýogtjúgu viðgerðarokniskapin fyri einogtjúgu men tað eru givnar orsøkir til tað sum undanfarni røðara verðir inniá okur hava nakrar eftirlitsskipanir sum skulu tryggja ati tingini fara rætt fram og at í hesum førinum at pengarnir skattaborgaranrs pengar millum annað verða rætt brúktir og verða brúktir til rætt endamál og atiansa eftir og fylgja upp at tey sum fáa litið upp í hendir at stýra teimum ymisku játtanunum sum løgtingið játtara hvørjum ári á tað verður útynt soleiðis sum lógurreglur fyriskrivað at tað landsgrannskoðarin er ein av teimum stovnunum sum hevur tað til uppgávu og har verður gjørt eitt væla verk á hvørjum ári har mann hyggur roknskapin ígjøgnum øeg havi onkuntíð hildið at mann tekur kanska ví so lætt upp á tað sum landsgrannskoðan ella løgtingsgrannskoðrararnir eru komnir við sjálvur havi eg øgiliga nógv aá tíðindi av verið í politisku skipaninir sitið kanska hinmynnaborðið verið ein av teimum sum við uppgáva frá løgtinginum hava eg sitið umsitið ymiskar játtanir og tí sett eitt sindur kanska frá tí vinklunum eg síggi eisini nú og tað er ein av teimum viðmerkingum nú at øll landsstýrisfólk teysvara seg til tíðina og tí koma viðmerkingarnur ikki til tíðina og tað er átala í hesum frá løgtingsgrannskoðanum og tað haldi er tað haldi øgiliga harmiligt at mann ikki tekur tað í meira í álvara enn so at mannkanska drálar við at svara tí tað skal mann og sjálvandi skal mann tað

annars er tað at siga yvirskipað áðrenn eg farin niður í onkrar av hesum her smálutinum ati tað er blivið øgiliga nógv betur tað við ati halda kann mann siga tað er reglur sum er fyriskrivari hesim viðvíkjandi ígjøgnm øllum førum ígjøgnum ta tíðina sum eg havi hesi tjúgu árini síðani eg treyn inn um hesa gáttina so mann kann so siga tað at uppgávan ella tað sum landsgrannskoðanim og løgtingsgrannskoðararnir hava gjørt um tíðirnar sjálvt um tað kann tykjast møtimikið uppí saman at ávísa nøkur ting at tað allíkavæl eydnast at tað blívur at tað blívur betur og at mann mann fylgir upp og og syrgir fyri at tingini er í ordan soleiðis at skattaborgarins pengar verða brúktur optimalt nú var v undanfarni røðarar jóhannes joensen løgtingsmaður og erhardjoensen løgtnsmaður verið inni á nøkrum av hesum ymisku játtanunum nøkur av teimum tingunum sum hann hevur átala av nøkur av teimum tingunum sum mannumfílst fílst at og eg haldi tað var erhard joensen sum nevndi hetta her við at løgtingsgrannskoðarin undan stov á stuðul o fleiri førum verður veittur tir kommunum og almennum stovnum og til feløg frammanundan fáa hjartajáttan hta her við hesum ymisku hesum ymisku stuðlunum sum eru til unghvørvistiltøk til træplanting til tæplanting um og og annað og har kann mann har kann mann so har kann mann so nevna nevna onkra hasum stuðulsjáttanunum til um

verður har verða almennir almennir stovnar fáa fáa parta av hasum stuðlunum sum tjóðshavni havstovan og og fiskaaling og annað og onkursvegna havi eg eisini hildið at tað er øgilia umráðandi at hesir stuðlarnir verða sum erard joensen er inni á laknir til tær eldsálur kring landið sum sumikki eru partur av fíggjarlógini ikki eru partur av teiri teirri almennu skipanini at tær fáa hetta her við træplanting var eisini inniá og tað seðr mann ati kommunur frá stuðul frá landinum altso hví hví skal mann stuðla tí kommunala kommunala geiranum til tað

fekk klaksvíkar kommuna stuðul til at umvæla ein svimjihyl í í svínoy alt gott um tað fínasta slag men hví skal klaksvíkar kommuna fáa stuðul frá frá eini einum útoyggjastuðli til at umvæla ein svimjisvimjihyl í svínoy altso tað tað er sovurð nakað sum tað er bakatellur í pengum men tað tað skera eitt sindur í eyguni fyri at kava eitt sindur niður í tað sum erard joensen var inni á vist ikur hyggja stuðlunum tiltiltøk til børn og ung sum eg hevði ímyndaðum fortilsa her hjálparfelagslagsar sum eru hesi frívilji sum eru rundan um børn og ung í hópatalið í landinum so sær mann ati tað er kommunur sum kommunur fáa rættiliga stórar stórar upphæddir til dag tórshavnar býarshavn hhví skal tórshavar kommuna frá stuðul frá landinum til tórshavm á býarsavn ogum mann kann so mann kann so fara til eina rúgvu av sovnum minni stuðulin so maramargainfabriki margarinfabrikkin fer altso hvat er margarinfrabrikkin fyri nakað eta ikki nakað sum kommunan setur á stovn og og buri og burð hví skal hví skal landið stuðla á stovninm tað er tað sum eg haldi ikki er eitt sindur sindur í eyguni

av almennum almennu bygningum persónliga haldi eg fyri ati viðgera teg eina lítla løtu persónliga haldi eg tað ati að átti at verið soleiðis at umvæling av almennum bygningum bar ábyrgdin hjá teimum sum umsetu du bygningin umsøgdu øki tey sum hildu í tell í einum bygningi tað verður ein l annar stovnur skuldi havt tað skuldi verin partur av játtanin hjá viðkomandi stovnliga syrst fyri at bygningurin var í ordan nú vaskar mann hendur sigur nei til landsverk til landsverk sum hevur ábyrgdina tað var skeivt eg haldi at tað skuldi verið tann sum situr í bygninginum í ábyrgdinabygninginum tann stovnurin tán landsstýrisfólki ella syrgi fyri at bygningurin varð vilíkahildin av tanna játtan sum mann fer til rakstur av tí ávísa rakstrar staðnum og nú var eru øgiliga stór tøl sum mann tosar um eru eftirsleip og esin við øllum tí sum landsverk kemur við tað trúgvi eg einki peti uppá tey tølini eru sum ellum onnur tøl teir koma við tað havi eg verið for leingi her til at trúgva nakað sum helst uppá men hvat eftirsleipi hvat eftirsleipi er tað tað skal ð tað veitst tað veitiskt v ikki meni eg haldi ati tað er hevði verið nógv betur av ta tann ávísa stovnurin sum syrgir fyri viðlíkahaldið av bygningin av teir játtanin fekk heldur enn tað skal liggja hjá onkrum øðrum so so dettur tað niður millum so dettur tað niður fleiri stólar og eingin eingin hevur eingin hevur ábyrgdina mann kundi brúkti alla talutíðina upp á hetta her við bygningum erhard var lítiðsindur inni á tí um hamragarð hann var ikki handaðu kommununi enn ellivu ella tólv ár aftan á hann hann er bygdur glasir eru ikki endaliga góðkent enn brunamessiga hví hví ger mann ikki tingini og fer tey avgreidd og soleiðis at atalla tíðin hetta hetta her hetta eftiretta etirsleipið etta eftirsleipið er og tað haldi er tað haldi eg forvánaligt og tað hevur mann ár út og ár inn fíggjarnevnd hevur og grannskoðan hevur gjørt viðmerkingar og øll er samd og og so hendir ikki meir enn tað hetta her við stýringum av verkætlaninum og í dag hevur mann viðgjørt tvær byggiverkætlanir tað er al for nógv av tí sum ikki heldur al for nógva tí sum eg ikki heldur og tað kundi mann brúkt eina lúgva tíð til at viðgjørt h landsgrannskoðanin hevur eiftir umboðin frá løgtingsgrannskoðaninum gjørt eina frágreiðing um hábygningin ta byggiverkætlanina tann frágreiðingin er á trappuni so gangi út frá tað verður tað verður útgreinað har hvussu kað pyggjaríið hevur er farið fram og um landsverk nú og um landsverk nú veruliga hevur fylt upp upp á øgiliga kritikkin sum var fyri nøkrum árum síðan her frá tingsins røðarpalli um manglandi stýring millum annað tá ið glasur bleiv bykt takk fyri frú forkína
takk fyri fleiri viðmerkingar johannes joensen
fyrsta ger sovæltakk fyri frú forkvina ja jakubvestegaad kom inneitt sindur inn av hetta her við við álvara í átalum um landsýrisfólk tótu í álvara tá ið frágreingar koma for seint inn og í síðstu løtu e eg kundi bara hugsað mær at spurt hann um avleiðingar í grannalondunum hvussu grannalonduni gera um jakuvestegard veit eitt sindur um taðtakk fyri
takk jakud vestegaard ger so væl
takk fyri frú forkvinna ø aðrastaðni verður tað tikið gøgiliga stórum álvara tað sum grannskoðanum tað sum svarar til okra landsgrannskoðan og løgtingsgrannskoðan kemur við og samanberikur avstaðnir við við danmark tá ið ráfrágreiðingar koma har við kritikki av ymiskum slag so verður tað tikið í øgiliga stólum álvara og tað fer og tað fer avleiðingar og tað er tað sum er viktigt við eina slíkari eftirlitsfunktión sum landsgrannskoðanin er og løgtingsgrannskoani so eri at mann fylgir upp og syrgir fyri at tingini verða gjørd soleiðis sum fyskriva er alt annað er ikki aseptabkt aðrastaðni fer tað nógv størri avleiðingar erher hjá okur men eg haldi at okur sovíðari tað rundan um glasir og alt tað tað fekk eisini ávísar ávísar avleiðingar í okra skipan men spurningurn er um mann hevur rætta seg eftir kritikkinum og tað tað vil so vísast tá ið frágreiðingini um um hábygningin kemurtakk fyri
takk síðani er tað beini johannesen
svætakk fyri frú forkvina ja jakobvestegur var inni á nógvum ávardum tingum og millum annað tað sum stendur í hesin uppskotinum nettupp viðmerkingar til ymiskar stuðulsjáttanir og nakað sum vargjøgnumgangandi tá ið mann játtaði hjálparpakkar í korona tíðini tað var tað um so var at mann hevði eina játtan an stuðulsjáttan rakstrarjáttan á fíggjarlógn fróm undan so kundi mann ikki fáa burtur úr hjálparpakkunum ella beta mótrokna tísklagi tð eisini hava verið gott at kanska hava fingið eina líknandi skipan inn í kanska stuðulshjáttarin sum heild at tað er tað so sær at mann e frammanundan er á fíggjarlógini so er eingin grund til at mann fer inn í aðrar stuðulsskipanir ella visti er tí mann hevur tørvar á meira pengum so skal júst tann stovnurin ella hvat er hava fleiri pengar til tað ennta mann ætla at brúka tað til so ja eg undirist eisini á júst hetta her sumløggranskorin vísir á at mann fær stuðulsjáttanir sjálvtum man hevur ein játtan fvonn undan
takk fyri takk hjá
eg skogi ikki so væltakk fyri fólkum nátteg havi nokk eisini míni tíð sum landsstýrismaður túkt meg sekan í at veita stuðul til kanska stovnar sum eru á fíggjarlógini men eg havi eisini míni tíð tikið onkrar stuðlar av og tað var grúvlig sjangur um tað so mátti onkur sigast tú í starvi og alt møguligt men tað var so avleiðingin av tí eg haldi at stuðlar til ungurs tiltøk og annað skal ikki latast ungurstovuna ella ein annan annan so tað teir stovnarnir havstovanarnir teir fáa sína játtanina á fíggjarlógini og teir skulu ikki liggja og dyrgja eftir øðrum stuðlum sum burdu verið til ja meira til eldsálið kring landið sum hava eitt hugskot og sum kunnu prøva eftir her hugskotið av og tað er millum annað tað sum ber gjørt vart við her og at landið ella fíggjarlóginum vóru skulu stuðla kommunum tórshavnar kommunu til ymisk átøk ella klaksvíkar kommunu ella hvør dyr tað haldi eg ikki tað haldi eg ikki tað stuðlanin skulu vera til hatta er ikki stór biløpur men tað sker eitt sindur í eyguni at mann stuðlappar tann máta takk fyri
takk fyri handlaði eg
sen ger sovæltakk fyri fyri frú forkvinna ja tað var faktiskt eisini um hetta sama tí tað mar rann í hug tá ið jakobvestegaard tosaði um hesar stuðlarnar sum fóru út til kommunur men sum oftast er tað nógvir aðrir partar í sóvrðnum verkætlaninum so er tað jú faktiskt skrivað inn í stuðulsskipanina hjá vistut fara á einlands at at ein partur av tí verkætlanarstuðlinum sum fer út hann kann har verða kommunurnir positivt nevndar at tær kunnu eisini vera tær sum gera verkætlanir sum í ferðavinnumenning kann man siga vera stuðlaðar av av einum landseini landsfyritøku sumann kann kann kalla ta tað so bara fyri at taka eitt dømi um at har er tað faktiskt til ætlað ella mann hevur valta úr í hesum førinum sær út sum at tað kemur óvart á tingmannin at at kommunur er partar avhum verkætlanini hatta er áhugavert øeg veit kki um tað bara er ringt men hvussu kann tað virka kanska eitt sindur løgið
takk fyri frú forkvinna vestigaard ger so væl
a frú forkvina øhtað kemur í sjóvart á meg tí eg havi sætt tað nokk so oftani nokk so nógv ígjøgnum ígjøgnum skipanina og eg havi hildiðlgjøgnum árini eg havi hildið at tað eur verið verið undarligt eg haldi eisini tað er skeivt at visetser ogeilands skal stuðla kommunu hvat eigar kommunurnar sjálvar at taka sær av og tað er væl har tað er at mann nágreinar mann nágreina betri hvat hesir ymiski stuðlarnir skulu brúkast til tað haldi eg nokk so gott nógv nágreina men hvør eisini kann vera móttakari av ymiskum stuðlum eg síggi slett ikki at atlandpjóðast at stuðla kommununum til ymisku ymisk tiltøk tað eiga kommunurnar sjálvar at at skula taka sær av tað í øllum førum mín hugsan um tey tingini
takk erhard joensen
gersætakk fyri frú forkvinna medi jagu vestegaard tað verða ígjøgnum forkvinnuna nøkur gildi orsøk til at mann yvirhøvur tann tólv ár aftaná at ein bygningur er tikin í nýtslu standa enn í leysari luft hvar ið kommunurnar liggja við fullkomnari óvissi um hvar tær standa reint fíggjarliga við einum bygningi við einum ellisheimi hví heldur jagun vestegaard um eina sovorðna støðu
takk í øllum skeggir
ja takk fyri fyri forkvinnaana eg eri púra samdur erat joensen løgsmanni um at tað er ja fullkomiliga burturvið og á tal vert tí hat ta hervið í ein føldonkusvegni man umskyldast við at mann er sæð mn etaer eitt gera hetta mál og annað ja men balsigna verðuð so tær manglanir sum skulu gerast tað bleiv bar verri vist tú iskit bøtur um tað sum ikki eru í ordan beinanvegin sum bleivur skaðin verri og hann eur og skaðin blev størri og størri sum árini ganga og tí er okkurt galið við skipanini soleiðis sum honum samanskrúva tí okur hoyra oftan við at dre geraarætta mál og hvørtu gjørt við tað mann má fáa sovorðnið ting upp á pláss er okkurt gamal í vindlivunum hamragarði ella onkrum øðrum so ger mann tað beinanvegin mann kann ikkila ta at standa í áravís og sjálvandi tann kostnaametingin sum var fyri nøkrum árum síðan hon er ein heilt heilt heilt onnur í dag og tað er púra burtur við at kommunurnar so skuldi yvirtaka yvirtaka nú nakað og eina stóra rokning eina stóra rokning um mona hatta eigur okur at gera betur gera betur fram eftir og hatta er ein av teimum tingum sum mann hevur átalu her í og mann eigur kraftiar at átala
takk fyri næstura røða verður erling eiteskaard ger so væl
um tað mundið tá ið eg keypti mín fyrsta bil tá var ein bilmikanikari sum eisini seldi bilar og hesin bilmikannikarin hann gjørdi tað at hann keypti bilar frá fólki sum høvdu uppgivið tær tí har var onkur reyð lampa sum lýsti og sum bleiv við at lýsa kekk angin fjoolsiltur breykfeðiligur ella okkurt líknandi hesin bilmikanningarin hevði ein sovorðnan fittan klena langan borð a so hann tók bara og borðaði gjøgnum glasið á instrumentbrettinum og allan vegin inn í peruna og so sløknaði tann reyða lampan sjálvandi alarmurn var vekk problemið var loyst og bilurin bleiv lýstur til sølu

til viðgerðar í dag er eitt uppskot til samtyktar um at góðkenna landsrotnskapin fyri tvey túsund og einogtjúgu løgtingið samtykkir væntandi at góðkenna landsrotnskapin við nøkrum viðmerkingum átalum og áheitanum um at fáa viðurskiftir í rætt landsgrannskoðanin staðfestir at nógv er sum tað skal vera og at samanumtikið hildu flestu játtanir tað allarmesta er sostatt í lagi og tað sum er gott tað er ikki ringt men nøkur ting eru at fílast á og tað eru ikki bara smáting og fleiri teirra eru tíverri afturvendandi tað skuldi ikki verið neyðugt at nevnt hesi viðurskiftir meira enn eina fer her men tað tykist sum at onkur stovnar hava lyndir til at gera sum bilmikanikarin sum eg nevndi ignorerað á larmin og bora beint ígjøgnum peruna landsgrannskoðanin nevnir millum annað eisini at stovnsleiðslur eru sera seinar at svara tá landsgrannskoðanin biður um viðmerkingar saman er galdandi fyri landsstýrisfólk landsgrannskoðanin skrivar enn tá at hóast áminningar so fer hon í ávísum førum slett einki svar frá landsstýrisfólkum tað er sera atfinningarsamt løgtingsgrannskoðararnir leggja serliga dent á eini seks viðurskiftir tey standa á fyrstu síðu í uppskotinum til samtyktar og eg fái ikki stundir at koma inn á tey øll meðan eg havi valt mær nøkur burtur úr rúgvuni viðvíkjandi útbjóðing av vørum og tænastum í rundskrivi frá fíggjarmálaráðnum er ásett at keypa av vørum tænastum skulu bjóðast út alment á keypsportalunum um keypið er størri enn fimm hundrað túsund krónur eisini er ásett at keyp millum hálvtrýss og fimm hundrað túsund krónur kunnu avgreiðast við tilboðsfyrispurningi frá í minsta lagi tveimum veitarum og at tílík keyp eisini kunnu verða boðin út á keypsportalinum at mann bjóðar út hevur fyrst og fremst tvær orsøkir tann eina er at øll skulu hava sama møguleika at bjóða upp á at veita vørur og tænastur til tað almenna hetta er kanska tann viktigasta orsøkin hin orsøkin sum er meira ella minni ein góður bivirkningur er at mann harvið fer tann rættasta prísin og hetta iritera meg virkuliga at síggja at stovnar ikki bjóða út tí ansa okur væl eftir okra egnu pengum so skulu okur ansa dupultso væl eftir skattgjaldarans pengum hetta eru súrt kentir pengar og tað er við ringum tannabiti at tær verða kravdur inn tí líkist tað svartasta ongum at søpla tær burtur upp á hendan mátan landsverk hevur kanska tað longsta kapittuligu frágreiðingini enn einaferð verður ein so kallað konsortiavtala millum landsverk og hoj asfalt umrødd um asfalk til nýggju undirsjóvartunlarnar ivamál var um hesa avtalu í fleiri ár og hvørki landsverk ella fíggjarmálaráði ónti landsgrannskoðarinum aftur tá hon spurdi um tað nú er svarið so endiliga komið og niðurstøðan er nú at konsortiðavtalan ongantíð hevur eksisterað men hon hevur so kortini við fíggjarligari trygd frá landsverki givið einum lítlum asfalfelagi arbeiði sum í mai tvey túsund og einogtjúgu var komið upp á sjeyoghálvfjerðs milliónir eitt afturvendandi fyribrigdi hjá landsverki er at seta arbeiðið í gongd uttan at bjóða út tað er ikki í ordan og landsgrannskoðanin fílist harumframt á at almennar byggiverkætlanir ikki verða góðkendar ella avhendaðar orsakað av feilum og manglum dømi eru glasir sum bleiv tikið í brúk í tvey túsund og átjani har sum tar ganga yvir túsund fólk dagliga hann er statvek ikki góðkendur og hamragarður sum erhard jacobsen løgtingsmaður nevndi sum beð tiki búk í tvey túsund og ellivu sum statvek iki r handaður til vágs kommunu

staðfest verður eisini at fíggjarstýringin av hobygninginum bygninginum ikki r verið nøktandi har er ein størri frágreiðing á veg frá landsgrannskoðaranum um hótbygningin so tað taka okur seinni men tað kann undra meg at okur aftur eru farin av sporinum serliga tá hugsa verður um at glasir burdu staðið rímiliga frískt í minninum hjá okkum øllum viðvíkjandi strandferðsluni verður enn einaferð nevnt at arbeiðið at gera nýggja ktoskipan er sett í gongd uttan útboð og uttan at gera skrivliga avtalu hetta arbeiðið er nú støðgað og so at siga einki brúkiligt brúkiligt er komið burturúr veitarin hevur fingið milliónir av skattapengum fyri eina skipan sum er komplett obrúkilig sjey milliónir av almennum pengum søplaðir burtur og farnur útjógn vindeyga vindeygi mann kann kanska uggarski við at stjórin fyri einaferð skyld er farin sama veg viðvíkjandi manglandi innaneftirlitið á stovnum skrivar landsgrannskoðaran millum annað at innaneftirlitið hjá yrkisdepinum hevur verið veikt um einføld eftirlit vóru í ktoskipanini kundi tey spart stovninum fyri nógv handiligt arbeiði og birt upp fyri at feilir hendi sum til dømis at sama upphædd kann verða goldin út fleiri ferðir og um stutna sigur landsgrannskoðanin at hon kann ikki sanna at roknskapurnir eru rættir millum annað tí at stovnurin ikki hevur nóg væl skipað eftirlit við lestrarvirkni hesir báðir stovnar yrkisdepilim og stutni hava goldið lestrarstuðl til fólk sum ikki lesa og ferðastuðul til fólk sum ikki hava ferðast um skipanina hjá arbeiðsupprunaeftirlitinum skrivar landsgrannskoðanin at hon er viðbrekin við ongum ella í besta føri veikum innaneftirlitið landsgrannskoðarin nevnir eisini at fíggjarmálaráðiðráðið sum skal hava eftirlit við við strandferðsluni bað gjandstovuna rinda fíggjarmálaráðnum pengar av játtanini hjá strandferðsluni fyri onkra kanning sum ráðiliga gera løgtingsgrannskoðararnir átala at fíggjarmálaráðið flytur útreiðslur frá fíggjarmálaráðnum til strandferðsluna uttan at strandferðslan sum hevur ræðisrætt á játtanin hevur góðkent útreiðslurna tað undrar somuleiðis at gjaldsstovan rindar pengar av játtanini hjá strandferðsluni uttan at strandferðslan hevur váttað viðvíkjandi taksx og føroyski altjóða skipaskrásetingini fass fastskipanin er ein skattaafturberingsskipan tað vil siga at tað sum manningin á einum fastskipi rindari skatti verður afturborið reiðarínum í rindar lønina landsgrannskoðanin staðfestir og undrast á at afturberingin kann vera størri enn skatturin av vintøkum og bað um viðmerkingar frá taks men fekk einki svar av tí at feløg verða skrásett í vinnuskránni og ikki skip so kann vandi vera fyri at at goldum skattur verður afturborin fyri skip sum ikki eru í fass viðvíkjandi taks og aluvinnuni taks hevði ikki skrivligar mannagongdir fyri eftirlitið av um tøkugjald sum fyritøkur geva upp var rætt taks hevði ikki gjørt annað eftirlit viðvíkjandi tøkugjaldi enn at eitt arstarvsfólk hugdu at skrásett í uppgerðinum einki sjálvvirkandi eftirlit var við at til dømis prísurin var rættur at avgjaldið var rætt roknað ella at samlaða kilotalið av laksi faldað við prísinum gav rætt tøkugjald skrivar landsgrannskoðarin

og okur tosa um eitt tøkugjald sum í tvey túsund og einogtjúgu var knappar tvey hundrað milliónur dømi vóru um at alifyritøkur bóðu taks rætta fyrrsendar uppgerðir millum annað tí at feilur var í fyrriuppgerðini ella at uppgivni kiloprísurin var skeivur tað vóru alt feilur sum taks skuldi og kundi havt upp dagað um stovnurin hevði eftirroknað uppgerðirnar hetta er sami stovnur sum opnar hvønn einasta lítla pakka sum kemur til landið fyri at tryggja at mann ikki fær einar ótollaðar undirbuksur takk fyri
ja takk fyri tann næsta røða verður hanna jensen
ja til viðgerðar eru uppskot til samtyktar um góðkenning av landsrótsskapinum fyri fíggjarárið einogtjúgu og tað hevur sjávandi verið fleiri ferðir víst á hví hetta er so seint ko komið so seint val og annað hevur verið ímillum so tað ta ta kan mann siga tað ávirkar eitt sindur vitanina um summi av málunum tí sumt er kanska komið í rættilag

tí at so nógv tíð er frá eg eri farin men

løgtingsgrannskoðararnir teir leggja hetta her uppskotið fram og teir líkasum hava nakrar átalur og nakrar áheitanir og viðmerkingar um at fáa í rættlag tað sum landsgrannskoðanin og privatugrannskoðanar og løgtingsgrannskoðarnir hava sagt og tað sæst so í nógvum úgvmikum tilfari men tað er so her nøkur punkt sum teir hava tikið fram nevn tey líka bara fyri at fáa ein tráð í at tey serliga leggja dent á hetta at aðalráð og stovnar ikki halda ásetingar í lógum kunngevnum rundskrivum til dømis um a av bjóða tænastu vøru út og um at tíðaravmarka lønir ja tað fyltu nokk so nógv í frágreiðingini og at almennar byggiverkætlan er ikki góðkendar ella avhendaðar orsakað av feilum og manglum har eru fleiri nevndar longu við navni í viðgerðini her at samskipann millum stovnar er ikki nøktandi til dømis í samband við umsiting av fastskipanini sum eisini er umrøtt og at innaneftirlitið hjá nøkrum stovnum ikki nøktandi og har eru fleiri vorðu nevnd eisini tá y eru nevnd ír tilfarinum okkurt eð blivur nevnt her her á tingsins røðarpalli og so er tað fíggjarstýringin av verkætlanini hjá landssjúkrahúsinum eina útbúgging sum ikki hevur verið nøktandi og tað er eisini mál sum vit kenna øgiliga væl so pp á tann mátan kann hetta kanska virka ella kemur nokk so seint sum hesin orsøk hetta her við hábygninginum sum hevur verið eitt stórt mál tað er sjálvandi nevnt her sum eitt serligt foklsøki og at grannskoðanin ger niðurstøðu við tillagingum orsakað av skeivum periotiseringum ella tíðaravkingum í roknskapinum hjá apoteksverkinum landssjúkrahúsinum og ktøki heilsuverksins og hetta er rættiliga mikið tí at hetta er hetta er eitt stórt landshúsarhald vit hava og hesar her eftirlitsfunktiónirnar tær tað gera rætt í at at átala og og viðhvørt heita tær á landsstýrismannin avvarandi landsstýrismannin um at fylgja málinum aðrar tíðir so verður aðeit sindur meira harðligt at tað tí at viðhvørt er tað smærri smærri ting kann man siga tað eru smærri stovnar smærri oyndir sum ikki fylgja onkra kunngerð tað er bara tað at hetta arbeiðið hjá løgtingsgrannskoðanini er so týdningarmikið tí tað snýr seg um tað prinsipiella arbeiðsháttin at mansmann frá landinum hevur valt ein arbeiðshátt ella mann hevur broytt eina kunngerð ella mann hevur eina roknskaparreglugerð ella hvat hannú er ja so skal tað seyðra niður í í alla skipanina og tað sær út til at taka tíð áðrenn tað seyðrar út í allar krókar hvussu mann arbeiðir innan fyri hesi ymisku ymisu økini men so var tað eisini so at ein av teimum undanfarnu framsøgumonnunum segði at ja mann sá mun at ting verða betri so hvørt sum tey verða tikin fram og áhaldandi ámynt ámynt um og eg hugsaði faktiskt at fara fyrst til tað sum eitur útbjóðing tí at nú hava vit hetta við við útbjóðing og eg haldi at erling eideg eidsgaard hann greiddi nokk so væl frá tí reglurnar um fimm hundrað túsund og hálvtrýss til fimm hundrað og so undrað og hálvtrýss hetta her nær tú skalt og nær tú kanst bjóða út á tí almenna keypstpartalunum at tað er rættliga týdningarmikið tað haldi øll vita sum bara hava verið íg nær námynd aveinum einum stovnsarbeiði at at minnast til allar tær smáu dispositiónirnar mann ger sær at mann roynir at vera innan fyri tær reglurnar sum eru galdandi tí tað blívur ofta hendan her sjálvfylgilig heitin sum eisini hevur verið umrødd at tú kennir tú veitst hvør kann levera tú kennir hasar hasar vørurnar tú kennir hasar veitararnar og viðhvørt kanst so kanska falla í ta felluna at tú kennir ov væl og og í einum sovrðum landi sum okkara týdningarmikið at mann mann er strangur við seg sjálvan úti í hesum ymsu økjunum sum stovnar eru og at sjálvandi landsstýrisfólkini fylgja tí upp sum landsgrannskoðanin og løgtingsgrannskoðanir bera fram um hesi viðurskifti og tað er gott at her kemur enn ein áheitan um at fylgja landsins útbjóðingarreglu tað taka vit sjálvandi undirvið so er tað skráseting av ognum og tað er it sinnur tað sama at seg smærri ognir undir og hálvtrýss túsund so er ikki akkurát somu treytir við fyri skráseting men tað er ein øgiligani góð siðvenja at hava eina neyva skráseting og eina eina eina javna og líka skráseting n innanhýsisegnum í einum stovni fyri tær smærru oyndirnar eisini og har verður so tikið fram serliga ktoyndir tí tær skulu handfara serstakt eisini við burturbeining og tað er eisini tað at vit fáa jú herdar meira og meira herdar reglur um ktútgerð og hvussu mann hann fær tað og tær dátur so alt sum kann heintast úr tí so tað er týdningarmikið eisini at at tað verður varpað ljós á hetta við skráseting av ognum at tær sum eru yvir hálvtrýss túsund teir skulu faktiskt skrásetast í búskaparskipan landsins og tað er eitt mál sum mann skal varpa ljósa heilt hjáltso koma vit til hesir heri bygningar sum ikki verða avhendaðir tí tað eru ávís viðurskifti sum ikki komið á pláss eg má siga at tað koma óvart á meg at bygningurin í marknaðargili enn ikki hevur endaligt nýtsluloyvi mann kann kanska kanska siga jamen tað er okkurt formligt og tingini er í lagi men tað er bara øgiliga keðiligt og hamragarður hevur eisini verið fleiri frokavent í dag at mann ikki kann fáa avgreitt avslutta ting soleiðir at tey ikki liggja og og og skapa iva og skapa møguliga óneyðugan iva ogg og ótryggleika at at tílíkt ikki verður avgreitt og at mann má finna fram til hvat er tað sum er trupulleikin og so má mann avgreiða

og tað haldi eg er eitt ordiliga ordiliga stórt og ógvusligt og týdningarmikið máli sum eisini styngur ser tøvd fram í hesum her hesari her hesin her uppskot til samtyktar út frá roknskapinum tí tað er tað sama málið sum forfylgir okkum í øllum verklagslógum og øllum byggimálum og í øllum raðfesting í fíggjarlóg hettar at vit hava eitt eftirsleip av vegum tað er sletikkitað vit tosað um nú vit tosa um bygningar vit hava eisini eitt eftirsleip í mun til tørvin at vit líkahalda landsins bygningar tað er heilt øgiligani álvarsamt at har mangla fýra hundaðog hálvfjerðs milliónir í tí tað hevurnakað at siga fyri tann gerandisdagin sum er har úti ymsa staðni krókum og tað kann vera lekar tað kann vera gjestur tað kann vera ymiskt sum er tart ymiskt sum eru næstan óbrúkiligt ella kanska er óbrúkiligt og og og kann fara í tí næsta storminum har í tí árinum har man siga fýra hundrað oghálvfjerðs hær so tveyogtjúgu milliónir avsettar til endamál gtað vísa tølini vit pjøaiki at tosa meir und á tølini siga at tað er i í lagi og vit tosað øgiliga nógv nú skiftandi landsstýri og tingfólk um orkumál og hetta her er eitt orkumál sum vil nakað vistimann gjørdi alt hattar so hevði mann eina eina minni orkunýtslu og so hevði mann eisini minni tørv á at byggja nýtt skjótari tí tað gamla sum mann hevði tað varaði longri og tað varð eisini nýtiligt longri altso tað var mann kundi njóta bygningarnar longri at teir teir vóru ikki illa farnir í langa tíð áðrenn mann fær bøtt um so hatta er øgiliga álvarsamt hatta har er vanligt viðlíkahald sum sum alt vit og skil sigur okkum skal gerast og hatta er eisini hatta pengar sum vit missa og htta er eisini andsøgn við alt tað sum mann vil gera á orkuumhvørvisøkinum og eg haldi at eg nái kanska ikki so rælia nógv meira enn hettar takk fyri frú forkvina
ja takk fyri ein viðmerking frá anniku
olsangir so væl ja takk fyri røðarin av eitt sindur við hetta her við útboð av almennum verkætlanum og at tað ofta eru eisini átekningar um tað tað fellur kanska eitt sindur uttan fyri akkurát hesa frágreiðingina men men tað er ein sannrøðd enn ein partur av tí samlaða búskapinum hjá okkum tað er tann kommunali geiruna og tað eru ongar regllu yvirhøvur um tað sum verður bjóðað út í tí kommunala í prinsippunum so vit kunnu hugsa mær um um hana jensen hevur kanska onkra hóming av at so um mann eigur at gera tað ella ella er tað upp til tað kommunala sjálvur hava bara at gera av sjálvi hvussu mann hvussu mann gerast í tingini men hvat fyri hvat fyri hugsanin hevur hana jensen um tað
hann a jensen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg vildi sagt sum tað fyrsta atat kommunurnar eiga at leggja seg upp at landsins politikki á økinum tað eiga tær og tað er afturvendandi at kommunur kanska ikki bjóða út vítt og broytt tí mann kanska hevur ein eitt lokal áhugamál eg nevndi í áðni at mann kennir mann veit hvat hvar hvør leverar men onkuntíð kennir mann kanska eisini í so væl onkran so tað tað er tað gagnar øllum pørtum tað gagnar vinnulívinum tað gagnar eisini kanska mansiga habilitetinum hjá einum hvørjum býráði og umsiting at nýta tað sum leiðreglu sum sum landið ásetir sjávandi soma landið so eisini fylgja sínum egnu ásetingum vist tað skal virkliga geva slagkraft eisini út til kommunurnar men har kann mann altíð fara og í samskifti við kommunurnar um mann kann arbeiða víðari við hvussu mann kundi stramma eitt sindur upp á tí økinum takk fyri frú forkvina
merkt skunnleysløttir
ja takk fyri og frá forkvinna og fyri eina góða og upplýsandi røðu hann er jensen eg haldi at tað sum hann er jensen er inni á hetta er her við at tað manglar endaligt nýtsluloyvi til glasir sum kostar knappar átta hundrað milliónir krónur altso eg eri samd við røðarum at tað er at huga at siga tað er langt út at tað er ongantíð for skjótt at mann fær tað upp á pláss og so plussaði tað her við umframt at mann sigur mann manglar kanska fýra hálvfjerðs milliónir í viðlíkahald tað er ein øgilig tøl og so vitst eg ikki at gongd her í ordna tá sum mann nýbygningar fyri knappar átta hundrað milliónir tað er tað er øgiligt takk fyri
sædd
ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja eg byrjaði jú við at siga tað at fleiri av teimum viðurskiftunum tað spurdi um okkurt eru avgreitt fyri tað um tey standa óavgreidd í í í frágreiðingini tí tí er farin tetta er fyri einogtjúgu men eg havi so fingið upplýst frá einum avfólki íímillum løgtinggrannskoðararnar at at hatta nýtsluloyvið er ikki og tað tað má tað undrar men men men tá imann so hoyrir um hamragarð jamen so so undrar tað kanska allíkavæl ikki so nógv tí tað er enn ov longri síðan at tannbygningurin burdi verið endaliga avhendaður so har eru nøkur ting og og og tað má so vera samskipanin ímillum hesar ymisku partarnar sum vara av og og so tað ein áhugi í at avslátta ting og so til løgting og landsstýrið ein ein sterk áminning um at raðfesta viðlíkahald framyvirtakk fyri frú
takk fyri næstura røða verður steðfanclæn poulsen ger so væl
ja løgtingsgrannskoðararnir eru komnir við einum uppskoti til samtyktar um at góðkenna landsroknskapin fyri tvey túsun

og mann kann spyrja seg sjálvan hví hví skulu vit yvirhøvur grannskoða ein roknskap øhtað eru fleiri dømir um tað á á privata marknaðinum atfyritøkur hava ka ska man siga ført kreativt bókahald yvir eitt eitt eitt áramál tað kann vera ognir hava skeivt virði ella raksturin er misvísandi á ein ella annan hátt og at mann førir kreativt bókahald fyri at fáa lyklatølini at síggja gott út ogotað er onkrar fyritøkur sar tær sær øgiliga øgiliga øgiliga gott út og og so knappliga so fer hendan fyritøkan á heysin so kolapp sær alt tí at

og fyri at kom ag aftur t hesa myndina hjá erling eidesgaard sum sum var rættiliga góð upp á up á júst hetta er at við at bara bora hesar perurnar út og og ignorera ávaringarnar ella ella goyma tær burtur við at føra kreativt bókhalur so so fyrr ella seinni so steðgarist bilurin altso hann hann má vilíkahaldast og og ismvist mann ikki ikki tekur tær perurnar í álvara jamen so so kemur tað aftur um brekku fyrr ella seinni og tí eru grannskoðarnin øgiliga viðtí soleiðis at vit hava eina rættvísandi mynd av okkara landsroknskapi sum sjálvandi er ein heilt øðrum skála og og koyrji eumum øðrum systemi við ein játtanarsystemi og so framvegis og men tað at vit hava samanberalig tøl og og ein rættvísandi mynd er øgiliga viktigt so so hetta eftirlitið henda grannskoðan tað er tað er ikki spill orka sjálvt um tað varðu nógv orka lagt í at at grannskoðan og onkur hugsað eftir bara er pappírarbeiði so eso er tað øgiliga viktigt at mann hevur eina rætta mynd og og tingini vera bókaði ogog skrásett á rætta hátt soleiðis at støðand er ikki ein heilt onnur enn tann sum vit halda men eg eri so sum undanfarni røðara hava ver inniá frú forkvina øgiliga nógv viðurskifti sum sum kundu verið betri og onkur hevur annars víst á at tað gongur rættan vegin hal tað jacubvestegaad sum segði tað hann hevur sitið her í løgtinginum nógv ár eftir hondini so tað er tað er sjálvandi gott men fyri at taka fælt í nøkra tingunum so verður hetta við løgujáttaðum nevnt og tað tað havi eg toykina hoyrt áreftir ár at mann játtar soso nógv til vtil løgur í tvey túsun og einogtjúgu vórðu tað fimm hundrað og níggjuoghálvtrýss milliónir harafturat var tað alt tað sum var støðla eini hundrað og tveyogfjøruti milliónir sum sum varð tiknar við frá frá tvey úsunog tjúgu inn tvey tsun og einogtjúgu sum sum góvu samanlagt góðar sjey hundrað milliónir at brúka til løgur men so aftur har við ársenda tvey túundog einogtjúgu so blivu tvey hundrað og

støðlaðar altso við catekningum til næsta ár og og tað tað vil siga tann tann tann myndin sum mann hevur tá ið man játtar hesar pengarnir og og samtykki fíggjarlógina hon er ein heilt onnur tá ið árið er liðugt tí mann klárar faktiskt ikki at brúka allar teir pengarnir og og spurningur er so hvør eir tann feilin er tað kanska við sjálvi sum sum seta for nógv í gongd í senn ella ella hvat mann skal siga um tað men men tað tað er so ein viðurskifti sum teir vísta á tað sum fleiri onnur hava verai inni á tað eru er hetta her við almennum útboði av altso tað kemur til t keypa av av tænastum eisini størri verkætlanir altso til sitratión

tað er sjálvandi øgiliga skilagott at vit hava reglur um tað at mann skal bjóða alment út øhmen eg havi allíkavæl hug at seta spurningin um um um um tað nú altíð altíð er bíligari at skula fara tann vegin tað var øllu fórum diskuterað í í kringvarpinum fyri ikki ikki so langari tíð síðani har mann vísti á onkur dømi har ein privatur aktørur hevði bjóðar seg til at gjørt ein barnagarð ella hvat tað var her í í tórshavnar kommunu ella onkra aðra kommunu eg miniski akkurát hvar tað var har mann so seinni segði hann vorkað at vit bjóða itta alment út og oso bleiv prosjektið faktiskt munandi o dýrari av tí at mann valdi at fara tann vegin og og tað krevur eisini sum sum onkur vísir á at tað krevur nógva orku og tí hevur mann kanska havt tendensur tl at til at snúgva sær itt sindur undan ivs reglunum at mann heldur orkukrevjandi at skula bjóða tað alment út men ikki tað at tað at vit skulu altso at mann skal umganga tað tí tað er nokk upp á longri sygd og í flestu førum skilabest at mann ger tað tað tað ger í ølum førum best gjøgnumskygdi í øllum prosjektunum lat tað verða boðið alment út men ig skilja onkursvegna partarnar at at tað er ikki so svart hvítt tað er ikki so svarthvítt tá tað kemur til til akkurát hetta her við almennum útboði men men tað er sjálvandi tann loysnin hann valt og so skal mann halda seg til tað

øhtað varð eisini nevnt at okkara landsroknskapur faktiskt ikki er fullfíggjaður tí at tað eru so ræðiliga nógvir grunnar og og annað sum liggur uttanfyri og tað er eisini áhugavert um hvussu mann fær inndrigið tað í inn í landsrokskapin soleis at vit hava tí fullu myndina tí at fer onkur av hesum er grunnunum á heysin bústaðir ella hvat tað skal vera a og so kemur tað sanniliga at ávirka

tað teir ikki við tað gevur okkum ikki ikki ta fullfíggjaðu myndina av

er verða nógv onnur viðurskifti nevnd frú forkvinna men haldi ikki eg fari gippi í tað ømen hetta her við at at tað skal bjóðast alment út tað vísir seg vera rættiliga afturvendandi ikki bara her umen eisini í fjølmiðjlumim og fjølmiðlarnir taka tey málini upp ferð eftir ferð øso so tað er tað er altso tað er undranssamt at at tað skal tað tað kemur so ofta fyri men tað kann eisini vera nakað í tí at at ja tað ver nevnt at tað er kanska tættar relatiónir at mann ynskir at hesin ella hasin sum mann kennir fær arbeiði men eg eg trúgvi eisini at í summum førum kann tað vera tann skilabesta loysnin faktiskt at at droppa tær fóra sít tungu prosessurnar í mun til ávís mál men men sum heild so so má mann jú haldast til reglarnar so ar eru rættiliga nógv onnur viðurskifti sum sum verða hartaði og har mann ynskir at deskstramma upp og og tað er øiliga gott tað er øgiliga gott at mann ja sjálvt um
ja takk fyri og tað er ein viðmerking út í salinum er har jú eitt
gerst væl takk fyri forskrivað mann kann altíð finna eina umskilning fyri ikki at bjóða ting út um tað so er í listasjónslógini ella tað er í rundskrivinum um útboð av vørum í tænastuni tað er bagatellur at byrja um eitt undantak við onkrari umskilning tað er eingin yvirmýnarsál alt sum kann bjóðast út skal bjóðast út tað skyldu okkara borgarum tað skyldu okkara fyritøkum tí tey eru tey sum betala inn í hesa skipanina og tey skulu hava møguleika til at bjóða upp á tað sum verður boðið út frá almennari síðu hvørki meir ella minni basta soleið solei segða takk fyri
takk fyri og so er tað røðarin aftur ger so væl
ja eg eri púra samdur við erard joensen at at alt skal bjóðast út serliga tá vit hava valt at hetta er loysturin man hevur rundskriv mað her reglur um at undir hesum hesi treytunum so skal tað bjóðast út og eg vil bara vísa á at at í hesum orðaskiftinum sum var í fjølmiðlunum so var tað millum arbeira annað arbeiðsgevarfelagið og tað tað skal mann sjálvandi taka ka anasaltið tá teir úttala seg um akkurát hettar men at mann hevði dømir um at tað faktiskt durkaði tá ið mann fór ígjøgnum hesa tilgongdina at bjóða tað alment út men hvørjar akkurát forkláringarni eru upp á tað at tað durkar taðtað er tað er so spurningurin tað bleiv ikki altí útgreinað ømen men tað er tað er loyrt sn vit hava halt og so at vit skulu halda okkum til tað tað er tað púra greitt tí at alt annað blívur minni gjøgnumskygd og so veit mann ikki akkurát hvat gongur fyri seg tá ið tingini ikki var boðin út
ja takk fyri og tann næsti røðarin er landsstýriskvinnan í fíggjarmálum ruth vang
takk fyri frú forkvinna vit viðgerða landsrokskapin fyri tvey túsund og einogtjúgu sum skal samtykkjast av løgtinginum

løgtingsgrannskoðararnir í støði við við í frágreiðing sum landsgrannskoðanin ger um roknskapin hevur tikið samanum og har hevur mann lagt dent á seks ymisk viðurskifti sum mann heldur hava serligan týdning og tey hava verið viðgjørd her og eitt av tí sum undanfarni røðara eisini var inni á tað er hether við in uppbjóðing og tað kann undra meg at tað skal vera so stórur áhugi fyri at sleppa undan útbjóðing tað er nok so ringt at skilja tí tað mátti vera innlýsandi tað besta at bjóða tingini út tí tað eigur at vera kotturin sum ger at mann fær mest fyri pengarnar at vinnan so eisini hevur ein áhuga í javnbjóðismøguleikum at bjóða seg fram til at veita vørur og tænastur tað tað er eisini ein partur av hesum og eg vil siga at nú hava vit hoyrt í miðlunum eina eina fyritøku vísa á at tey kundu gera tað bíligari við at sleppa undan útbjóðing tað tað haldi eg í sæsjálvum er rættiliga allarmerandi so eg haldi har er her er okkurt vit eiga at grópa í

usso er tað hetta her við almennum byggiverkætlanum tað kom óvart á meg ati heimi í vági amragarður ikki eru avhendað aftaná ellivu ár tað tað tað tað gevur ikki ordiliga meining og og tað kann mann hevur hug at sat seta spurningin tað sum ikki er loyst í í hesi ellivu árini er er tað nakað sum vit framhaldandi kunna vænta eina loysn á eg skilji at tað er eitt rætta mál og tað vita vit eisini at tað kann taka langa tíð men tað tað ljóðar tað virkar nokk so óskilligt fyri okkum vanligum fólki tað verður tosað um hetta manglandi virðing fyri frøstum at tað verður ikki svarað aftur frá stovnumm og aðalráðum innan fyri ásetta freist tað haldi eg eisini tað tað líkist ongum tað eiga vit at fáa ruddað upp í og tað verður mett við t hvørjar avleiðingar ið eru av tí uttanlands og tað haldi eg at vit heilt týðiliga eiga at stramma upp í so verður tað eisini sagt at tað gongur fram á og tað havi eg eisini tey áðrenni eg havi sitið her á tingi eisini staðfest at tað tað verður altso tað verður komið á mál viðvíkjandi ymsum avbjóðingum og tað er gott og tey sum hava verið longri enn eg siga at tað er tað eru munur sum merkist altso yvir tí at tað er meira skil á tað tað er at gleðast um og tað vísir eisini at tað hjálpir thetta arbeiðið sum verður gjørt av av landsgrannskoðanini og í løgtinginum og at tað verður fylt upp á hesi viðurskiftini at tað tað hjálpir

tey flestu tingini sum verða víst á her eru vit jú púra samd í og hetta er hetta er ikki nógvur politikkur í hesum sum so vit eru samd í at skil skal vera í tingunum at vit skulu hava sum mest fyri pengarnir og teir spurningarnir sum vt sum verða settir eru vit saktans flest øll samd um skulu svarast eitt nú at hetta her attað verður veittur stuðul til lands og kommunalar stovnar er tað rímiligt at lands og kommunalar stvnar fáa part av stuðulsjáttanum sum nokk upprunaliga eru ætlaðar til verkætlanir og feløg sum ikki hava somu atgongd til almennar og kommunalar kassar hetta við fígging og ábyrgdarbýti av vilíkahaldi a bygdningum tað hevði eg eisini verið fantastiskt vissi vit kundu fingið eina semju um hvussu tað framhaldandi skal gerast tað hevu verið nógv tosað um at í staðin fyri at landsverk skal hava ábyrgdina at tað ska skuldi vera stovnarðnur sjálvir sum bera ábyrgdina av tí og eisini kostnaðin av tí tað er ein leistur sum eg avgjørt eri opin yvirfyri

ja eg tað eru sjálvandi øgiliga nógv ting og eg gangi út frá atráðini og eg sjálv komu inn í fíggjarnevndina har sum vit so fáa høvið at viðgera hettar nærri eg haldi ikki eg fari at leggja so nógv afturat annað enn eg taki lekturtektar tað sum er er sagt í viðgerðini higartil takk
ja takk fyri og tað eru viðmerkingar úti í salinum og tað er og tað er erhard joensen sum er tann fyrsti gerst
takkfyri frúforkvinna tvey ting til landsstýriskvinnuna gjøgnum forkvinnuna øvælsignaða ruttvang far og hygg eftir sakini um hamragarði hvønn dag sum gongur blívur skaðin størri tað vil siga hvønn dag sum gongur blíva útreiðslurnar størri nummar tvey og tað er óvirðiligt tað er óvirðiligt fyri kommunurnar sum hava sum sum sum var av og sum kanska í síðsta enda koma at til at standa við svartaperi tí okur vita okur vita einki og nummar tvey tað er hetta her við útboði ja tað er møguligt at onkuntíð so kann tað verða truplari at gera útbjóðingartilfar vistað er ein heilt heilt lítil verkætlan men so hevur mann møguleikar til at biðjað um undantak og og sikkurt nokk fáa tað men okur mugu sleppa undan mistankanum um nepolitismu í hesum systeminum

ruddvang ger so væl takk fyri eg kann bara vera samd við viðmerkjaranum um serligt um hetta hevur við útbjóðingina og nú nevndi tingmaðurin nebotismu eg eri sjálvandi er tað tað er alvorligt men mínfrættan er at tað er ikki altíð tað sum eg galdandi tað er eg veit ikki um tú donskapar ella tí tað er lættari ella tí at mann tað snýr seg eisini ofta nú um um ja eg veit ikki um relatiónir kanska mann bara hugsar ikki um at er altso onnur sum eisini hava rættin til javnbjóðis møguleika at vera við at veita landið og kommunum tænastur tað tað avgjørt eiga vit at taka tað í álvara og viðvíkjandi hamrakári so má eg siga at tað at ting eru óavkláraði í ellivu ár altso tá er væl lítil vón fyri at tíðin loysir nakað afturat annað enn at trupulleikarnir og avbjóðingarnir bara blíva størri so tað kann eg ikki vera annað enn samd í takk fyri
takk fyri johannes joensen ger
so væl takk fyri fyri forskvunina eg veit iki ølti hvussu skal hann rørna viðmerking til hvussu mon kann skipa tingini men eg haldi til formannsskapin at mann kann kanska ek hava viðgerðina av ein slíkum málismýssum her fyrsta degi so at fleiri sum eru kunnu hoyra verða við til viðgerðina og so haldi eisin at vr rætt tað kann rutta o bera víðari at landstúmsfólkini sótufert sum mann kundi fingið tí tað verður jú átalað á øllum økjum so tey kundu fingið innlit í hvat a eru átalarnar eru og so tey staðin fyri at hon má nú at forklára og fortelja við landstíðisfólkið í ráðunum so er tað veru lættari s tey sótu her og kundu verið við í viðgerð so tað hevði verið mítt ynski hvussu eg kafyri
takk fyri rutt vang ger so væl
ja eg sletti ósamd við viðmerkjaranum tí hetta viðkomið jú øllum við kemur jú øllum ráðunum og gangið út frá at tey verða kallað inn í fíggjarnevndina til at greiða frá sínum viðurskiftum tað haldi eg hevir týdning at mann at tað verður hildið í í í oruni á fólki og og tað at tað kanska var tað skal ikki blanda meg so nógv upp í akkurát hvussu tað verður viðgjørt nær og men avgjørt er hettar hevur hetta týdning fyri okkum øll hetta er hetta er so avgerandi altso hetta er hvussu pengarnir hjá okkum verða brúktir og tað er alt avgerandi haldi vit skylda føroya fólki havante hug hvussu nógvar pengar vit taka inn at tryggja at teir pengarnir verða gagnnýttir tí visti ikki so skuldu teir heldur liggja eftir hjá borgarunum takk fyri
hanna jensen ger so væl
takk fyri fri forkvinna ja eg vendi aftur til at eg hervið hvussu mann skipar við líka halda bygninginum og bygningum um mann skal leggja tað út til stovnarnar sum millum annað johannes joensen og onkarn annar hevur verði inni á tað ljóðar deiligt kanska men tað koma ikki fleiri pengar burtur úr tí so tað at staðfesta ábyrgd er er eitt men munur millum tveyogtjúgu milliónir og fýra hundraðog hálvfjerðs milliónir hann avger eisini nøkur ting hav við bara hug at viðmerkja at tað er ikki bara a broyta loystin og so er málið loyst takk fyri frá forslðt
rutt vang ger so spæl
takk fyri sera viðkomandi viðmerking frá hanni jensen nemiliga hetta her við at tað at tað va ikki verið verða játtað nóg nógvir pengar til viðlíkahald er høvuðsavbjóðingin og tað haldi eg heldur ikki vit sum heild skuldu vera blind fyri at nógvar av teimum avbjóðingunum sum stovnarnir sita við eru óbeinleiðis og beinleiðis nei vav óhepnum politiskum avgerðum so tað er ikki soleiðis at vit tingfólk og landsstýrisfólk skulu sita her og turka alt av upp á almennar stovnar tí í ávísan mun eiga vit sjálvi ábyrgdina í hvussu er lutvís av nógvum avbjóðingum sum síggjast aftur í á almennum stovnum takk fyri
ja takk fyri forkvinnan vónar at landsstýriskvinnan í fíggjarmálum tekur boðskapin við sær út í landsstýri at til slíkar viðgerði sum hesa sum átti tað at verið umboð fyri øll aðalráðini til staðar soleiðis at ella í øllum førum so nógv landsfólk sum gjørligt av tí hetta snýr seg um øll ráðini í veruleikanum ábyrgdina hjá øllum ráðunum vit hava ikki fleiri mál á skránni í dag framløgu hevur verið fyrr í dag so eg skal boða frá at næsti tingfundur hann verður týsdagin fjúrtanda mars klokkan ellivu og dagsgrein tá verður aðalorðaskifti av frágreiðing tveyogtjúgu tveyogtjúgu frágreiðing sambært grein einoghálvtrýs stykki fýra í tingskipanini um fyrisiting av sjófeingi síðani verður tað fyrsta viðgerð av tingmáli nummar einogfýrs uppskot til samtyktar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit og framløga verður eisini á skránni til tann tingfundin og so er tingfundur lokin